so er tingfundur settur og skránni í dag er munnligur fyrispurningar tað er komnir fýraogtjúgu fyrispurningar inn og tann fyrsti fyrispurningurin í dag hann er frá helga abramsen tingmanni og spurningurin er til ingilin diderussens troym landsstýriskvinnu í umhvørvismálum og snýr seg um plassdálking ger so væl

ja takk fyri frú forkvinna hetta er ein fyrispurningur til ingilin strøm landsstýriskvinnu við umhvørvismálum og tað eru tríggir spurningar taðn fyrsta er hvørjar ítøkiligar ætlanir hevur landsstýriskvinnan fyri at basa plastdálking á landi í sjógvi í føroyum tey næstu árini tvey hvussu ætlar landsstýriskvinnan at finna fram til tey sum hava dálkað náttúruna og trý nær verða verða tiltøk sett í verk ið skulu avdúka hvør tað er sum dálkar viðmerkingarnar í hesar jønu lesarabrævi í septembur tvey túsund og tveyogtjúgu vístu núverandi landsstýriskvinna í umhvørvismálum á at brot á lógina um umhvørvisvernd fáa ikki altíð avleiðingar fyri tann sum dálkar og hetta vildi hon hava broytt hon segði seg vera ósamdar við teimum sum søgdu at tað kann vera torført at finna fram til hvør hevur ábyrgdina av dálkingini vit verða noydd til at taka hesar hesar hendingarnar í álvara eisini um talan er um óhapp hví hava eina lóg um ugum hugburðurin er at tað er ógjørligt at finna tey sum bróta hana skrivaði lansýriskvinnan hon vísti á at ein møguleiki fer at finna fram til hvør tað er sum dálkar er at áseta eitt upprutningargjald tá loyvi verða latin til serliga dálkandi vinnur tað er ein tað er ein vilj hað tað er ein vilji er tað eisini á veður men villjin er ikki til staðar í løtuni segði landsstýriskvinnan sum heitti á távarandi landsstýrismann um at vísa ein øðrvísi hugburð og at taka umhvørvismál í størri álvara nú tann so skrivað hesar reglurnar hevur yvirtikið sessin í landsstýrinum við hesin
spurningur settur takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýriskvinnan ingilín didriksen strong sum fær høvi at svara
ger so væl takk fyri fólkuna eg vil spyrja við at takka helga abransen at taka hendan spurningin upp og soleiðis vísa umhvørvinum og plaststálking áhugað tí plaststálking tað er jú ein stórur hóttan ímóti tí sum vit øll liva av havinum vísarlig gransking vísir á at í tjúguhálvtrýss
so kunnu vit rokna við at vit hava meira plast enn fisk í heimsins sum vit fáa frið í salinum meðan yngilein didiksen strøm svarar spurninginum ger so væl ja um vit halda fram soleiði sum vit gera í dag og tí eiga vit at gera alt við kunnu til dess at basa plastdálking bæði á sjógvi og landi vit eiga bæði at planleggja betur sum sleppa undan at nýta plast har tað ikki er neyðugt og vit eiga at duga beturi at savna plassið inn aftur í dag so verður bert fimm prosent av plastinum endurnýtt fjøruti prosent verður tyrt ella brett og restin endar tíverri í náttúruni og tað er so haldi eg at í fær nógv ár so hava landsstýrið sæð ímillum fingrarnar við hesum og sum spyrjarin vísir á so fáa brota lógina á umhvørvisvernd ikki altíð avleiðing fyri dálkaran tað besta at gera tað er jú at fyribyrgja plassið yvirhøvur kemur út í náttúruna og enn betri at avmarka framleiðsluna og brúk yvirhøvur londini rundanum okkum hava sett slík tiltøk í verk at avmarka plastnýtslu og hetta er eisini nakað sum verður sett á breddan í umhvørvismálaráðnum akkurát hvussu vit gera hetta best á fleiri mótum fyri at nevna nakað ítøkiligt so er tað so at í løtuni so eru vit umhvørvismálaráðið saman við umhvørvisstovuni irf og kommunalu brennistøðini farin undir at at orða eina burturkastætlan fyri føroyar og eina kommunala ætlan fyri burturkast og tað verður í hesum føri millum annað endurskoða hvussu burturkast sum vinnan ella borgarar hava dálkað land ella sjógv við skal handfarast og ggjaldast tað er fór tíðliga at siga enn akkurát hvørji tiltøk kunnu setast í verk men miða verður eftir at fáa akkurá hetta arbeiðið liðugt í juni tað er eitt stórt arbeiði har sum fleiri aktørar skulu samspæla men tað sær út til at tað fer at eydnast og eg vóni at tað verður í juni at viti at vit fáa greiða á akkurát hvørji ítøkilig hesi átøkini fara at vera takk fyri frú forkvinatakk fyri skal líka minna á at nú kunnu onnur tingfólk biðja um orðið tey hava ein minutt frá sínum rørasessu
og orni skoli hegu biðir um orðið ger so væltakk fyri frú forkvina eg eri ósamd við ingilin d didreksen sen strøm um at hetta plasti er in so øgiliga stór hóttan í føroyum tað haldi ikki hon er og og eg undrist eisini eitt sindur á tey tølini sum hon leggur fram hahon sigur at bara fimm prosent av føroyskum plasti verður savnað saman so vítt eg veit so er tað á leið túsund tons sum verða savnað inn um árið eg haldi at irf liggur á eini átta hundrað tonsum og eg veit at vinnan sjálv samlar nøkur hundrað tóns saman eg veit eisini at tað er eitt eitt átak ávegis akkurát í løtuni tað e eitt nakað nýggjur maskinarí á veg til føroyar sum verður sett upp norður í klaksvík har sum millum annað plast frá alivinnuni verður verður gjørt klárt til at kunna endurnýtast aftur l til framleiðslu og tað fer sannlíkt

takk fyri síðani er tað bárasteinielsen ger sovælja takk frú forkvina undanfarni landsstýrismaður o økinum umhvørvi arbeiddi við einari pantuskipan og hon skuldi fyrst savna so alt kundi plantast ella seljast á einum stað tað sum plantlagt er í dag umframt at mann skuldi víðari útbyggja tað til at mann skuldi kunna panta onnur íløt soleiðis at tey koma inn aftur og har ímillum er nógv av tí plast vita vit eru nøkur ítøkiligarbeiði farið fram síðan
koma við teg givandi takk síðan venda vit aftur til
frú forkvina takk fyri svarið eg haldi ikki at svarið var ítøkiligt øh landstýriskvinnan vísir á at tað er neyðugt at mann ansar eftir at manne atendar í náttúruni ogtað er neyðugt hettugt er neyðugt hatta men hon segði ikki hvat hon fór at gera fyri at broyta tað hon sáði ikki hvat hon fer at gera fyri at finna fram til tey sum dálka tað sum hon í septembur mánti varð nevnt at finna monn átti at gera nakað við hon segði ikki nær tað fer at vera so sigur hon atur tað ein burturkraftskunngerð verður gjørd og hon verður liðug í juni og nú er tað tað við juni ummánaðhann kemur hvørt ár tá eg var landsstýrismaður tá gav ið umhvørvisstovuni ordilia ella gera eina nýggja burkaskunngerð skuldi ligað í juni tvey túsund og tjúgu men hon kom ikki og í einogtjúgu fekk at vita nei ja einogtjúgu tá tá nú nú var tað alvorliga á veg og síðani havt tveyogtjúgu og nú sigur landstýriskvinnan í juni í trýogtjúgu nú kemur hon ja eg vóni at hon kemur men men men vist tað gongur vð líka skjótt sum tað tá eg umsata økið so so er ikki so grivliga opnomistiskur men lat meg vóna tað men mene eg haldi at svarið kundi verið nógv meira ítøkiligt tí eg spurdi og eg fari at biðja landssýriskvinna svara upp á tað hvat fer hon at gera fyri at avmarka dálkingina á náttúruni og hvat fern at gera fri at finna fram til tey sum dálka og nær fer hnn at gera tað og nú nú ver tað nógv tosað um endurnýtslu nú er heta eit sindur av endurnýtslu hetta er sami fyrispurningur sum ingilen strøm setti mær tá eg var landsstýrismaður so og frame slíka aktuelt eg eri púra við upp á tað at vit eiga at gera hvat vit kunnu fyri ikki dálka við plastikki øh men men sum tað ljóðaði á henni tá ið hon skrivar tað lesarabreið í septembur so varð tað nevnt at at at gera tað so nú vænti eg at

ingilín didrisen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvina ja e tað kann vera at mann at vit vitaðjú øll at at arbeiða tað í summum førum tekur tíð men eg eri við gott mót ati mann kemur til eina semju um akkurát hesa r burturkanskunngerðina nú tav í øllum førum ikki nakrar væntanir um at tað ikki fer at koma á mál nú og tá ið tað verður sagt at at eg ikki ítøkiliga havi svarað so havi eg sagt at tað eru nógv tiltøk sum mann kann seta í verk og at vit ikki hava faslastella eg hai ikki hava fastlastmeg upp á akkurát hvat fyri tiltøk tað er sum skulu setast í verk tað eru fleiri átøk sum kunnu gerast sum eisini eitt nú eru ásett ííí londunum í es har arbeiði mann øgiliga ítøkiliga við bæði avgjøldum og og og regulering av vinstins sløgum tá ið tað kemur til hetta við ati at at hvussu mann skal gjalda og handfara tað tá ið tað verður dálkað á landi og sjógvi og svara upp á tað við plasti so er tað jú eisini ein partur av hesum her spurninginum hvussu fáa vit hvussu fáa vit farið og goldið fyri ta uppruddingina sum er tá ið umhvørvið verður dálkað tað hava vit brúk fyri at fáa eina semju um tí sum nú er so er tað eitt sindur í ongamanna landi og tað haldi eg at tað skulu fleiri til loysa ta uppgávuna og eg havi setið so í øllum førum mína trygv til ati tað arbeiðið sum mann ger saman við ja nú umhvørvsstovan rf og kommunalu brennistøðini at tað fer at koma á mál við hesum tí at sum vit so ofta hoyra her inni í løgtinginum so er tað jú eingin sum er áhugaður í at vit hava eitt dálkað umhvørvi gso serliga ikki tá ið tað kemur til havið hjá okkum sum vit í so stóran mun liva av líka siga stutt ø til við orna skoli at tølini tey hava eg frá einum fyrispurningi sum er sjálvsetti helga abramsen tá hann var landsstýrismaður í íí hesum málinum so tað er eitt sindur av meta
samskifti her í dag takk fyri frú forkvina
elgisja takk frú frú forkvinna ja tað er lættari at spyrja eina svara tað skal landsýrskvinan hava rætt í og og tá i hetta samskifti koyrir koyri aftur fram so haldi eg at spurningarnir teir koyra saman veg men svari tað er eg eg sakni tað altso landssýriskvinnan segði í septembur at tað er nevnt at finna fram til hvør tað er sum dálkar tá varð hendan søgan fram um musebofyltrini sum hann segði kom frá alivinnuni og og ta var endaðiví onkrá havhesta búki tað er lætt at finna fram til tað er bara um mann skal áseta eitt gjald til serliga dálkandi vinnur mín spurningur ítøkili spurningur er so kann landsstýriskvinnan svara er eitt saður gjald á veg og nær kunnu

dirlisen strømgersovæltakk fyri frú forkvina ja sum eg havi sagt í tveimum umførum nú so er mann í ferð við at finna út av akkurát hvussu vit kunnu fáa hesa dálkingina handfarna og goldinafiri og tað gera vit við hesari burturkast kunngerðini eydnast tað ikki so má mann hyggja upp á um mann ikki skal gera nakað annað øum tað skal vera eitt gjald serliga dálkar ti vinnur eg veit ikki kanska tað sum liggur á borðinum akkurát beint nú tað sum verður arbeitt við nú tað er eitt stórt arbeiði sum hevur ligið leingi og verið í gongd og tað er hetta arbeiðið við burturkastkunngerðini har har man saman við fleiri sum vara av hesum økinum fer inn og ásettir hvat gera vit hvussu hond fara og gjalda við fyri tá ið tað er ein umhvørvs
ing takk fyri frá fólkuni takk fyri so varð hasin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta fyrispurning sum somuleiðis er til ingilin dietriksen strøm landsstyrkvinna í umhvørtsmálum og hesa ferð er tað jóhannus joensen sum spyr og tað snýr seg um flølskupa
gersvæltakk fyri frú forkvinna ja hettae ein munnligur fyrispurningur til ingilín ditesens didritisen strøm landsstýriskvinnu í umghvørvismálum og hetta er ein fyrispurningur um pant fyri fløskur appát tað sum var tosað um frammanundan og spurningarnir ljóða soleiðis hvørja eru ætlanirnar víkjandi avbjóðingini við pantu fyri fløskur og íløtu í føroyum nummar tvey er ætlanin at gera tað møguligt at selja allar fløskur einum stað sjálvt um fløskurnar eru keyptar aðrastaðni og numar trý er ætlanin at taka saftfløskur og aðrar fløsur sum einki pant er fyri dag við og eg kann viðmerkja í verandi støðu er trupult hjá borgarum at fáa afturgoldið pant fyri fløsku íløt ofta er neyðugt at ferðast runt millum fleiri handlar fyri at lata fløskurnar inn aftur hetta er ein avbjóðing tí tað er ringasta føroy kann enda við at fólk burturbeinar fløskurnar sum burturkast og ikki bera tað aftur til endurvinning heldur ikki ber til at fáa pantendurgoldi fyri ávísar fløskur eitt nú saft og djúsfløskur hetta hóast eitt danskt pantmerkir á sum gevur ábending um at fløskan kann endurvinnast herfyri var tíðindaskrið frá landsstýrismanninum landskvinnuni sum hevði verið á fundi við danska umhvørvismálaráharum um at strika pant millum føroyar í danmark hetta er uttan iva á ein stórur bati sum fer at gera tað lættari hjá heilsuølunum men enn er tørvur á eini skipan sum ger tað lættari hjá borgaranum fyri at hoyra nærri um ætlanirnar hjá landsstýrismanninum við ella landsstýriskvinnuni í hesum førnum viðvíkjandi pantu fyri fløskur og íløt verður hesin fyrispurningurin
settur takk fyri takk fyri ingilín ditrersen strøm fær
høvi at svara ger so væltakk fyri frú forkvina ja ø upp í hendan spurningin um hesa pantuskipanina sum vit nokk øll vitað hevur verið á veg nú í í langa tíð man nú skula koyrt runt gingið runt alla møguligastaðni við sínum fløskum fyri at sleppa av við teir ø men eg haldi at tað er ljós fyri endanum av av tunlinum nú tað er soleiðir na saman við irf og handilsvinnuni so arbeiða vit í løtuni við at gera eina nýggja skipan fyri handfaring av hesum her pantu í løtunum og tað sum ætlanin er tað er at mann ger eina eina skipan eina pantuskipan sum írf kemur at umsita og tað vil siga at irf stendur fyri ati heinta íløtu í handlum at sortera tey og at betala pant til handlarnar at krevja pantu frá innflytarum og byggjaríum og syrgja fyri at fáa hetta tilfarið sum kemur inn at fáa tað endurnýttog hendan her skipanin hon skal setast í verk við einari nýggjari lóg um pant á íløtum og hetta er sjálvandi nakað sum mann í longri tíð hevur roynt at fingið semju um nú sær út til at tað fer at eydnast og hendan lógin hon hon verður hon verður væntandi løgd fyri tingi í heyst tað er soleiðinar at í tí nýggju skipanini so fara allir handlar at taka ímótir øllum íløtum sum eru pantskildu í føroyum uttan mun til hvar tey vórðu keypt og so er tað eisini soleiðis at sum yspyrjarinjóans joensen nevnir at at vit hava nakrar vørur sum eru pantskildagar niðri men ikki eru tað hjá okkum enn til dømis djús og onnur slík íløt saft og sovorð nakað og og eg vil siga tað soleiðinr at vistu líka kansn fáa loyvi til enda ati at tá tann nýggja skipanin er sett í verk og vit hava ment hetta her undirstøðukervi hesa skipanina tá ið hon fungerar so kann mann útbyggja skipanina til at fevna um onnur íløt eisini og har er a
fir hetta sum mann hevur royndir við aðrastaðni eisini upplagt at taka at taka við tá ið henda skipaneg fungera eru tvey umfør afturat at svara í visti manniordiliga liðugir at svara í fyrsta umfari so eru tað onnur ting fólk sum kunnu taka orðið frá stólinum og bara nevna her nei her nýtist mann ikki a te til beinanvegin mann kann gott gera taðat loypa tí vissi onkur skuldi fingið huga
t tiki orðið um eina løtuhennikold gersovætakkfrú forkvina vissu ið landsstýriskvinnan klárar at loysa hetta málið við at fáa fløskurnar samlaðar a ein í stað so er tað eitt enormt framstig tí nú er mann arbeiðia tað er nok eg mann kann hugksa um tað nok so løgið at mann snakkar um at taka loysing í einum landið mann klárar ikki at finna upp á at samla tómar fløskur saman og og visti mann so hugsar um hvussu lang síðan ið menniskjan koma á mánaðin og so stríðast o hvursta nú hava eg veit ikki vu nógv landstýrisfólk hava arbeitt við burturav og hava arbeitt við at fá samlað tómar fløskur saman men taðhevu n ikki lukkast so teg haldi t tann dagin í tað verður verður aktuelt so skulu tkeir halda eitt ordilð
niður á vaglin her
takk fyri magnus rasmussen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja hetta málið hevur havt havt sína gongd og tað er ein pantulóg sum er á gotni og tað e at fegnast um at tað er komið heilt nær men eg haldi ikki at alt kann verast á einum stað eg haldi tað sum er keypt frá rúsdrekkasøluni kann avverast har ella skal har so men hetta verður ein veldigur veldigur fyrimunur og bæði fyri okkum borgarar men kanska eisini fyri náttúruna so hetta her er at fegnast um og vit vóna at hetta her uppskotið kemur skjótt í tingið og tað snýr seg sum eg havi skilt um eina lóg sum eitur pantulógin men so skal tað aftan fyri lógina vera í skipan og tað er hana mann roynir at sneðga til nú eg roknin
pandulógin er nokk liðugt takk fyri
orni skoli gersovæltakk fyri frú forkvina eg havi bara ein spurning tí hetta er øgiliga áhugavert við hesum at mann ger eina skipan sum fyri tað fyrsta tekur tær tær fløskurnar ella tað sum vit í dag fáa pant fyri men at hendan skipanin eisini kann útbyggjast til onnur ting seinni mín spurningur gongur eitt sindur upp á hvat er sorteringskriteriu hvat er kriteriu til tey produktini sum skulu kunna vera kompentivil við ta skipanina verður tað ein strikukoda ella verður tað ein merking í plastinum ella verður tað okkurt sum kennir plasttypurnar ella hvat verður sorhvat er kriteriu fyri at sleppa við í hesa skipanina tí tað hevui verið gott at vita serliga hjá okkum sum fáast við
takk fyri
dagsian er tað bára stein hilsen hjá so vælja takk fyri fólkina ja tað er gleðiligt at mann nú er komin her til at mann fær eftir skipanum at mann kann avhenda ella húski kunna avhenda fløskur á einum stað ikki renna runt í tey fimm støðirnar sum fløskurin tá elvtur er keyptar men mín spurningur er hvørjar ætlanir liggja fyri framman at víðka skipanina til aðrar plastfløskur ella aðrar fløskur onnur íløt so ertær sum undanfarna samgongu eisini arbeiddu við og tað at mann avtekur pannkjaldið ella fingir eina avdómi til danmark og føroyum um pannkjaldini er vónandi ein forleypari til at vit í føroyum fara at pannleggja seg íløtini tí at tað er eingin fyrimunur at avtaka pannkjald tá ið tað verður øvugt at mann áleggur pannkjald fyri at fáa

poulsen gert tú væl fyri forskrivnað tað er ein sannheit í at vísir mann fær økonomi í hetta her við at samla plast inn so so kemur tað inn í rættiliga stóran mun eg haldi yvir hálvfems prosent av fløskunum koma inn í dag og tí hevur tað verið ein pørtur av okkara væl skrá heilt aftur í tvey tjanum kanska longka longri aftur í miðflokkinum at vit eiga at víðka hesa skipanina eg haldi ikki landsverkina skal vera bangin fyri at hyggja upp á hvussu hon kann víðka skipan taka fleiri íleit við tí tað tað vísir seg at rigga tað riggar hvist mann veit tað at mann betalir pant og og fær tað aftur við at lata plastið inn aftur og tí haldi mann skal
menn hesa skipanina víðari takk fyri so venda vit aftu
jóannesjonsntakk fyri frú forkvina ja tað er gott at mann er farin í gongd við takka landsýrskvinni fyri svarið at mann fær í gongd við at skipa eina nýggja lóg har sum mann fær skipisviðurskiftini soleiðstar vanligu brúkaran vanligi føroyingurin tar tað lættari við at fara inn og alvera fløskurnar og mann tekur fleiri ting uppí soleiðis at at vit fáa eina betri og reinari náttúru og at vit fáa gagnnýtt tað sum vit brúka betur og nú nevna fleiri at mann kundi víðka skipanina eftir upplagt tað evu nógv onnur ting eisini sum sum mann sær liggja og sløðast í náttúruni misumann gongur ein túr ella fram við vegarjarðunum sum burdi verið samlað upp og vistu mann fekk kanska eitt oyra fyri tað so hevði tað kanska verið gagnað at at fólk tóku sær av tí og tikn av tí og fóru kanska heldur og lótu tað inn aftur tað skuldi verið soleiðis at eina afturbering av skipan til afturbering skuldi verið altíð gagnað fyri borgarin soleiðis at mann fekk ein part av vorðini aftur tað kundi verið upp á nógv annað eg ska ikki um tað skuldi verið upp á aðrar vórðu ein fløskur men men men tað er upplagt at hygja upp á tað tá ið eg so hugsi um ta føroysku náttúruna sum vit øll eru so góð við so sær mann tíverri alt ov ofta plastfløskur liggja og sløðast helst fram við vegaranum eisini annað plastikk men vit royna eg haldi at tað er frægari nú eum tað var fyrr tað skal líka sigast og vit mugu royna alla tíðina at at aat at venja okkara okkara børn ella siga okkara børn og okkara eftirkomar at hvat er rætt at gera men so mugu t eisini geva møguleikar fyri at tey atborgarin fær nakað fyri tað tann ómakið man ger men tað vanliga var tað at visti mann tók eitlan út í náttúruna so bar man tað heim aftur og tað er ein ein góður siður sum mann eigur at varðveita og leggja í børnuni hjá okkum men takk fyri svarið

gersætakk fyri frú forkvinna og takk eisini fyri tær viðmerkingarnar sum sum komu øhmagnusrasmussen vísti á at tað eru framvegis tvey støð mann skal fara við fløskunum men men tað sær faktiskt so so gott út nú at tað at møguleikin fyri at mann eisini kann lata fløsku frá rúsuni í handlinum at tað møguliga eisini verður verur gjørligt tað vóna vit í í øllum førum hso tað er eitt stað har sum tað skal skal aliverast øh men sjálvandi hetta er nakað sum bæði helgi abramsen og magsrasmussen hava arbeitt við frammanundan øh og nakað sum vit nokk øll eisini kunnu kunnu semjast semjast um skal gerast og eg haldi stefan klein poulsen og og orni skoli eisini spurdu inn til hettað er við at víðka skipanina og fyri at svara upp á hvussu tað verður nágreinað hesari pannskipanini so skal tað móttakast við við strikkodum men men tá tað kemur til at víðka skipanina so hugsi eg at tað fyrsta sum vit mugu gera í øllum førum at semjast um eina skipan og at fáa hana etableraða eg veit ikki hvat fyri veitsluhelgi abramsen ætlar at dnei orsaka hennikold ætlar at haldanir á vaglinum her tá ið tað verður samtykt men tað verður vónandi nú í í heyst h og og eg vóni so at tá ið vit hava fingið eina skipan sum fungerar at vit so kunnu fara undir at útbyggja útbyggja hana tí tað er gingin lang tíð nú har sum vit ikki hava kunnað fingið hesa pantskipanina og tað viktigasta tað er at vit fáa hann upp at koyra so kunnu vit við víðka hana við at onnur ílød eisini innganga í hana ø bárð nielsen kom inn á hetta her við at avtaka pantgjaldið í danmark at tað so helst skuldi vera fyri at mann so kundi álagt ett pant sog tað er tað er eisini meiningin altso meiningin er at mann sleppur av við at dupultpanta vørur og eisini attar her at mann leppur undan hesum sum vit gera beint nú við at frakta bingjur av tómum fløskum nið
vður so tær kunnu innganga í tí donsku pannuskipanini tað er tað sum vit sleppa vilja sleppa undan so tað heldur kunnu innganga í tí føroysku takkfyri
takkfyri ja tað bara tvær in viðmerkingar o mun til hetta málið her tað er mun til handlarnar og handilsstjeturnar altso nú veit eg tað at fólk sum arbeiða handlin hava nokk og ríkil at gera og fáa lága og lítla løn eg vóni ikki at tað fer at krevja meira arbeiði á teimum men atn man fær skipa tað soleiðis at at handlarnir og handilsstjeturnar hava møguleika og umstøður til at at samstarva um at innheitta taka ímóti húnum fløskunum og so ein er spurning afturat tað er í mun til sum hugsar í heimshøpi nú royna vit at skipa eina eina føroyska skipan sum skal vera til tað føroyska samfelagið men vit vita væl at tað er onnur samfeløg sum ikki hava so møguleikar sum eru verri fyri har sumi tað mesta av plastikk burturkasti og fløskum øðrum verður kasti til náttúruna út á sjógv og har hevur mann hvussuger frá vesturheiminum skip sum trola eftir plastikki á heimshøgum veiti landsstýriskvinnan nakað um um mann hevur umhugsað ella mann ger nakað við tað her norðanfyri ella um mann ger tað mest sunnanfyri at trola eftir plastikki tí eg veit at tað eri tað er nakað sum mann hevur sæð hvussu stillaavunin er nakað sum er rættiliga gagnligt fyri náttúruna at mann fær gjørt havið reinari tí vit liva jú av havinum tí sund svimur har takk fyri

ingilin didrisen strøm ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og takk fyri hasini hasar viðmerkingarnar nei altso eg haldi ein øgiliga stórur partur í hesum her hevur nemliga verið at fáa øll at at spæla saman tí at tað er øgiliga stórur munur á einum lítlum handli í einari bygd til dømis og hvørjar umstøður tey hava eisini við lakurpláss og so framvegis og so eina stóra handilsketu sum kanska hevur øgiliga stórt lakurpláss og og nógv fólk til arbeiðis har eru øgiliga øgiliga ymsar treytir so tað er nakað sum hevur verið tikið við í hetta arbeiði og tað er eisini tað sum mann hevur funnið hesa semjuna um við at irf tekur sær av innsavningini og at tað verður nakað sum hendir regluliga so tað ikki hópast stór lakur av hesum fløskunum uppi hjá til dømis smáum handlum øh tá tað kemur til hetta við at hetta við at rudda á ja á havinum so haldi at er nokk so tað er nokk so stuttligt havi g ofta at hugsað tí at vit hava ruddingardagar og vit ganga og rudda og rudda á landi meðan so skjótt sum okkurt søkkur so vita vi ik av tí so liggur tað har og tað ruddar mann jú ikkiupp á sama máta men tað eru eg veit at eru fleiri føroyingar sum eru við hesum trolarunum sumsum fiska eftir ella kantrol eftir eftir plasti og rudda upp upp á tann mátan og tað er ta eisini øgiliga stórur tørvur á vit hava heilar oyggjar sum eru gjørdar bara burturúr lstplastburturkasti og øðrum burturkasti eisini sum sum rekst og so møtist í í ávísum støðum áí heimshøvunum so tað er ein stórur trupulleiki og eg mær vitandi veit eg ikki um atð er nakar sum ger tað í føroyum eg veit um summi sum sjálvandi taka inn tá tey fáa okkurt uppí men men ítøkiliga at vera úti og og ruddað upp á tann mátan sum mann ger aðrastaðni tað veit eg ikki um men men tað møguliga
er tað er tað onkur sum gera tað takk fyri takk fyri síðani fara vit til triðja spurningin í dag og hesin munnligir fyrispurningurin snýr seg um barsil hjá sjálvstøðugt vinnurekandi tað er beinir johannesen tingmaður sum spyr og tað er ingilín didresesen strøm lansstýriskvinna
sum svarar ger sovælbeini johannesentakk fyri frú forkvina ja tað er so spurning til ingilin strøm um barsighja sjálvstøðuvinnurekandi spurningarnir eru soljóðandi hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at endurskoða skipanina fyri útgjald hjá sjálvstøðum vinnurekandi or barsisskipanini spurngir tvey mellum landstýrsmaðurin at barsisskipanin er nøktani fyri tey sjsøðuvinnurekandi í verandi líki í longri tíð hevur politiska skipanin raðfesti barsskipanina i breið semju um at møguleikarnir skulu vera sog góðir sum møguligt hjá foreldrunum ta fyrstutíðina ið tey hava saman við barninum hjá sjálvstøðum vinnurekandi skulu hesir møguleikar eisini vera so góðir sum møguligt sjálvstøðum vinnurekandi hava møguleika at tekna sær eina trygging ið geva teimm møguleikan at fáa útgjald úr barsskipanini um tørvur er á tí tó vísta seg at sum skipanin er sett saman fyri teirra vikuna so eru tað fleiri ið ikki fáa nakað serligt burturúr eisini skal tryggingin hava verið í gildi í samanhangandi eitt ár áðrenn barðisfarloyvið kann byrja millum annað hesi viðurskifti gera at fleiri ikki velja tekna tryggingina tí mett verður at tað ikki fast gagn burturúr henni tryggingin kostar fyri tann sjálvstøga vinnrekandi og tí ma tað eisini geva meining at teknaeina fyri at fáa greið a um ætlanir eru at endskoða barsskipanina á hesum øki verður hesi fyrispurningur settur

gersoja øtakk fyri spurningin øh tað er soleiðis at tað stendur í samgonguskjalinum at rættindini hjá til dømis einstaklingarvirkjum og smærri fyritøkum til sosiala skipanir sjúkradagpeningar barsils og arbeiðsloysisgjald verður endurmett ø so tað ætla vit okkum at at arbeiða við at at meta hettar her ein møguleiki er at sum vit hyggja eftir er at arbeiða fyri at hesi møguliga fara at rinda eitt tryggingargjald soleiðisnar at tey eru sjálvvirkandi fevnd av teimum sosialu skipanunum sum løntakarar eru føvnd av tað er ein møguleiki tryggingargjaldið kundi so eisini fevnt um arbeiðsskaðatrygging tað er soleiðirnar at tí at inntøkan frá sjálvstøðum vinnuvirksemi er binntøka so verður barsilsgjald ikki tikið sjálvvirkandi av inntøkuni líka sum tað verður við áintøku og tí skal mann so tekna hesa tryggingina fyri at fáa barsilspening av beinntøku og tað er nokktað liggur eitt sindur av informatióni um at har er úti til dømis heimasíðuni hjá barsilsgrunninum og eisini á tí sum eitur íverksetaportalurin sum skal vera ein sovorðn amboðskassi við lættari og skjótari atgongd til vitan og slógir sumíverksetarar og onnur hava hava brúk fyri og so er tað eisini soleiðis at tá ið einstaklingarverkir verða sett á stovn so kunna taks tey um at tað er neyðugt at tekna barsilspeningatrygging fyri at fáa ø lut í barsilspeninginum og sum skipanin er nú so er tað bara tey foreldur ella tey sum rokna við at blíva foreldur sum tekna hesa heri sjálvbodnu barsilsipeningatryggingina øll øll hini tey spara útreiðsluna og luttaka har við ikki í tí samhandsfløstu skipanini sum vit øll onnurgera hmen vit ætla okkum so sum sagt at endurskoða hetta eg kann kanska koma nærri inn á tað í
í næstu um far takk fyri takk fyri so er tað
onnur tingfólk helgi abramsen ger sovælja frú forkvina eg haldiat tar ein áhugaverdur spurningur og vit kenna handa trupulleikan og eg havi sjálvur umsitað hetta málið og sjálvandi sjálvstovinnurekandi kunnu teknað eina trygging men sum landsýrskvinnan sigur tey gera tað ikki fyrr enn sansýligani fyri at tey fáa børn eru til staðar altso tey sum ikki eru liva í parlagi ella tey sum koma fpb í tann aldrin tey tímna ikiat tekna eina trygging eg helli sjálvur til at tað skuldi verið tryngaskipan líkasum hjá øllum øðrum soleisir øll sum arbeiddu líkamikið sog sjálvstøðu vinnuætin ella onkur annar rindaði ntin eina skipan sum øll kundu fingið úr eftir tørv tað haldi eg hevði verið nógv tað besta tí at eina fríviliga tryggingin hon verða ikki brúkt fyrr enn fólk komu úhjá støðuma at tey vænta at tey kundu fáa børn so eg haldi at so vóru øll líka ot
hegu verið negg tað ruddligasta takk fyri
ija frúforkvina tað er rætt at øhtað hevur nógv deskuterað um um tað er tann rætta skipanina fyri tey sjálvstøðu vinnurekandi í dag betala tey trý túsund krónur um árið vist at melda seg inn tað eri eitt rímilig beløp í mun til onnur sum sum sum eru tvungir at betala øh eg haldi atskipanin er øgiliga læðarligur fyri tey vinnuligu rekandi í við at tey sjálvur kunnah bestemma um tey vilja vera við í skipanini og so hava tey tann fyrimunur at tá tey komam at fa bý tann aldrin at fáa nøgvur børn so kunu tey bara fara úr skipanin um tað er tan rætta tað er so ein ein diskussión sum herur verið hyr eftir hondini í nokk so nógv ár meni mann skal hava hetta har við v eg gildi eitt ár tað er tað er á tí grundi at mann ikki bara nakrar dagar áðrenn mistmann líkasum finnur út av atm aat mann hevur brúk fyr dagat men so teknað skipanin at mann hevur gjørt hana áðrenn so fyri vinnurekandi er hetta ein
takk fyri vit venda aftur til spyrjaran
beini johannsengesaja takk fyri frú forkvinna og takk fyri svarið til landstýriskvinnuna tað ljóðar gott at mann ætlaði at hyggja eftir nøkur av hesum viðurskiftum her tí at sum landstýrskvinan eisinir ini á tá kemur til sjúkradagar altso barsil so er alt eisini hvør síni trygging so atvist tað er ein sum hevur eina íveit kk eist eimans fyritøku so skal viðkomandi til at tryggja sær tekna sær tryggingar allastaðni og mann ja og tað kann eisini júst sum henda skipanin er sett saman uppá bæði við nær manst kal teknana og tá tað kemur til a mann tá vi rokna út eftir binntøku og so framvegis so kann tað eisini føra til at synd til at fólk fara at spkulera og til enda spekulera so nógv at tey kanska ikki tímatekna sár hesa tryggingina so at vónandi so so kann mann fara athyggja at hesum her og og eg kanska eisini ta ma hyggur eftir hesum her nokk eisini samdur við hennik old um tað at um tað er neyðugt at tað skal verða tvingað til at tekna seg tryggingina tað er so eisini nakað sum hann burdi tikið upp so attað er gottumat tekur ta upp ogkanska landkrøin kann koma inná um nær mann kann vænta atvist ta eru nakað úrslit
eg liggur nær monga at vænta tað takk fyri fýrðir fortína n ta angilin die drekksens stroym landsstýriskvinna
ger so væl takk fyri tað eðh ja altso sum sagt so er ætlanin at mann endurskoðar at tað er og eðh eg haldi at tað er eitt sindur tá eftir sær at henda skipanin er jú vit mann kennir hana altso er hon jú til stóran fyrimunus fyri sjálvtøkuvinnurækandi tí tú færir møguleika at sjálv at velja tá ið tú ætlar tær at gerast foreldur at tú teknar tryggingina tá og so kanska velur tú tá ið tú ikki longur ætlar tær at at blíva foreldur so hevur tú hann ikki longur so betalir tú ikki longur inn til tað men problemið er jú at at mann kanska í okkara samfelag so roknar mann við at man mann er fevndur av hesum partilsskipanini óansæð um mann teknar sær tryggingina ella ikki tí at vit eru von við at at tað eru fleiri ting sum vit eru fevnd av kanska serliga tá tað kemur til hesi her arbeiðsmarknaðar og vælferðartilboðini sum vit jú øll eru saman um hesar her samansfastu skipanirnar og tað er hetta so ikki ein partur av og tað er kanska nógv ella tað kemur kanska baka upp á nógv fólk og tí er spurningurin um tað ikki vildi verið best at mann gjørdi eina samlaða trygging sum sum sjálvstøð vinnurekandi so eisini blivu ein partur av eina sovorðna kravda eitt hórt tryggingargjald og so eisini mann fær lut í hesum tryggingarskipaninum sum mann annars ikki hevur uttan so mann teknar hesar tryggingarnar og syrgir fyri at mann er partur av teimum tað er ikki altíð vanligt hjá hjá okkum annars tá vit eru arbeiðsmarknaðinum sum roknaðu við við at vit at vit verða loftaði av hesum ymsskipaninum men tað er tað eitt síðuna er tað ikki í hesum førinum og tað eru kanska ikki øll sum gera sær far um tað og tá er tað sera óheppin mann stendur har og ikki er sendur av av barnsskipanini men tað er nú eisini soleiðis vil eg líka viðmerkja at hóast tú ert blivin við barn og finnur út av tí eitt sindur aftaná so kanst tú tekna sær tryggingina so slær hon bara til eitt ár seinni tá ið barnið so kanska er eini veit ikki hvat skal eg siga tríggjar mánaðar
faralt eftir nær mann finnur út av mann at mann er við barn so tað er ein ógvuliga faurabul skipan men veitst túer av hussu mann brúkar hann so r a ikki serliga góð takk takk fyri tað er eitt umfar eftir til bæði spyrjara svararin kann eisini tekna til ag fáa tveir minuttir afturat ynskir svararin tað landsstýriskvinnan nei takk so er vit liðug við hendan fyrispurningin vit halda fram við barsisskipanini hesa ferð snýr tað seg um útgjald úr barsisgunnunum og tað er eirikur í jákupsso sum spyr og tað er ingilin didriksen strøm sum sum svarar tingmaðurn skal líka tekna til eiriku jákustovu ger so væl
takk fyri itsíggja at onkur smíltist allir menninir fara upp at spyrja um barsisskipanina men heta er ein munnuligur fyrispurningur til ingilin strøm landsstýriskvinnu í umhvørvismálum og tað er um barsisskipanina sum støðan er í løtuni so røkka pengar øgiliga stutt og tað hevur við sær at hjá teimum sum eru í barnsburðarfarloyvi so er tað vorðin ein enn størri avbjóðing at gjaldið úr barsilsgrunnunum ikki kemur á konto fyrr enn í fyrsta lagi fjórða yrkadagin í mánaðinum aftan á hann sum gjaldið er fyri tað merkir at ert tú í barsil í mai til dømis so verður gjaldið fyri maimánað tvey túsund og trýogtjúgu ikki á konto fyrr nn sætta juni hjá summum merkir hetta kanska eina irhitatión um at tað er minni áv kontoðini enn mann væntaði hjá teimum ger tað kanska ikki so nógv sjálvt um tað sjálvandi er eitt sindur keðiligt hjá øðrum og alsamt fleiri í hesum tíðum er støðan at tað snøgt sagt ikki eru nakrir pengar eftir tá ið fyrri mánaðurin er liðin og tá kunnu seks dagar vera rættiliga drúgvir ikki minst tá tær flestu føstu útreiðslurnar verða rindaðar um mánaðarskiftini og ikki tá ið langt er komi inn í mánaðin aftaná at síggja til er ikki nøkur serlig orsøk til at skipanin er soleiðis og tað meiningsloysið ávirkar eisini álitið á almennari skipanir yvirhøvur spurningarnur teir soljóðandi hvør er orsøkin til at útgjald úr barsilsgrunnunum ikki kemur á konto fyrr enn fleiri dagar inni í mánaðinum aftan á tann sum gjaldið er fyri uttan næsta tað er eru nøkur útlit fyri at mann í hesum valskeiðnum eg havi verið í tálvna lagnum tá eg havi skrivað spurningin kann blíva soleiðis at útgjald úr barsilsgrunninum verður útgoldið í tí mánaðinum sum gjaldið er
fyri takk fyri landsstýriskvinnan ingini didriksens
strøvnssvarar gera so væl takk fyri tað eftir fólkina og takk fyri eina absolutu iltna relevantan spurning eg haldi at vit kenna fleiri tilhætar her at tað er nokk so ópraktiskt at barnsinsutgjaldi tað kemur tað kemur nakrar dagar inn í mánaðin og var tað eitt problem áðrenn so er tað nakað størri problem í dag tá ið pengarnir strekka nógv stykki fyri tey flestu um og tað hevur nakað at gera grundin til at tað er so tað hevur nakað at gera við hvussu mann roknar útgjaldið hvussu tað skal vera út fyri at fáa alla áhendøkuna við í útrokningargrundarlagið so skal mann bíða til lønini komin á kontu hjá løntakarinum síðst í mánaðunum fyri so at rokna út hvussu stórt tað er útgjald skal vera kt-skipanin hjá barnsíldskipanini hon evsaðist at øll útgjaldini tey verða betald í senn og tað er sum oftast nakrar dagar inn í tann næsta mánað og eg ætli at heita á barnsíldskipanum um at fáa gjørt tær neyðugum broytingarnar í kt-skipanini soleiðis at øll uttan tað fyrsta útgjaldið verða goldin seinast í mánanum tað haldi øll for hann gott vit kunnu gera og tað er ætlanin at hesin trupulleikin verður loystur í hesum valskeiðinum tað verður beint nú arbeitt við at fyrireika eina nýggja kt-skipan til barnsskipanina og hon verður væntandi bein út aftan á ólavsøku her skal ein verðslagslógi fáast til vega sum vónandi kann koma til tað og henda nýggja kt-skipanin hon skal millum annað klára tað sum mann ikki hevur kanska megnin til víðari at rinda út seinast í mánanum sum tað melta av sum lønar útsjaldingunum so sum tað fungerar í dag og væntandi væntandi so verður hendan nýggja kt-skipan liðug í tvey tunnu og fimmogtjúgu men partar av henni teir verða tiknir lívslu so hvørt sum teir eru lidnir so

eg hav fleiri viðmerkingar um bassiskipanina men mensjálvtum eg fari eitt sinur forbí aldurki men tað er ikki uttan grund at hasin tingini eru ti tá síðsta mánaðin skal roknast við sjáfylgiúsigur ingilín strøm at mann ætlar at gera nýggja skipan og tað er sjávfylgiligt tann møguleikin er til staðar at mann ikki brúkar tann síðsta mánaðin við ííí grundarlagnum tí tá er tað øgiliga tepurta at at rokna út uppá ein ella tveir tríggjar dagar tað hevur eisini verið firimunur við tí eg minist tá ið eg umsatar dagur okkur longdu dagur í fýra viku tá fekk eg heilsan frá fleiri damun so vórðu íg tí heldii støðu at akkurát tað at tað fóru tveir dagar forbý gjørdi tað at barsulsskipanin hjá teimum so ellas vildi gingið út bleiv for longd við fýra vikur tá ið eg fór longdu tað við lóg tí tað var akkurát ikki uppbetalt beint árin síðsta dagr vilsta betalt annan í mánaðinum ja so fingu tað longt varsiskipanin við fýra viku so tað var eisini gleðilig ting pií ikki bara tað negativa
takk beinir johannesen hjá so væl takk fyri fólkum at tað er jav at gott at mann ætlar at hyggja uppá akkurát enn tað her mann kann siga trupulleikan hjá summi fólkum tí at samfelagið er nokk so skráð saman at tá mann kemur til endaðan mánaðan tá skulu tær flestu rokningarnar gjaldast men eg hugsi at spyrja landsstýriskvinna um tað eru nakrar ætlanir fyri at lykja um at hækka útgjaldið sum tað var eitt uppskot so lá í tinginum tá ið hon var væl búð skrivað um at hækka útgjaldið úr barnskrunninum um tað eru nakrar ætlanir við tí og tí at tað uppskotið er hvørt fall ikki komið ella lagt fram aftur í enn
takk fyri fyri forknað takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran eirik og
gersoætakk fyri frú forkvinna takka fyri eitti øgiliga positivt svar tað ljóðar sum at okkurt stendur úr málinum men tað sum er tað er at að tað ljóðar eitt sindur serligt at mann skal fyrireika eitt útboð nú og so skal tað út nú aftaná summarferuna tá skal tað líkasum tá kemur lógið niðan at vit skulu taka støðu til hetta er so er tað ein spurninguri taðer so kostnaðurin í at menna hesa ktoskipanina sum liggur í verðslakslógini hvar hvar tað skal koma frá tað hugsaði líka spyrja landstýriskvinnuna um og so í mun til at at hon ikki riggar ordiligt fyrr enn í tvey túsund og fimmogtjúgu altso e eg eg eg skilji ikki heilt at at tað skal vera so innviklað at gera eina eina skipan sum er soleiðis men kanska landssýrskvinnan kann koma in á tað tí at tí at sjálvandi eg eri ikki ktserfrøðingur so tað kundi verið áhugavert at frætta lítiðsindur nærri um tað men eitt øgiliga positivt svar og eg gleði meg til at hetta fer at rigga tað gertakfyri
ja síðan er tað ingilín didisen strøm
gersovæltakk fyri øh og takk eisini fyri viðmerkingarnar vissi eg fyrst taki spurningin hjá beini johannesen umætlanartað lág eitt uppskot um at hækka barsistúrðsgjaldið tað er púra rætt og tað er ikki komið niðan aftur og tað er nemliga tí at hendan samgongan hevur nakrar ætlanir við at endurskoða barsisskipanina og tað verður tikið við í ta kjakið sum vit fara at hava í samgonguni um akkurát hvussu tað skal tað skal gerast ø og ja arigur jákubsjákubsstovu vísir á at tað ljóðar sum hetta fer at taka øgiliga langa tíð ø og tað tað dugi eg fer sovurðdt eisini væl at skilja at at tað er ririterandi at skula bíða eftir hesum htað er soleiðis at at kostnaðurin av skipanini tað ertað er nakað sumsumvarð av barsisskipanini so tað er nakað sum sum tey taka sær av saman við barsilsgrunninum øh men ein verklagslóg skal fyriliggja og tað fer kosta umleið eg haldi s sum eg minnist millum tíggju og trettan milliónir vónandi siga ikki nakað nakað skeivt her akkurát nú eg havi ikki tølini beint framman fyri mær her nú h men men sum sagt so so tá ið hetta er komið í gongd so kann mann jú taka partar av skipanini í brúk áðrenn øll skipanin skal verða liðug og tí vóni eg at akkurát hetta kann vera nakað sum mannkann gera rættiliga skjótt tí at tað er eitt sovorðt iritatinsmoment fyri nógv og ein stóra avbjóðing fyri onnur sum airikur jákusto eisini vísti vísti á
ja takk fyri frú forkvina ja takk fyri tað er soleiðis atvit fara víðari til tann næsta spurningin og hesi ferð er tað fara vit til ein spurning um viðvíkjandi føroyska ukrainapolitikkinum tí jensarana sum spyr og tað verður løgmaður sum svarar so kanska líka minna á at summi undrast hví tey verða koyrdar av aftur tí tey koma at teknað til áðrenn vit hava skift yvirskriftina te næsta spurningin til tan næsta spurningin so jensarana fær orðið nú
ger so væltakk fyri og sum nevnt so er spurningurin til løgmann og teir tríggjir bendur nakað á at landsstýrið fer at finna eina semju um ein føroyskan politikk mótvegis eigandi kríggið russlands móti ukraina og fólki í tess hvussu kann um so er innihaldið einum slíkum politikki hugsas at fara at vera og trýínar kann væntast at ein slíkur politikkur sær dagsins ljós hjálp elskaða ukrainska fólkinum á teirra friðar ferð og lat ljósið frá páskunum breiða seg til russiska fólkið hetta sær fransk pávi millum annað í páskaprediku sínari fyrri umleið hundrað túsund fólkum á pætusplássinum páskamorgun skjótt eru fjúrtan mánaðir farnir afturum síðani russland eirindaog miskunarleystleyðstukraenskugrannatjóðina við krígsmegi uttan fyrilit eru í hesar fjúrtan mánaðirnar menniskju í hundrað túsundatali dripin heimsjúkrahús barnagarðar samkomur kirkjur skúlar í hundraðtali eru løgdu oyði sami mývísi ágangur eru framdur ímóti ídnaði arbeiðsplássum flogvøllin vegakervi landsins ja øllum sum oyði leggjast kann einki bendir á at nakrar ætlanir eru um støðg tíverri hóast eingin friðarglotti og minni enn træ vikur eru hvat að stendra her fýra mánaðir síðani nýggja samgongan tók yvir føroyskan politikk sæð burtur frá uppskoti um at seta í verk donsk altso eu ríkislógartilmæli og samtykta uppskotinum um at játta sjey milliónir krónur í homanitera hjálp til ukraina sættist enn lítið og einki um nakan miðvísan føroyskan ukrainapolitikk tí verða hesir
purningar settir takk fyri so er tað aksel ve johannesen løgmaður
orðið
ger su væl ja takk fyripurng ella spurningarnar jenesa rana eg haldi at sum heild so er tað ein rímiliga breið semja í føroyum um at við saman við okkara samoyndum skulu taka ta ábyrgd sum kríggi í ukraina og ein broytt trygdarpolitisk støða hevur við sær eitt sum samt løgting hevur tikið undir við at taka ímóti flóttafólkum úr ukraina og at seta í verk avmarkandi tiltøk móti russlandi sutt eftir innrásina í februar tvey túsund og tveyogtjúgu landsstýrið leggur í løtuni seinastu hond á greiningararbeiði um fiskivinnu ella fiskiveiðu samstarvið millum føroyar og russland greiningararbeiðið er partur av grundarlagnum fyri einum føroyskum uttanvirkspolitikki sum vit kunnu standa samanum og sum byggir á okkara virði sum fólk føroyar mugu tosa við einari rødd uttanvirkspolitikki og taka ábyrgd í heiminum tað megnaði undanfarna samgonga í hesum málinum ikki heilt tíverri var tað heldur hinuvegin taðil spurningur tvey landsstýrið fordømir avgerðirnar hjá russlandi upp á tað harðasta vit hava longu nú eitt samløgdting latið sjey milliónir krónir í neyðhjálp til ukraina og undanfarna landsstýri lata eisini nakað av neyðhjálp í tvey túsund og tveyogtjúgu og hetta er størsta einstaka upphæddin sum føroyar nakrantíð hava latið í neyðump og skjótt verða revsutiltøkini á ikki yvirtiknum málsøkium vónandi eisini sett í verk uppskotið liggur hvussu í løgtinginum hevur havt fyrstu viðgerð sum í nevndi í mínum svari til spurning eitt leggja við seinasta hond á á at greina fiskivágisamstarv við russland og tí vildi tað verið skeivt hjá mær at sagt meira utøkiliga um innihaldið men ætlanin hjá landsstýrinum er at leggja greiningar arbeiðið fyri uttanlandsnevndina har allir flokkar eru umboðaðir okkara mál er at fáa andstøðuna við um vit megna at standa saman hesaferð fer tíðin at vísa spurning trý eg vænti ikki at tað gongur rúm tí áðrenn vit eru komin á mál vónandi í felag og við semju millum allar flokkar á tingi tí vit eiga at tosa við einari rødd
í uttanríkis takk fyri so er møguligt hjá øðrum tingfólkum at fáa orðið so tit ikki hava veð jú nei jensa ræna ber um orðið aftur ger so væl
ja kanska øgiliga symtomatiskt fyri fyri okkum føroyingar hetta er størsta álvarsmálið sum er sum háttúrheimin í løtuni og tað er deyðans tøgn á tingi til lukku av tí tað má eg siga við formansins loyvi at eingin av hinum flokkunum hevur eitt orð at siga um hetta álvarsmálið eg eri bangin fyri og tað er tað sum eisini liggur aftanfyri hetta her hendan spurningin at tað verður lagt meira merki til tað runt um heiminum enn okur ímynda okum og tað sigi eg út frá tí teimum royndum sum eg hevði tey trý árini var uttanrikisráðharrið fyri fyri føroyar tað varð lagt meira merki til signalini sum koma enn okur droyma um undanfarna samgonga hun gjørdi eitt megnararbeiði okur blivu blakaðar út í eina kreppu sum okur ongantíð hava upplivað áður og okur fóru í gongd við at vita hvat okur skuldu gera okur stóðu saman at byrja við men síðani kom tíverri split í men okur løgduokur reaktiónin upp á tað var ikki tað okur einki gjørdu okur gjørdu tað lóggávuverkið sum var neyðugt tað tók drúgva tíð og tað másað tí hetta var ókent fyri okum okur broytti føroyskan politikk á einum øki sum var tyktust ómøguligt árenn og tað var at fara at taka ímóti flottum ein sólskinssøga vil eg siga og sum løgmaður nú verð andi løgmaður nevndi so veitti okur ikki so lítið av peningarligum stuðli til til ukraina men her má okkurt henda hetta ber ikki til hvør einasti dagur vísir ræðuleika eftir ræðuleika og g las við gleði um at fransk pávi hvørji einastu viku hevur biðið og bønum
allaheiminum um kom og hjálp ug kreina eg vil siga eisini russu tí nógv av teimum eru so sera ósek takk fyri so er tað spyrjarin nei svarari orsaka svarari løgmaður ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi at spyrjarin jens a rana og eg ikki eru so øgiliga ósamdir um um júst hetta málið og hvussu að eigur at handfarast øh og tað er eingin ivi um sum jenis a rana eisini inni á hetta er eitt álvarsamt mál og kanska tað mest álvarsaa átað álvarsamasamt málið sum vit yvirhøvur hava at viðgera ípolitisku skipanini í føroyum í løtuni og kringuallan vesturheimin tí at søðan er álvarsom og støðan er sjálvandi ring í ukraina og kann í ringasta føri gerast enn verri og breiða seg út um ukraina øh men av tí at tað er so stórt álvarsmál so hada vhaldi eg og landsstýrið eisini at tað evr týdning at vit royna at fáa tfáa eina semju um okkara uttanrkspolitikk tað sum hendi kanska í í farna valskeiði tað var ella í tvey túsund og tveyogtjúgu tíbetur so fingu vit semju um um sjálvt um uppskot var broytt nakað í mun til kanska bæði kvati fyrrvauttanríkismálum ætlaði og tað sum eg og mín flokkur ætlaði so var tað samt løgting sum koyrdi málið ígjøgnum og eisini samt løgting sum tók undir við sum tók undir við við at taka flóttafólk úr ukraina til føroyar men tað vístu so seinni at tat koma ósemja í bæði millum samgongu og andstøðu at vit ikki høvdu høvdu somu meining um hvørjar stig vit átu at takað ímóti veytúnurusslandi og kanska eisini í millum landsstýrisfólk og tað er eitt sindur óheppið og tí hava vit valt at geva hesum málinum tíð og hava setti embaðsfólk at greina møguligar avleiðingar um vit taka ta einu avgerðina eina eina aðru avgerðela ta triðju avgerðina og tá tað arbeiðið liðugt og tað verður tað um heilt heilt stutta tíð vit snakkað umø helst í í inniverandi mánaði sum fær tað eina politiska viðgerð har málið fer í uttanlandsnevndina sjálvt um eg veit tað er trupult men so er málið helst at fáa eina samda uttanlandsnevnd og samda løgting soleiðis at vit hava ein uttanvíkispolitikk og tosar við einari rødd tá tað kemur til russland og teirra
ja ræðuliga gerðir í ukraina takk fyri so er spyrjari var tað møguliga at svara nei at spyrja aftur og tað er jensara avnar í gerðsvagnum
ja tað er rætt at tað var neyðugt at at beyggja seg bæði javnaðarflokkurin og tjóðveldi og eisini undirritaði okur boygdu okum í tí hálningin sum okur annars søgdu til hetta málið og tí havi eg tá løgmaðurn kemur inn á tað sjálvur hug at spyrja kann tað hugsast at tjóðveldisframsókn og javnaðarflokkurin fara at snara hundrað og fýrs gradir einaferð afturat eg veit tað taktiskt tá ið mann gjørdi upp til løgtingsvalið men kann tað hugsast ati teir tríggir flokkarnir fara at broyta politikk á hesum týdningarmikla øki tað fáa eg kanska at vitað og fáa at vita nú at tað verður hvørja løtu tað er bara tað okurhava hoyrt tað so ofta eg kenni hasi orðini aftur men nú er tað eitt lítið lítið sindur ella hvussu tað var løgmaðurorða sum er eftir men kann tað hugsast eisini at okur komu hjá vanlukku støðu at okur fara heim at løgtingið fer heima áðrenn flokkarnir koma til eina semju tað sum alt snýr seg um í hesum førinum tað er tað at føroyar muga gera tað rætta og tað er eingin ivi um hvat tað rætta er mann kann ikki loyva einum brotsmanni at fara við sínum grannanum akkurát sum hann sum sum puturin ger í løtuni tú hevði ikki loyvt tað vist tað var í tínum grannalagi okur hvdu ikki loyvst tað í okra bygdum okur høvdu ikki loyvt tað í føroyum ið hava tikið okur høvdu ikki loyvt tað ja eg mundi sagt í demorokratska partin av heiminum men tað hendir allíkavæl hetta okur vita hvat er tað rætta okur munnu gera tað tí at sumeg so mangan havi sagt tá ið siteri steintur rasmussen o hansara tónleik tað kundi verið tú tað kundi verið eg og tað kunnu okur ikki
lata fara aftur í borðinum takk fyri so er tað leikmaður ger so væl
ja takk fyri harra formaður nei tað er ikki ein møguleiki at ati at teir tríggir flokkarnir situ í samgongu løtu fara at snara hundrað og fýrs gradir í mun til hvat mann annars hevur verið annars tá tað kemur til at mann undir løgtingsvalinum segði at mann segði gott fyri at landsstýrið gjørdi ela endurnýggja fiskiveðu samstarvið við russland fyri tvey úsnog trýogtjúgu varð yrki sum jenis a rana leggi legði upp til a taktiskum ávum men søðan var tann tá væl var útskrivaðurur komin í novembur at visti mann ikki gjørdi tað so hevði mann ikki fyrireikað nakað alternativ tí vit hava eisini ábyrgd av vinnuni í føroyum fyririkaalternativ um fikivsstarvið russland verður uppsagt annars eri eg og jenis a rana rímiliga samdur haldi eg meg vita um hetta málið her og eg eisi samdur við jenis a rana ma sigur at tað snýr seg um at gera tað rætta og ikki tað lætta og sumh heldur at tað lætta ongar avleiðingar hevur so er tað heldur ikki rætt tí at tað verður fylt óalmindiliga væl við úti í heimi hvøra støðu føroyar hevur í hesum málinum hvat vit gera í hesum málinum og tí er tað lkaska líka mikið hvat vit gera so hevur tað onkrar avleiðingar man kan iki halda tað at av sum mann velur at gera tað lætta at ongar avleiðingara hevur til føroyar so
kam anrokna við at tað kemur at hava takk fyri harra formaður takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta spurning spurningum nummar sekss tað er eisini ein spurningur til aksevel johannesen løgmann viðvíkjandi føroyskum føroyskuukrainapolitikkur nei orsaka tað er til løgmann akse ver johannesen vítjandi miðfyriigingini og tað var bárður astei nielsen sum spyr ger so væl
ja takk harra formaður hsi spurningur er sum nevnt til løgmann og tá ið nýggja landsstýrið varð skipað við níggju eygalráðum í mun til tey sjey vóru frammanundan bleiv nógv gjørt burturúr at hetta skuldi vera fíggjarliga skynsamt og ikki skuldi kostað meir og ikki fór at krevja fleiri starvsfólk í miðfyrisitingini sjálvur segði løgmaður og eu síðani eisini skrivliga svarað einum spurningi at ætlanin var at miðfyrisitingin ikki skuldi kosta fleiri almennar skattakrónur og ikki fleiri stóv skulu setast nú er so ein týliðin og nú síggjast fleiri lýsingar eftir starvsfólki til miðfyrisitingina tí verða hesir spurningar settir hvussu nógv orsverk verða í agalráðunum eftir at størvini eru sett ið eru lýst leys sett upp í mun til ársverk í tvey túsund og tveyogtjúgu næstaspurningur hvussu nógv kostað nýggja miðfigingin við níggju eðalráðum um árið sett upp í mun til um tað framvegis vórðu sjey aðalráð við eins nógvum ársverkum sum áður
takk fyri so er tað løgmaður sann møguleika at svara
ger so væl takk fyri harra formaður og takk fyri fyrispurningin bárðra steinielsen til spurningur eitt í fíggjarlógini fyri vey túsund og trýogtjúgu sum var einmælt samtykt av løgtinginum er peningur settur av til nøkur størv í stjórnarráðnum afturat teimum sum vóru frammanundan broytingini frá sjey til níggju aðarann játtanin í tvey túsund og trýogtjúgu røkkur til at rinda løn í miðal fimm mánaðir og verður hetta framskrivað í játtanarkoring fyri tvey túsn og fýraogtjúgu sum er lagdur fyri løgtingið hí sambandi við broytingina frá sjey til nýggju agara varð neyðugt við tveimum agalstjórum afturat teimum sum vóru frammanundan umframt fýra stv sum skuldu setast í almanna og mentamálaráðnum umhvørvismálaráðnum og løgmálaráðnum ein partur av nýggju størvunum er tí ynski um tí e ynskir um at uppraðfesta eitt nú umhvørvisøki og útlendingaøki eisini barnaog ungdómsøki samanlagt íroknað uppraðfesting og agarstjórar er talan um seks rsr orsverk afturat teimum sum vóru frammanundanum tað er spurningur tvey í samband við fíggjarlógaruppskotið fyri tvey túsun og trýogtjúgu eydnaðist at finna sparingar aðrastaðni í stjórnaráðunum og einari av sendistovunum soleiðis at moirkostnaðurin er sjey hundrað túsund krónur sum áður víst á er hetta íroknað uppraðfesting av eitt nú umhvørvisøkinum og útlending á økinum til fíggjarlógina fyri tvey túsun g fýraogtjúgu tá størvini skuldu lønast fyri eitt heilt ár verður miðað eftir at finna aðrar sparingar soleiðis at morkostnaðurin kann avmarkast mest

frá beini johannesen ger sovæltakk fyri harra formaður ja nú er tað soleiðis at tá undanfarna landsstýris sat so hevðie man sjey aðalra og nú mást so valt at koyra upp á níggju og sum vit hoyra her svarin her so er tað kortfalt tað mann økir munandi um umsitingina sjálvt um tað er akkurát tað sama landið sum vit umsita sum áðrenn jól ogu vusl a spyrja um tað er rætt at miðfriing a kostnaðuin eru hækkaður nú tekur mann og sigur at mann sparir í sendistovu eg veit ikki um censo eru blivin partur av miðfyrisitingini men so kemur mið fyri um tað er ein partur av tí so kemur miðfriigingin allarhelst at hækka tá ið ein sentistova í usa viri a seta á stovn heilt skjótt sum hetta landsoyarði ætlar so takk fyri harra formaður

nú skal eg gera tað ja tað sum eg ætlaði at spyrja løgmann um tað er júst hetta her at hann sigur tað er bara sjey hundrað túsund summ sum hendan her um um broytingin av av landsstýrinum ófór at kosta vist mann hyggur eftir tølunum fyri miðfyrisitingina hvussu nógv hon hækkar so samsvarar tað ikki heilt kann anlíka geva eina frágreiðing um hvussu tað hangur saman tí har snýr tað seg um mangar mangar ferðir tað hvat miðfyrsiin fer at kosta og tað má væl vera ein orsøk av at mann gjørdi hesa broytingin
síðan má sett fleiri landsursfólk takk fyri so er tað borla stein nielsen aftur ger so væl
ja tað var júst so sum eg vil siga at eg væntaði og fleiri við mær eisini væntaðu at hetta er at tað ikki fór at kosta fleiri ársverk og fleiri skattakrónur at seta nýggja aðlar á heldur enn sjeya aðlar á tað er so gjørt til skammar og løgmaður takk fyri svarið tað eru seks nýggj ársverk longu nú sett á skrá eg haldi at hann nevndi tað var fyri fígging fyri fimm mánaðar í hesum árinum og at so samlað kom hann til úrslit at tað var bara sjey hundrað túsund spark men tað stuttligt lang er at mann hóast mann segði tá samgonguskjal var undirskrivað samgongan landsstýrið bleiv skipað og eftirfylgjandi eisini hevur svarið eina fyrispurningi at mann væntaði ikki at tað fór at brúka fyri flog á orsvirkum so kann mann staðfesta nú her frá tyktum røðapalli at løgmaður upplýst at tað verða seks orsvirk afturat í miðfyrisitingini og eg má so leggja afturat at eg haldi ikki tað at tað í sær sjálvum ger nakað men tað er meira tað at mann fer út og sigur at tað skal ikki kosta meir og so kostar tað meir og tú víðkar landsstýrini fyri at fáa tað politiska kappálina at ganga upp frá sjey til níggju landsstýrisfólk við eyðhaldsdjórum við meira umsitingarfólki og so víða tað er tað sum eg haldi er skeivt tá tað kemur til pengarnar í tí so kemur mann til at at miðfyri syngin í fíggjarlóginum sær út til at koma at kosta bara bara sjey hundrað túsund meira og tað má eg so siga at vit so seta seks fólk afturat og tað bara kostar sjey hundrað túsund meira so skal mann vera øgiliga kreativur fyri at finna sparingar fyri allar tær milliónirnar sum skulu til fyri at fíggja tey eyka seks fólkini har eru eyðhaldsstjórar har eru tveir ella tvey landsstýrisfólk og har eru eisini fólk til umsitingina so tað kostar munandi meira enn tær sjey hundrað túsund so er tað okkurt annað sum verður spart burtur og vónandi er tað ikki tænasta til hendan skattaborgarin sum betalir skattakrónur fyri at fíggja hetta gildið
hjá samgonguni takk harra formaður takk fyri so er tað svarar løgmaður
ger sovælja takk fyri harra formaður líkasum taka aftr íaftur tað sum jenisa rana spurdi um altso í mun til fíggjarlógaruppskotið so undanfarna landsstýrið legði niðan í heysti tvey túsun og tveyogtjúgu g tað fíggjarlógaupskotið sum er samtykt nú so kostaðri miðfyrisitingin við sendisstovum sjey hundrað túsun krónur meira orsakað av at mnn fær up á nýgjur agara so er tað sjálvandi eisini tað at mann hevur hækkað lønirnar lat lønarframskrivingarnar úr tvey komma eitt annað prosent up til trý komma seksogfýrs prosent í inniverandi ári men annars so er tað sjeyhundrað túsund og orsøkirnar til tað eru fyrst og fremst mann er valt at raðfesta nøkur ting mann hevur valt at raðfesta umhvørvið og skal mann tað sum mann eisini hava fólk til at standa frá tí arbeiðinum um mann eisini valt at taka tær avbjóðingara sum børnun og ung í føroyum hava í álvara og tí má eisin raðfest tað agaráðið og so hava vit nú fingið eina fasttrakt skipan sum pá nógvar mátar er gott fyri vinnulívið men tað ger tað at koma rættiliga nógvir útlendingarar til landið í løtuni eisini við familju og tí er tað neyðugt at gera broytingar í útlendingarlóggávuni og hyggja at hanan ígjøgnum soleiðis at vit bæði hava tamarhald á okkara útlendingaøki og fáa eina intigratión sum virkar og tað hevurmann sett eitt starvsfólk til eisini og tað er pengar farni til um vit annars hyggja eftir eftr at talið av agaráðum er avgerandi fyri hvus nógv starvsfólk eru í tvey túsund fimtan til nítjan tá høvdu vit altso átta agara so kom eitt nýtt landsstýri tvey túsund og nítjan sum minkaði talið á garavum úr átta niður í sjey og hyggjaðu so eftir ársverkunum í tvey túsund og tjúgu tá a samgongan skipan so vaks talið á starvsfólkunum við trimum sjálvt um man minkaði agareiðið við einum og hyggjaðu sæ eftir seinasta altso valskeiðið frá tvey túsno fimtan til nítjan til dømis tá vaks talið av ársverkum við sekhálvt í miðfyrisytingini seinasta valskeið sum bara var í trý ár vaks tað við átta sjálvt u man minkaði aðartalið so vaks tað við fleiri starvsfólkum ena
har var frammanundan takk fyri harra formaður takk fyri so er tað trýst á har niðri so er tað bára steinhildsan ger so væl
ja takk harra formaður ja nú fingu eg so staðfest ati tað eru altso seks orsverk eyka nú samgonganir sitið í hvat góðar tríggjar mánaðir so samanbera við teg tað var átta í tey trý árini undanfarna samgonga sat og seks eitt hálvt í tey undanfarnu fýra frammanundan so tað er eingin ivi um at hetta her umsitingarverkið hjá hesi samgonguni sær út til a hava fingið ferðrá frá byrjanin av áðrenn nøkur mál er avgreidd tað eru nærmast eingi mál eingi politisk mál frá samgonguni higartil avgreidd og tað tykist um at nú set mann bara fleiri fólk kanska fyri í tí vóna at mann fær málini avgreidd men eg trúgvi ikki tað í umsitingini tað er galið tað er í politisku stýringini har má má leggja sær ein politikk og siga hvat mann ætlar sær mann skal fáa tað avgreitt og ikki við at seta fleiri starvsfólk í almennu umsitingina hettar at gera fleiri ráð fyri at fáa eina samgongu amál at ganga upp er ikki ókent men eg haldi at vit sum politskuskipanin hava eina ábyrgd av at royna hava eina rímiliga fyrisiting umsiting tí vit eru hóast alt eitt forholtsíst lítið samfelag og skulu hava okkara umsiting so effektiv og tillagaa til eitt lítið samfelag og tað áliggur okkum sum politsku skipanin at hava fyri eyga alla tíðina so tað er ikki endiliga tað at mann hevur nøkur orsøk afturat í sjálvari miðfyrisitingini men tað er tað at mann í eina politiskarikabal víðkar um eðalráðini víðkar um talið v landsstýrisfólkum fyri at tann politiska kabalin skal ganga upp og tað er so sjónfyri søgn her og løgmaður svarar greitt at ja vit hava hækkað talið av starvsfólkum talið av eyðalstjórin talið av landsstýrisfólkum soleiðis at skattakrónurnar verða brúktar til umsitingina politiska balina heldur enn
til tænastu til borgarar takk harra formaður takk fyri svara aksel við hondsend frá løgmaður
gersvælja takk fyri harra formaður altso tað er eingin ivi um at mann skal leggja sær at geyma at hava hava alla all alla fyrisiting ikki bara viðfrsitng so so effektiva so lítla sum yvirhøvurgjørligt men tað er altso tørvur á at hava nøkur fólk bæði tað tá tað kemur til útlendingaøkið sum sum eru etir mínum tykki ein stór avbjóðing og skal manngera nakrar broytingar sum hendan landsstýrið ætlar at gera og heldur tað er neyðugt at gera so er eisini neyðugt at hava nøkur starvsfólk til at gera tær broytingarnar og tað ætlar mann at gera og tað saman við vissi mann vil at vera hundrað rosent grøna landið um sjey ár frá nú av so skulu nakrar átøk gerast ts gera lógarbroytingar og tað skulu gerast aðrar broytingar tað má man eisini hava starvsfólk til annars so eg eri ikk heilt samdur í at tað er alt avgerandi um eg egarein at eita sjey átta ella níggju hvussu nógv stór miðfyrisitingin er sum sagt hóast mann seinasta vælskeið fór úr átta niðiri í sjey landsstýrisfólk sum vaktalið av orsverkum miðfrøritingini við átta fólkum øh og eisini kemur landsstýrisfólk heg veit at akkurat í løtuni er tað nýggju landsstýrisfólk og tað er so tað tað er men hóast tað vóru sjey landsstýrisfólk í undanfarna landsstýrið so rindaði landskassin í tvey túsund og tveyogtjúgu í stóra part av árunum løn til tíggju landsstýrisfólk tí so stór
hundrað og útskifti hvar í landsstýrinum takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta spurning spurning nummar sjey tað er eisini ein spurningur til akstovu johannesen løgmann viðvíkjandi avgreiddum máli og tað er bára stein nielsen sum spyr og hann má trýsta á fyrastei nielsen
ger so vælja takk harra formaður samgongan hevur nú sitið í gott sog væl hundrað dagar og tá ið vanligt at mann hyggur eftir hvat er avrikað higartil av samgongupolitikkinum tá samgonguskjalið var kunngjørt var trupult at fáa eygu á nakað ítøkiligt politiskt mál ið skuldi avgreiðast og tí var tað við spenningi at bíða verða eftir ítøkiligum politiskum málum frá landsstýrinum nú gott e væl hundrað dagar eru farnir verður framvegis bíðað tí verður hesin spurningur settur hvørji mál hjá landsstýrinum ið ikki vórðu framløgd tá væl varð útskrivað eru avgreidd av løgtinginum
higartil takk harra formaður takk fyri so er tað svararin løgmaður ger so væl
ja takk fyri fyrispurningina la fyrispurningarnar bárða steinielsen og tað er spurningur eitt tá ið undanfarni løgmaður sum er at spyrjarin í hesum førinum valdi at skriva væl út í úrstíð tí stevið í landsstýrinum og ósemjurnar í í táverandi samgongu vóru so mikið stórar at at neyðugt var at øtskøva væl so varð eingin fíggjarlóg samtykt fyri tvey túsund og trýogtjúgu hetta hevði sjálvandi hetta hevur sjálvandi dørvað á arbeiðið hjá nýggja landsstýrinum nakað nú hevur mann so fingið samtykt eina fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu umframt tað so hevur mann eisini samtykt uppskot il bráðfeingis játtanarlóg við nøkrum broytingum millum annað neyðhjálp til ukraina og til turskaland og súrjen so hevur løgtingið eisini avgreitt nøkur onnur mál tað er millum annað løgtingslóg um hjálparískoyti til húski og hækking av familjuískoyti il tvey túsn og trýogtjúgu og broyting í løgdingslóg um at byggja eitt búðheim og umlattingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu og so sjálvandi ein rúgvu av málum sum spyrjarhnn eisini inniá sum undanfarna samgonga ikki megnaði at avgreiða tí at væl varð útskrivað í árstíðim men fleiri mál hjá landsstýrinum er væl á veg at verða avgreitt av løgtinginum eg kann nevna nøkur av teimum uppskotið broyting í lóg um tøkugjald og veiðugjald sum tryggjar fíggingina av okkara vælferðarsamfelaga og fíggingina av einum skattalætta skal latast næsta ár tað liggur í løgtingin í løtuni uppskot til nýggja náttúruverndtíðarlóg sum hvørki samgongan tvey túunu fimtan ella til nítjan megnaði at avgreiða ella rssamgongumetara megnaði at avreiða men hon liggur so aftur í løgtinginum nú og uppskot um yvirtøku av vitavirkinum og sjóuppmerking uppskotið broyting í lóginu um húsalandsgrunnin soleiðis at bústaðir fara heimil til at byggja einsamalt og ikki skal byggja saman við øðrum og onnur mál sum liggja í løgtinginum í løtuni sum vónandi verða avgreitt áðenn løgtingin fer í summarferiin tann trettanda mai haldi hettað var øh

helgi abramsen ger sovælja harra formaður nú nú nú bleiv spurt um um mál sum vórðu løgd fram áðrenn valið men men tað varu eisini fleiri mál sum fyrireikað arum val eg legði merki til at løgmaður nevnir náttúrufðinnáttúruverndarlógin tað er sama uppskot sum var í løgtingin fyri einum ári síðani tað er ikki fyrireikað av hesum landsstýr men men men tað tað er so eitt uppskot sum sum lagklárt og so so spurningurin var sjálvandi frá spyrjaranum hvørji mál nýggj mál ella mál sum ikki verðu løgd fram áðrenn tað hevði væl lagt fram og varð follur burtur men men annars

fyri so er tað eykun samelsen takk fyri harra formaður eg haldi t hettair ein nokk so mærkotligur spurningur tí at vit vita øll at tá ið ein samgonga skiftir so eru tað nøkur mál ofta nógv mál sum liggja fyrireika úti í tinganesi sum tann næsta samgongan so tekur og leggur fram visti semja um tey og høvdu vit nú havt spurt hvørji mál vórðu avgreidd ar fyrstu hundrað dagarnar hjá tí samgonguni sum spyrjarin var leiðari fyri so vórðu eisini fult av málum tá sum sum vórðu fyrireikað áðrenn so eg veit ikki ordiliga hvussu mann skal telja og fyri alt tað so haldi ikki tað geva so ræðuliga nógva meining politiskt at telja at vit løvdu fimm mál til løvdu fýra ella eitt meir ella minni men her eru so hvørfá bæði neyðhjálp og hjálparískoyti sum er nýggj og fíggjarlógin hon hon bleiv so eisini samtykt og so kann mann siga at vit áttu hana men mann átti so ikki alla fíggjarlógina og mann fevi so ikki
føroygnum fórt hann áðrenn og tað blokeraði nógv
so er tað ein viðmerking frá jensi aðrana ger so væl harra formaður undanfarna samgonga virkaði væl trý ár og hóast tað tað vóru ideologiskir munur millum flokkarnir so haldi eg at hon var hon var væl virkisfør og hon hevði fleiri góð mál eisini og so ja ja tað er eg haldi flott at at nú er ein sambongur bara uttan víðari kann eg adoptera miðdepartin av av málunum og og leggja tey fram tá skulu teir eiga takk fyri og so vil eg siga nú er for seint at gráta krokodillutár til sambandsflokkintað at okur ikki sita við valdi í dag tað hevur sambandið eina og áleiðina ábyrgdina av og tað er speltferð føroyar
og skon fyri sambandsflokkin takk fyri so er tað so er tað spyrjarin aftur bára steyl nielsen ger so væl
takk harra formaður eg skal taka jenis aftaná her á enda á tað við tí eg fari ikki at byrja við tí tí hetta r eitt spurningur millum meg og løgmann h tá tað kemur til til hesi málini nú varð løgmaður brúkt itt røðilia nógva orku uppá at forklára hvørjar ætlanir lógu fyri framman g hvørja uppskot vóru í viðgerð í løgtinginum í løtuni tað skilji eg væl tí at faktiskt er tað bara eitt mál hjá hesi samgonguni sum ikki varð framlagt áðrenn sum higartil samtykt tríggjir mánaðar farni fíggjarlógin ja tað var ein framskriving av undanfarna fíggjarlóg tað haldi eg landsstýrið og løgmaður gjørdu greitt tá fíggjarlógin varð løgd fram at hetta var bara ein framskriving tí man ikki havt stundir til at gjørt eina politiska fíggjarlógi á nýggju samgonguni og tá tað kemur til hini málini so er tað málini mann sigur ókey men hn hækkaði hjáttanini til neyðhjálp ja tað er væl klárað og tað tók alt løgtingið undir við og síðani er tað familjuískoyti tað er tað málið sum henda samgongan higartil hevur avgreitt situr við valdið í hundrað og tíggju dagar eitt mál hjálparískoyti tað er tað sum henda samgongan í staðin fyri í hundrað og tíggjuogtjúgu dagar so sigur onkur halda var eygun samunsen inni á ter jamen hvat avgreiddi undanfarna samgonga ja vit bleivu skuldsettfyri at avgreiða fornógv teir fyrstu tríggjar mánaðirnar avverandi samgongu sum tá var andstøða vit blíivu í heilum skuldsett fyri at vit koyrdu for nógv ígjøgnum eingin er tí at viðgerða á málini ikki tí at seta seg n í tey og sovíðari tað var tað sum undanfarna samgonga bleiv kann mann siga skuldsett fyri og so líka fyri at gera tað greitt tað var ikki sambandsflokkurin sum tók seg úr samgonguni undanfarnu
tað var miðflokkurin takk harra formaður takk fyri so er tað løgmaður sum fær møguleika at svara
ja ø eg veit ikk hussu nógv mannskal legja afturat tí men men eg haldi tað mann arbeiðir politiskt øhvistimann tekur tey málini sum sum undanfarna landsstýrið hevði fyrireikað og hevði lagt fram sum dutti burtur tað væl verðu útskrivað so eg havi ikki akkurát eksagt tað talið upp á tað men eg vildi mekt at sirka hálvfems prosent av teimum hevur hetta landsstýrið sum lagt fram aftur og kanska av teimum suman hevur lagt fram aftur fýrs prosenti óbroytt ov líki so nakað við nøkrum broytingum í uppskotinum í mun til tað uprunaliga var hog tað er alt farið ígjøgnum einmælt uttan tað eina uppskotið um um elbilar at leingja avgjaldsfrítøkuna fyrá tí eg haldi har atkvøiddu fólkaflokkrin ímóti og kanska miðflokkurin ikki vísir miðflokur nakað ímóti men annars haldu øll himi málini eru farin ígjøgnum einmælt eisini fíggjarlógin fyri tvey túsund og trýogtjúgu og tað eru vit sjálv í javnaðarflokkinum og í samgongu landsstýrinum fegin um at tað ber til eisini avhasum politiska skipanini tvørtur um samgongu og andstøðumørk kannu arbeiða saman og annars tá að kenir politikk so haldi eg ikki altíð at mann skal meta um avrikin út frá hvussu skjótt mann avgreiðir mál men heldur hvussu væl mann avgreiðir mál at tað er skil í tí sum mann ger og ikki at mann skaln skunda málini ígjøgnum har mann kanska ikki heldur seg til ta demokratsku mannagongdina við hoyring og annað og so framvegis tað kemur bæði tey vita sita í valdi og tá aðrir flokkar sita í valdu tíverri ov ofta fyri og hesa ferð hava vit so valt at siga at málini skulu avgreiðast væl heldur enn skjótt
onkuntíð er neyðugt av hvat er væl ov skjótt takkfyrihara formaður takk fyri so er tað ikki fleiri sum biða um orðið hetta orðaskiftið er endað og hesin spurningurin svaraður so far a til næsta spurning tað er spurningur nummar átta tað er ein spurningur til løgmann akselv johannesen viðvíkjandi revsing av alifyritøku fyri brot á djóravælferðarlógina tað er erling eitesgaard sum spyr
og spyrjarin fær orðið ger sovæl takk fyri í tvey túsund og einogtjúgu vendi fútin sær til løgmansskrivstovuna í sambandi við at heilsufrøðiliga starvsstovan hevði latið fútanum sektarauppskot upp á sjeyogtrýss milliónir krónur sum revsing til alifyritøkuna bakkafrost sum heilsufrøðiliga starvsstovan staðfesti hevði brotið djóravælferðarlógina spurdur í miðlunum segði fútum tá at orsøkin til at hann hevði varðskógva løgmansskrivstovuna var at hann metti at vitanin var viðkomandi fyri løgmann spurdur um málið á løgtingi í desembur í einogtjúgu svaraði táverandi løgmaður at hann ikki visti meir enn miðlarnir og at hann einki hevði gjørt við málið annað enn at boða avvarandi landsstýrismanni frá og at málið annars enn var á innleiðandi stigi og at að tí var ov tíðliga t tosa um eftirlit og eftirlit skyldi løgmans hesum viðvíkjandi síðan hevur lítið ov einki verið frætt aftur um málið tí hesir spurningar til aksel ve johannesen løgmann er bótin til alifyritøkuna útskrivað um bótin enn ikki e útskrivað hvør er so orsøkin og metir løgmaður seg kunna røkja eftirlitsskyldina sambært stýrisskipanarlógini í he
sum málið takk fyri takk fyri so er tað svararin aata johannesen
gert o væl maðurakkfyri spurningarnar eveitaeg ta er spurninga eitt er svarið soljóðandi at at løgmaðurn veit ikki nakað serligt um í tøkiliga máli burtur sær frá tí sum mann evur hoyrt í miðlunum men eg havi spurt meg fyri hjá uttanríkis vinnumálaráðnum sum varar av málsøkinum tað ag siga at tær vara av hósfrøði starvsstovuni og tey hava svarað fylgjandi og eg endurgevi svar
byrða við formansins loyvi ger so væl ja hestarvsstovan sum er fyrisitingarlig myndugleiki viðvíkjandi djóravælferðarlógini lat føroya landfúta málið í fjør myndugleikanum altso heilsufrarastarvstovuni kunnut er málið ikki avgreitt frá fútanum sum fyrisitingarligmyndugleiki aftur heilsufrðarstarvsstovan kemur heilsuferðarstarvsstovan kennir heilsuferðarstarvsstovan ikki orsøkinar til at málið dregur út endurgeva vig liðug til spurning trý tað er ikki aktuelt við einum eftirlitsmáli hjá løgmanni løgmaður hevur eftirlit við landsstýrisfólkum í hesum førinum liggur heilsufríðarstarvsstovan undir landsstýrismanninum í uttanríkis vinnumálum og leikluturin hjá føroyska myndugleikanum í hesum málinum er at lata lata fútanum málið um tær meta nakrar revsuverk er farið fram og tað er gjørt arbeiðið hjá fúta og rættar skipanini annars er ikki undir eftirlit løgmans sambært stýrisskipanarlóginiyri so er tað møguligt hjá øðrum tingfólkum at viðmerkjamen so tykist ikki at vera so er tað spyrjarin aftur erling eidsgaard ger so væl
ja takk fyri takk fyri svarið tilsa v johannesen hetta er hetta er enn eitt dømi um at at tað ikki hongur saman millum líkasum taogrii praksisk í føroyum tí at løgmaður hevur sum hann sigur ikki møguleika fyri hetta av eftirlit við einum stovni sum virkar í føroyum tað er hendan her vælsigniða rættaskipanum tá danska sum skal vera so fantastisk sum okur øll hálova hon fungerar ikki serliga væl her erher talan um eina eina øgiliga stóra bót sum eitt felag í føroyum hevur fingið hevur fingisektaruppskotum frá helsufríðu starvsstovuni sum er gentaliga bara liggur og og dvalur onkustaðni og tað ger okkurt við rættarkensluna hjá fólki tí at vistmann hevur ein studentu úti á glasi sum parkerar ólógligað hann ferani á parkeringsbotp á tvey hundrað krónur og hann ikki betalir hanna so endar hann bólt og jarn og eg vil eg vil spyrja løgmann enn einaferð um hann heldur at tað er nøktandi at hann ikki hevur møguleika fyri at at at hava hava eftirlit við
hesum viðurskiftum takk fyri takk fyri so er tað løgmaður ger so væl
ja takkfyri harra formaður øh tað er nokk soleiðis t erling er nokk o stórur maðurin mám man fara fora eit sindu niður fari nok so langt upp øh nei tað er soleiðis ati at at altso løgmaður hevur ikki eftirlit við stovnum á mindligu stovninum tað er landsstýrisfólk á økinum sum hava eftirlit við stovnum meðan løgmaður so hevur eftirlit við landsstýrisfólkunum tað vil siga at tað kemur tlheilsfarðastarvsstovan s lggur undir lanssýrsmnm vinnumálunum so hevur løgmaður eftirlit vi so hevur landsstýrismau vinnumálinum eftirlit við s fyri starvsstovuni meðan løgmaður hevur eftirlit við landstýrismann í vinnumálum og vissu hetta var yvirtikið málsøki rættarskipanin og løgreglan so eta nokk liðug undir løgmálaráðnum sum so hevði eg eftirlit við at tey útyntus arbeittu ordiligt og meðan løgmaður heði so eftrlit við landstýrismanninum at hanngjørdi sítt arbeiði í ordiligt tá tað kemur til til hetta málið her so kann eg got fylgja spyrjaranum at mær vitandi eg minnisk akkurát nær málið latið løgregluni men eg haldi tað er meira in ett ár síðani at tað er ikki serligan heppin tað gongur so long tíð hvørki ferð samfelagið ella fyri tey sum eru partur av málinum tí atið nakað við rættartrygdina gera eisini at mann skuldi ynskt at málið var avgreitt skjótt og ikki minst tá tað r eitt mál sum er sum hygur efti krónutalinum ein stór upphædd atta ei man kanska arbeiða skjótt mene men hinvegin um málið nú var yvirtikið og tað var á føroyskum hondum so hevði eg mett at sum løgmaðuri skal halda seg nokk so altso hvussu eg halda halda eitt skott ímillum tað tað dømandi valdið og og tað arbeiðið um hevur gjørt har og so tað politiska valdið og og útinnandi valdin so so men søgan er tann sum aðer at næstan soleiðis um man skal vita hvat hendir í málinu sum on næstan spyrj um danska ministara hjodystmnistarin sum varar av løgregluni og hví málið tekur langa tíð og dregur út men eg eri ri ikki nokk ikki ósamdur við spyrjaran og spyrjarin heldur tað tað haldi eg talan heldur at at tað tekur alt ov nagga tíð
hvat er eisini tað gera í hesum førinum takk fyri so er tað spyrjarin aftur
erling eidsgard ger su vælja takk fyri eg skal lata vera við at koyra borðið so langt upp hesu ferð øhtað tað er neytupp tað sum er problemið at tað tekur øgiliga langa tíð og hetta er ein øgiliga stór bót og tað virkar sum um ati at tað verður drálað í málinum og eg veit væl at løgmaður hevur eftirlit við landsstýrismonnunum og landsstýrismenninir sum hava eftirlit við teimum ymisku stovnunum sum eru undir avvarandi ráðum og visti hetta málið hevði verið føroyskt so hevdu okur havt ein ráðharra sum hevði kanska tústministari ella okkurt líknandi og løgmaður hevði so sjálvandi havt eftirlit við honum menhetta hetta enn eit dømi um eitt mál sum bara liggur og og og bíðar tað eru nógv dømir í føroyum eftir hondini um um mál sum taka langa tíð ír rættaskipanini serliga tá ið tey blíva stór og tá i tað eru nógvir pengar innvalveraðir so støðga tey upp eg veit ikki ordliga hví og tað sum eg eftirlýsi tað er at okur hava handtøkini sum sum okur eiga at hava í einum modernaðum samfelag har okur kunnu hála í teir stovnarnir sum skula avgreiða uppgávurnar og ovasta

so er tað løgmaður sum kann svaras sinasta fer ger s væl ja takk fyri harra formaður sum sagt so er so er fari eg ikki úttala meg um títøkiliga málið og g havi heldisk førleigandi til tað men tann myndugleikin sum varar av økinum hevur mett at okkurt ó regluligt er farið fram og tí hevur valt at velda málið til løgregluna og so mat løgreglan taka støðu til tað um nagvar reglulit r farið fram ella ikki og um nøkur revsing skal áleggjast men tað er nokk ein avbjóðing við donsku rætta skipanini generelt ikki bara í føroyum eisini í danmark og og kanska eisini í grønlandi tí bíðitíðirnar til at avgreiða mál tekur vanliga langa tíð vit sóu eitt ik tey sum vórðu ákærd í eikmálunum mann kanst so halda um tað sumann vil men tað tók yvir tíggju ár at avgreiða málini og t tað er alt ov lang tíð og hvat orsøkin er um tað er starvsfólkaorka sum manglar ella málið so komplinsera tá ðtekur tíð hjá teimum at at finna runt í málinum tað veit eg ikki ordiligt men men tað er ikki serliga petryggjandi og hevgið fólkifyri samfelagið ella rættartygdna hjá teimum sum eru paru
tóur av rættarmálum í rættarskipanin takk fyritakk fyri so var hesin spurningur svaraður og vit fara víðari til spurning nummar níggju tað er ein spurningur til rutt vang landstýriskvinnuna í fíggjarmáli viðvíkjandi talgildu føroyar og tað er helgi abramsen sum spyr og spyrjarin fær orðið ger so væl
ja harra formaður fyri stuttari tíð síðani broyttu talgildu føroyar okkra skipan sum hevði við sær at samleikin ikki virkaði á teimum á gomlum telefonum fólk ið til dømis høvdu eina gamla iphon fingu ikki nýtt netpankan eftir at hendan broytingin varð gjørd endamálið við í hesi broytingini var at gera skipanina tryggari og tað er helst neyðugt at gera av og á men tað sum kann undra er at eingin fráboðan verður send áðrenn slíkar broytingar verða gjørdar og tí fáa fólk ikki at vita nakað fyrr enn tey skulu brúka skipanina og tá varnast at hon ikki virkar eru tey tá farin av landinum og ikki hava nóg mikið av pengum á gjaldskortinum so kunnu tey koma í eina óhepna støðu tí um tey til dømis noyðast at keypa eina nýggja telefon fyri at fáa skipanina at virka so sleppa tey ikki framat pengunum at rinda telefonina við tí skipanin er stongd vit tosa ofta í politisku skipanini um at serliga eldri fólk hava trupult við at fylgja við nýggjum skipanum nú fólk illa fáa brúkt kontantar pengar neyðugt er tí at hava skipanir sum brúka brúkarin kann fylgja við í tí verður hesin fyrispurningurin settur og eg havi sett so tríggjar spurningar til landsstýriskvinnuna eitt hvørjar mannagongdir verða nýttar í talgildu føroyum fyri at tryggja at brúkarin kann fylgja við tá skipanin verður broytt tvey heldur landsstýriskvinnan at tað er nøktandi at skipanin verður broytt uttan at brúkarin verður kunnaður frammanundan og trý um ikki hvat ætlar landsstýriskvinnan so at gera fyri at tryggja at brúkar
men verður nóg væl kunnaður takk fyri
so er tað ruttvang ger so væltakk fyri harra formaður má eg fari at takka fyri spurningin eg kendi ikki til hendan trupulleikan áðrenn so í so máta má man siga at hasar her munnligu fyrispurningarnir tæna einum endamáli til spurningar eitt hvørjar mannagongdir verða nýttar so er svarið at vanlig mannagongd hjá talgildum føroyum er at kunna verður alment á heimasíðu sosialum miðlum og hjá tænastuveitarum um broytingar verða gjørdar í skipanum hevur broytingin beinleiðis avleiðing fyri brúkaran verða beinleiðis boð send umvegis samleikaappina á vangan við telduposti og sms boðum til spurning tvey talgildu føroyar hava ikki í nóg stóran mun fylgt egnum mannagongdum í hesum málinum vanliga vera slíkar broytingar kunnaðar út atlit skal takast fyri brúkaranum samleikin er eitt týðandi amboð hjá føroyingum teir skulu ikki koma í støður har sum samleikin er gjørdur óvirkin uttan at kunna er um tað frammanundan tað er altavgerandi fyri at fólk fara at brúka skipanina at hon er álítandi til spurning trý talgildu føroyar er farið undir at kanna hví samskiftismannagongdin ikki varð fylgd mannagongdirnar skulu herðast so skipanarbroytingar ikki verða gjørdar uttan at taka neyðug atlit til allar brúkarar talgildu føroyar hava eftirmett málið og hava tikið støðu til uppstramningar sum nú verða settar í verk so í so máta má sigast at hesin spurningurin longu hevur tænt sínum endamáli eg havi onkrar viðmerkingar afturat men tað e ikki tí í hesum umfarinum eg kanska
taki tar seinna umfar ja takk so eru tó viðmerkingar tað held ikkeg nei orsaka tað er eer tú viðmerkar ja ger su væl orsaka orsaka umskylda atað er spyrjarin sum skal orðið ha ger so væl ja nú er eigi viðmerking so so so spyrjarin orðið aftur orsaka
blívur fgersæiasentakk fyri harra formaður ja tað er tað kan iki tú nevnt at vera talgildur føroyar og kunna øll tá aðgongurso illa hjá okkum at komulgera við hvønn annan om hvør hevur orði men tað fara men egvar takka landstýrskvinnan fyri svarið og tað er tað er altíð gott at hoyra at at at ein spurningur fær fari líka sum tann virknast mann skal hava og tag er tað at mann fær rætt upp á nøkur ting og og sum eg skilji tað so er nakað sum er sum er hent sum ikki eigur at henda og sum ikki var heilt hráð við mannagongdirnar hjá talgild í føroyum og tað ætla um at sama upp í og tað so haldi eg mann mann e komin har ti sumann skal at koma eg haldi t tað er øgiliga umráðandi tá talgildu føroyar er jú ein skipan sum er nokks grundleggjandi fyri fyri okkum føroyingar skal tað hvussur vera og og tí er ta øgilia umráðandi at vit øll kunnu fylgja við í tí og og eg veit at tey hava eisini nakað su við at fólk sum hava trupult við at finna ella ikki hava uppstateraðar skipanir kunnu fáa geymar og annað men tað sum so kann henda tað er hetta her at tá eimum blíva so av hangur av einari skipan og tú fært kanska uttanlands og so verður okkurt broytt meðan taðta uttanlands so fært iki fatur á einum gjeyma og og tú fært ikki fatur á pengum at betala nýggja telefon visti tað ska tal o og og tí er tað øgiliga umráðandi at alt hetta her virka har sum tað skal so eg fari at takka landsstýriskvinnuna fyri at at at fyri svari og at tað sá út sum at har var ein feilur sum hendi og summan
han ætlar at gera nakað við takk fyri ja takk so fær landssýrskvinnan ruttvang orðið aftur ger so væl
ja harra formaður samleikin verður regluliga dagførdur so vit altíð kunnu fylgja nýggjastu trygdarkrøvum innan talgildar samleikar og juni í fjør var ein slík dagføring framd og talgildu føroyar fylgdu ráðum frá altjóða kttrygdarserfrøðingum sum mæltu til at seta minstu krøv til fareindir ið brúka samleikan hetta er við sær at fleiri eldri telefonir framyvir ikki t kunnu brúka samleikan og um hetta vórðu lagd út í bæði abstovur og googulplayð og hava fólk við eldri telefonum ikki kunna tikið samleikan niður síðani fyri páskir var tað krav frá samleikaappini at fylgja minstu krøvunum og hetta heri við sær at brúkarar við eldri telefonum millum annað ifon seks og eldri ikki kundu brúka sannleikan og til samanberingar so krevja føroysku netbankarnar minimum antt seks ella ius tólv sum ávirkar nógvar av somu telefonum tað eru gott og væl trýogfjøruti túsund brúkarar í aldrinum trettan ár og eldri ið eru skrásettir sum brúkarar av sannleikanum mett verður eftir tølum frá fjarskiftisveitarum at í mesta lagi fýra hundrað brúkarar eru merktir av dagføringini og tí ikki kunnu brúka samleikan á verandi eind talgildu føroyar er farið undir kunningarátak so brúkarar gerast varugur við at samleikin ikki kann brúkast á eldri eindum og so sum spyrjarin var inni á at allir brúkarar kunnu ogna sær samleika á geyma um ætlanin ikki er at fáa sær eina nýggja telefon
ella teldur ja takk so fari eg
orðiaftur gersuvælja harra formaður ja tað er púra rætt sum landstýrskvinnan sigur at tað eru nakrar trygdar krøv og og og tey herðast alla tíðina tí at tað eru tað blíva jú hetta er jú viðkvæmar upplýsingar og um mann skal allaní at hava dagført tað og og sjálvandi setir tað streing krøv men teir rennur okkum í ein annan spurning tað er kostnaðurin altso hvussu ofta kann mann forlanga at fólk sum keypa sí nýggja telefon tí tað kostar tað ein stór íløga serliga við esa skal vara ein ein ein sum klárar all hesi krøvini og og tað má mann so eisini onkurstaðni hava í bakkøttunum og og tað blívur sjóvandi dilemma tí at skalt tú klára halda trygdarkrøvini so krevur tað at viðhvørt skifti telefonina út og hvussu ofta kann mann forlanga at fólk fara býini keypasær nýggja telefon tað er ikki nakað mann gera dagliga og og og og og tað er eisini hetta her at tá tað kemur til fólk sum ikki eru so kring á tí økinum hvør hevir tú skifta nýggja telefon so er onkur nýggj funktión sum tú skalt seta inna í og tað r ikki øll sum ar líka lætt við at finnaúta av tí so her er eitt er eitt delemma men men soleiðisnar eg krøvini og og og men eg haldi tað er gott at at mann mann hevur eyguni við tí og mann roynir at hava tryggaskipan og roynir at kunna fólk tá tað er neyðugt og og so er rata har við hvussu sór íløgur skal mann
gera alla tíðina takk fyri ja takk so fyri luttvang vóru aftur tí svav
ja harra formaður takk fyri ja tað kundi verið áhugavert ati altso her til dømis eiphon seks altso hvussu gamlar eru tær og eg púra samd við við spyrjaranum í at tað mán vera vistrímiligheit øh men tað er mín klára fatan at talgildu føroyar gera hvat tey kunnu fyri at tryggja at vit hava eina álítandi og brúkaravinarliga skipan tí tað veit mann og tað vita fólk sum arbeiða við sovorðnum skipanum at tað er fortreytin fyri at fólk vilja brúka sovornar skipanir at tær eru tryggar og álítandi og at fólk vita ja men eg kann fara av landinum við við samleikanum og og uttan at koma í neyð eg haldi sjálv persónliga at oftani hetta her við við dagføringum uppdakteringum man fær boð um á telefon og og á teldu eisini at tær koma nok so ofta og at ikki allar hava so stóran týdning at eg ímyndi mær at kanska nøkur týðandi ella nøkur boð sum hava størri týdning enn onnur kanska druknað í einari skóg av óneyðugum boðum h eg skal eg skal so ikki gera meg so ræðliga klókan upp á tað men viðhvørt upplivi eg sum brúkari tað og tá hugsi eg ikki um samleikan tá hugsi eg meira um aðrar skipanir
ja takk so er hasin spurningur avfræddur næsti spurningur er nummar tríggju røðini og hann er eisini til røtt vang nasistamandi viðvíkjandi mvg skipanir eftir árni skáli sum eigur spurningin ger so væl á skáli
takk fyri harra formaður ja hetta er ein spurningur um meirvirðisgjaldsskipanina ella meirvirðisgjaldið viðmerkingarnar ír hesar meirvíðisgjaldsskipanin er ein grundleggjandi skipan í innkrevingini av skattum og avgjøldum sum er grundleggjandi einføld ov løkt at umsita men síðani skipani kom í gildi eru fleiri undantøk gjørd í seinastu seinastu broytingarnar í skipanini er millum annað endurrindan av meirvirðisgjaldi í sambandi við grøna orkuskifti so sum endurrindan av meirvirðisgjaldi í sambandi við umlegging til grønar orkuskipanir og við keyp av orkuvinarligum motorakførum summar av hesum skipanunum krevja at skikka fakfólk taka støðu til um treytirnar fyri endurrindan eru loknar skipanin tykist nú at vera meira fløkt enn on upprunaliga var og tí er spurningurin eisini um hon ikki er munandi tyngri at umsita tí verða hesir fyrispurningarnir settir og spurningarnir í hesir nummar eitt hvussu nógv og hvørji undantøk eru í meirverðisgjaldslógini nummar tvey hvussu nógv av undantøkunum krevja serliga umsitingarliga viðgerð áðrenn tey kunnu avgreiðast nummar trý hvussu nógv kemur inn nei hvussu nógv kemur ikki inn á inntøkusíðu landskassans orsakað av undantøkum í lógini og nummar fýra kunnu undantøkini ávirka eitt nú taks soleiðis at onnur økir sum kunnu geva landskassanum inntøkur ikki verða røkt til fulnar
takk fyri ja takk so fer eru fangin at biðja um orðið
jagerstakk fyri harra formaður ja eg havi eghavi eitt langt svar sum hava nokk um at býta sundur sum ið hvussu her spa svarar partvíst spurninginum um kanska ikki heilt ítøkiliga øllum altso øll undir vesturheiminum hava meirvirðisgjald álík føroysku meirvirðisgjaldunum danmark var til dømis fyrsta land at seta í verk meirvirðisgjald í nítjan hundrað og sjeyogtrýss tó er ymiskt frá landi til land hvørji avgjøld altso hvørjar satsir eru í gjaldinum hvussu nógv avgjøld eru og hvøru undantøk og frádráttir eru eisini er ymiskt frá landi til land hvørji minstu krøv eru til skrásetingarfyritøku reglur um eftirlit og skuld og tílikt kunnu eisini vera ymiskari frá landi til land ávís undantøk eru í meirvirðisgjaldinum orsaka undantøkini eru í grein tvey stykki trý tað er undantak frá mveg skyldini tað er skyldan at vera skrásettir emvegskrásettir og so er tað í grein tólv stykki eitt hesar eru ikki hetta hetta er har sum emvegsatsurin er null og tað eru sekstan undantøk sambært grein tvey stykki trý altso har hevur mann undantak frá mvegskyldini ogtjúgu undantøk sambært grein tólv stykki eitt altso har sum emvegsalsurin er null undantøkini eru í veruleikanum óbeinleiðis stuðulsskipanir og meiri ígjøgnumskygt er at lata almenna stuðul til ávísar vinnur ella bólkar skilligt er at tað ber ikki til at strika øll verandi undantøk uttan hetta fært stórar avleiðingar fyri ávísar bólkar stovnar og vinnur í føroyum tí verður sjálvsagt torført at strika øll undantøkini uttan at aðrar stuðulsskipanir ella veitingar verða sattar í gildi í staðin fíggjarmálaráðið mælir kortini til at nøkur av undantøkunum verða endurskoðað ja nú er tíðin hjá mær longu farið men eg eg haldi á í øðrum umfari
ja ein ógvuliga relevant viðkomandi spurningur sum árni skoli setur altso verður emvigelógin brúkt sum at at fjala eina stuðulsskipan eg hevði tað faktiskt orði tá ið elbilar ogog bygging av vælgerandi bygningum og sovorði nakað tað er tað er ringt at hava eina eina ordiliga fíggjarstýring tá ið mann ikki sær hvør stuðul fer latin ígjøgnum emvigeskipanina so skulu vit hava eina haldføra fíggjarstýring í framtíðini so so vil eg meta at sovart skal síggjast á fíggjarlógini sum mann sær sær hvat stuðulin fer nógva tíð er so gott sum vit stuðla tað eg slekt iki tað men men at fáa eina gjøgnumskylda skipan hvat verður stuðlað og hvussu er øgiliga gott við fígingfíggjarstýrinumer framyvir og so er tað eisini spart í umsiting hjá taksa
stig takk fyri
jatakk sorda elsbet mersetes gunlestóttur ger suovæl ja takk fyri harra formaður eg haldi at spyrjarin á árni skoli gjøgnum formanninin lýsti væl hvussu flogkerslig hendan skipanin er blivin eftir hondini og tað hevur veri áhugavert at vita um mann kann gera hana lættari ella hvussu nógv tað kostar meira at hava eina slíka skipan sum eftir hondini ikki ikki er so nevn ella løtt sum mann upprunaliga ætlaði
ja takk so er tað spyrjarin aftur sum fær orðið utna skóli ger so væl
takk fyri harra formaður ja takk fyri ruttvang fyri fyri svarið fyribils sum eg skilji so eru tað seksogtretivu undantøk eg havi hoyrt onkr at siga sjeyogtretivu men s sum eg skilji teg ella so sum eg skilji tað sum eg sagt ír á talarstóðn so eru tað seksogtretivu undantøk og at vit eru samd ella at tað er soleiðis at hesar skipanir eru stuðulsskipanir hetta er tí at vit ynskja at tað eru nøkur sum skulu sleppa undan hesum gjaldinum karlot hergarsson var inni á hesum at attað er gott við stuðulskipanum í summum førum eru teir ynskiligar vit vit ynskja at stuðla tí teimum sum fáa hesa mvig afturberingina ella emvg aftur sleppa frá at betala tað emvegei men at tað fyri okkara stýring hevði verið greiðari um tað var á okkara fíggjarlóg at vit sóu tað á okkara fíggjarlóg tí tí tað er ikki tí at eg iki ynski at hesi fólkini ella hesi sum fáa mvig aftur ikki skuldu fáa tað aftur men at tað hevði verið greiðari um um tað var í skipanini beinleiðis eitt sum sum kanska ruttvang kemur inn á er eisini hetta sum at tað ljóðar ella eg havi hoyrt onkustaðnar frá at skipanirnar eru truplar at umsita í summum førum tí at tað er tekniskt krevjandi at vurderað um tað sum skal hava emvig afturgoldið um tað skal hava tað ella ikki um tað uppfyllil tær treytirnar sum sum skulu til fyri at fáa emvigei aftur og at tað onkuntíð er soleiðis at tað ímillum stovnar faktiskt er ein ein kampur um at sleppa frá at vera tann sum eigur tann bóltin tí atað eri so mikið resursukrevjandi at umsita tað eg veit ikki um ruttvang kanska
kann eg koma inn á tað eisini takk fyri ja takk so er tað ruddvan sum
slipp at svara aftur gjørt so væltakk fyri tað ja spyrjarin hevur púra rætt í at hetta er umfatandi og kompiserað tí eg eri ikki komin til afturberingsina av mvg enn tey koma afturat hasum nær treks og tretivu men til spurning nummar tvey um nøkur av undantøkunum krevja serliga umsitingarliga viðgerð áðrenn tey kunnu avgreiðast og sjálvandi nú skal mann hava í huga at hetta eru spurningar sum eru settir í gjár so tað er ikki so øgiliga djúpt greinaði svar men her metir taks at tað er serliga ferðavinnan við øllum sínum samansetingum sum er tann størsti trupulleikin við undantøkunumog til spurning nummar tvey altso nei nummar trý altso vit hava ikki bara hesi her undantøkis av mvg-lógini vit hava eisini innbygdar stuðulskipanir í mvg-lógini har mvg hevur verið afturgóðdi frá landinum og hesar eru í greini trý trý a almannagagligt endamál trý c leiðibústaðir eisini trý c elbilar og trý d hitapumpur og har er tilsamans í tvey túsund og tveyogtjúgu rinda hundrað og ein komma níggju milliónir krónur tíggju komma tvær fyri almannagagligt endamál sjeyogfjøruti komma níggju leiðibústaðir tveyogtretivu komma tríggjar fyri elbilar og ellivu komma fimm fyri hitapumpur og harafturat er ógjørligt at svara nevnt hvussu nógv ikki kemur inn vegna undantøkuni eingin uppgerðir tøk og tað er ógjørligt at meta um kostnaðin á seksogtretivu undantøkum eftir einum degi alan er ov nakrar milliónir krónur men ógjørligt er at siga um tað er ein tvey ella trýssur frá milliónaupphædd og spurningurin er eisini hypotetiskur tí tað er jú eitt endamál við mvg-frítøkuni at mann nemliga vil tilstuðla keypir
uppi ella stuðla á annan hátt ja takk so er tíðin farin so fer eg onnur skoli og orðið aftur gjørt væl
fyri harra formaður ja øsera upplýsandi upplýsandi svar og takk fyri tað men serliga kanska tað sum ikki verður viðgjørt enn ella ikki evur verið verið so nógv inni á enn er í samband við spurningu nummar fýra har sum mann kann seta spurningin við um tað at vit gera og hetta er kanska ikki bara galdandi fyri emviglóggávuna men fyri so nógvar aðrar skipanir sum vit seta í gildi at tað at vit gera eina einfalda skipan sum ger at hon er løkt at umsita sum ger at hon er løkt at admenstrera í okkara systemi sum ikki er so øgiliga stórt og tað eru fordeilir men so við tíðini koma hesi nógvu undantøkini sum gera at tær blívu kompliserað ov trupult og krevur nógva orku men so vítt eg veit eg veit ikki um tað altíð hevur verið galdandi men so vítt eg veit so er tað øgiliga sjáldan at tað verðuð játtað orka til at umsita tær broytingarnar sum hetta fóru við sær tá ið mann ger seg undantøkini og spurningurin er so um tað automatiskt tá far inn og tekur burturav tí orkuni sum nú nevni eg í spurninginum til dømis taks eg veit at tær onnur sum eru umfataði hesum eisini men sum til dømis taks hevur av sínum grundvirksemi ella tann orkuna sum tað hevur til sín grundvirksemi nemliga føra kontrol við ymiskum ymiskum tingum sum kundu verið inntøkugevandi fyri landskassan eg veit ikki um tað eru so men kanska ruttvang
mær nátt tað aftur tá ið hon fór orðið takk fyri harvarnar takk ger so væl
lansýrvtakk fyri ja nemliga hetta síðsta sum spyrjarin var inni á odni skoli um undantøkini ávirka eitt nú taks soleiðis at onnur øki sum kunnu geva landskassan um inntøkur ikki verða røkt til fulnar og og svarið er at takx brúkar orku fólk og skipanir kt og annað til eftirlit á emvegøkinum sum í teoriini hevði kunnað verið brúkt aðrastaðni hjá taks um færri ella eingin undantøk vóru í emvegenum men tað er eisini neyðugt at siga at føroyska emvegei hevur ikki nógv undantøk sammett við øðrum londum og krevur ikki nógva umsiting samhett við í øðrum londum og tá ið vit halda at mvegskipanin er samansett og torskild og tað eri púra samd í so kanska tað sigur eitt sindur um okkara skipanir sum heild serliga tá ið tað kemur til vanligan skatt sum vit jú vita at samhett við onnur lond er nokk so einfald og at vit halda at tað er ein styrki men eg eri púra samd við spyrjaranum og viðmerkjarunum annars at vit áttu at endurskoðað mveg lógina serliga við atliti til undantøk afturberingar og og annað tí at tað er spurningur um ikki nógv ella um tey øll undantøkini øll liva upp til sítt endamál og um tey verða strikaði aftur í takt við at tey kanska hava útlivað sína uppgávu so tað tað eri eg sinnað til at gera og tað er kanska eisini eitt upplagt mál at taka upp í samgongunu spurningurin er so hvussu lætt er at fáa semju um hvat ið skal strikast og hvat ið ikki skal strikast men tað kann mann so altíð finna út av
henda leið takk fyri ja takk so er tað næsti spurningur tað er nummar ellivu og hann er til ruth vang landsmann í fíggjarmálum viðvíkjandi koma til lønarsamráðingum og løn av lyfti og spyrjarin tit bara johannesen ger so væl
harra formaður ja sum sagt so er tað utvang landsstýriskvinna í fíggjarmálnum og tað er um komandi lønarsamráðingar og lønarligt tað eru fýra spurningar teeir soljóðandi fyrstu spurningur hvussu er landsstýrið komið fram til teir bólkar ið skulu hava lønarligt tvey vuhví skulu eitt nú sjúkrarøktarfrøðingar dagrøktarar og handverktar ikki hava lønarligt trý metir landstýrismaðurin at skipanin við tí fría rættinum í ræður millum partaninr av arbeiðsmarknannaðnum ikki riggar fýra metir landstýrsmaðurin at fráboðani um lønarligt fer at hava ávirkan á aðrar lønarsamráðingar um ja hvørjar tretivunda mars í ár boðaði landsstýrið frá at eitt lønarligt verður givið nøkrum lønarbólkum talan er um námsfrøðingar námsfrøhjálparar hjálparfólk heilsurøktarar og heilsuhjálparar við og uttan útbúgving landstýrið nevnir at tað er fyri at lyfta láglønarbólkar innan umsorganar øki og har trupult er at nøkta starvsfólka tørrini tó eru tað eisini aðrir starvsbólkar ikki eru við í fráboðanini har trupult er at nøkta starvsfólka tørvin og har lønin er lán spurnigin er hvussu landsstýrið kom fram til at hesir bólkar skulu hava eitt lønarlitt og aðrir ikki hóast avbjóðingar eru teir somu tá tað kemur til samráðingar á arbeiðsmarknaðin í føroyum so hava vit frían samráðingarrætt har fakfeløg og arbeiðsgera samráðast um viðurskiftini teirra ímillum her upp í løn tá mann er tá mann í hesum førinum velur ein annan loysn so er á hug vert at vita um landsstýrismaðurin ikki hevur álit á hesi loysnin longur ið hevur verið núktir í nógv ár men mann frameftir politiska skipað arbeiðsmarknaðin eisini áhga ert at vita um landssýrismaðurin metir hetta hava ávirkan á lønarsamráðingar hjá øðrum lønarbólkum ið ikki verða raðfestir í hesum lønarlyktunum og hvørjar tær eru
takk fyri har komaði ja takk so fær tú tvang orðið ger so væl
takkharrformaður ja eg eri eftir hondini komin í trenning av at spara spurningum um lønarligt núkengsløgi er sjálvandi at vit í samgonguskjalunum hava avtala at teir lægstløttu bólkarnir innar umsorganarøki at teir skulu hava eitt lønarligt talan er um teir bólkar har sum tað er serliga trupult at fáa starvsfólk taðer námsfrøðingar námsfrøði hjálparar hjálparfólk heilsurøktarar og heilsuhjálparar við og uttan útbúgving hví skulu hini so ikki hava ein eini eitt lønarligt tað er vit eru púra tilvitað um at tað eru ikki allarheimsins avbjóðingar vit loysa við hesum lønarlittinum men vit hava so valt at geva hesum littinum eitt ella hesum bólkunum eitt og tá ið tað so verður spurt av um metir landsstýrismaðurin av skipanin við tí fría samráðingarrættinum í ræður millum partarnar og arbeiðsmarknaðin ikki riggar og til tað er sjálvandi haldi eg at tann skipanin riggar sera væl men tá ið vit velja at gera hetta so er tað væl eisini ein ásannan av at tann samráðingarskipan vit hava í dag hevur ikki loyst av hesar avbjóðingarnar sum vit hava í dag og kanska júst hetta við at partarnir av arbeiðsmarknaðinum samráðast hava avbjóði altso verið ein avbjóðing í mun til at loysa akkurát hendan trupulleikan tí hóast vit í langa langa tíð hava tosað um at júst hesi bólkarnir eru løntir í føroyum so hevur mann ikki megnað at gjørt nakað við tað heldur ikki við samráðingarborðið
hjá mær longu farin eg kann tosa langa langa tíð um hetta her men eg havi tíbetur trý umfør so eg kann ja takk so er tað
segði gera so væl ja takkarra formaður nú tá landsstýrið ella samgongan hevur lagt upp í fría samráðingarrættin so er spurningurin hvat so tá tað manglar á øðrum økjum tfær mast t eisini inn tá og lóggevur ókey nú skulu handverkararnir hava og hví er handverkarin ikki við hesi ferð tað er ein tað størsta arbeiðsmanglin sum er á føroyskabúmarstararnum tað ær hondverkarar og fólk í tænastuvinnuni ferðavinnuni á annað hví eru tey ikki við í slønarligtinum við lóg mín spurningur er meira beinleiðis um sjúkrarøktarfrøðingarnar tey gjørdu fyri nøkrum árum síðani seks ár síðani tey snun seytjan nógv burturúr brúktu allan kassan til at tiltuska sær ein eyka løn á fría arbeiðsmarknaðinum tey brúktu verkfalsrættin til at fáa tað lønarlyftu sum tey ynsktu sær ella tey fingu ikki alt men hava boðað frá at tey ætla sær at fáa enn ú meira spurningurin er tí hví er so sjúkrahetlafrøðingarnir ikki við í hesum umfarinum hini fáa tað lóggevið meðan sjúkraretlafrøðingarnar brúktu sínar sæltspengar til at fáa sín rætt

ruyri har formaður ja fyri tað fyrsta so verður tað tosað um eit tað er brot á fríasamráðingarrættin men nú er tað einaferð m soleiðis nar at landsstýrið er arbeiðsgevarar hjá hesum fólkunum ein stórur partur av hesum fólkunum ið er við til at samráðast sum lønina fyri tað næsta til landið og kommunurnar saman ja fyri tað næsta so var tað politiskt ásett í einum lógarverki í fyri nógvum árum síðani nítjan hundrað og níggjuogtrýss at lønin hjá júst hesum bólkunum skuldu flokkast lægri av tí orsøk at mann metti at kvinnur vóru kiforsyrgjarar so tað var ikki neyðugt at teir høvdu so høga løn so tá i tað er politiskt ásett í sínari tíð so bur tað verið púra natúrligt at man politist ferð inn aftur og sigur at mann setir eina pulju av sum hesir starvsbólkarnir kunnu samráðast um í fríum samráðingum

eg hevði takkan at svøvda her úr pálsøku gjørt so vælfyri har formaður tað er gjørt øgiliga greitt at skulu vit gera upp í tann lønarmuni sum er millum ymiskar fakbólkar í føroyum og kanska serliga kvinnudóminum á stórmunum sum liggja øgiliga lágt so verður tað altso ikki loyst bara við vanligum samráðingum tað noyðist at gerast ein lønarpílja og tað er tað sum vit gera nú millum annað eisini fyri at tryggja og bjarga vælferðarstøðnum í føroyum í komandi árið við vita at vit koma mangla øgiliga nógv starvsfólk og har lønin er ein avgerandi faktor til at fólk velja hetta starvið frá

takk fyri
jatakk so er ta magnus rasmussen far orðið ger su væl takk fyri harra formaður landsstýriskvinnan hon roynir at verja hetta her men hon hon nevndi nú at tað stendur í samgonguskjalinum tað virkar sum um at hon er ikki so øgiliga heitur fyri tí persónliga men hon er ein partur av einari samgongu tað tað haldi eg atmann kann lesa hetta her tá mann velur so betíðir tað eisini tað mann velur frá og tað er akkurát har sum tað er at nú hevur mann valt nakrar bólkar og so mavan valt nakrar bólkar frá og eg síggi fyri mær at altso ein bók veita heita summarið eg vænti hatta verður eitt heitt summarið eisini tá tað kemur til hetta her men so er tað hetta her við land og kommunur altso eg helt at tað var líkasum luttari dúller millum land og kommunur í hesum her málinum men men tað virkar ikki so formaðurin í kommunufelagnum og formaðrin kaff teir teir veru ikki serliga glaðr fyri hattaher eg kundi hugsað mær at kanska landstýriskvinnan greiddi eitlítsindur nærri frá um tærikki hava somu uppfatanir
her takk fyri
tv ger so væl ja takk fyri harra formaður eg kann ikki lata vera við ag hugsa um tann vanliga arbeiðsmannin sum arbeiðir kanska í eini flakavirki ella arbeiðsarbeiðsella flakakvinnu hvat við teimum tey fáa kanska ikki fjeiri tímar um vikuna tað hendir fleiri ferð tat við teimum koma koma skulu tey ikki hava nakað lønar lyft og tá ið tú velur nøguv fólk til at fáa lønarlyvt er ligvið tú velur fleiri frá altso eg dugi bara at síggja tað at her mugu altso hví skal mann gera mismunn eg haldi t at nú er tíð upp á at vit fara at vera masu er teingibanda sangin so javnt millum føroyingar føroyar men álvara tos eg haldi ikki at mann skal gera mismun á fólki takk fyri

annaks so er ta helgi abrabsen ger so væljar hara formaður ø vit eru væl øll samd um tað at tað er ein avbjóðing innan fyri hetta øki at attað manglar fólk spurnigur er bara hvar skal tað koma frá tí at fyri mær at vit síggja fyri mær sær út sum at ta manglar fólk á øllum økjum í føroyum og og og at flyta fólk frá ein sær ella annað har sum tað manglar báðum støðum eg veitikum tað loysir trupulleikan og tá ið eg tosa við fólk sum at arbeiða innferi et øki so finnast tað sjálv at í at at ein vaksandi partur av arbeiðsmegin fer til umsiting so spurningur er um mann ikki eisini oyr at hygir eftir tí partinum altso t at fáa størri part til at vera tær tá mann kalla tæir heita hendurnar og kanska minni umsiting tella mangla fólk og so ein annar spurningr tað er hvussu nógv fólk er talan um her er ein píðja altso hvussu hvussu nógv hvussu nangt røkkur in hvat blívur tíð í part takkfyri

jatakk sor a orni skoli sum far oðið ger so væl takk fyri harra formaður landsstýriskvinnan segði vit loysa ikki alheimsins trupulleikar við hesum men mann ætlar sær í øllum førum at loysa onkran tað tað giti eg líkasum er ambitiónin og ein av teimum trupulleikunum sum mann ætlar sær roknie g við at loysa er at mann ætlar at fáa fleiri fólk at søkja inn á hetta felti mann ætlar at fáa fleiri fólk angaskeraði á hesum økinum men mín spurningur er bara hvar ætlar mann at tey fólkini skuldu koma frá í frágreiðingini frá ríkisumboðsmanninum sum vit fingu nú fyri kortum har stendur at í septembur í fjør vóru bara hundrað og hálvtrýss arbeiðsleysir føroyingar tað eru stórsæð eingi arbeiðsleysfólk allar arbeiðsførar hendir í føroyum eru til arbeiðis tí spyrji eg hvar ætlar mann at fáa tey fólkini frá sum mann ætlar sær at fáa at koma inn á

jatakk so fær jens aranaorðið ger so væl fyri kanska tveimum árum síðani o okkur sohvurt tá var eg á aðalfundir hjá heilsu røktarafelagnum eg má siga tað var eitt ótrúligt upplivilsi tí har upplivdi eg at at hoyra hvussu arbeiðsviðurskiftini vóru hvussu út av lagi vánaligi arbeiðsviðurskiftini vóru arbeiðstíðir vaktur vikulongdum eftirútbúgving og sovíðari á ein heilt øðrum støði enn enn eg kendi til inntil tá tí settu okur niður á ein bólk sum skuldi fara og kanna alt hetta økið øll alt økið viðvíkjandi heilsustarsfungu og tann bólkurin kom í einum onkur siteraði hann nú fyri eini løtu síðani eg haldi tar vóru fimtan la sekstan átøk sum mælt var til at fara í gongd við tí skilji e ikki at mann bara tekur hetta átakið burturúr eg haldi mamma fara nógv dybri tí annars verður tað akkurát som við klútateppinum hjá hjá hjá f

tú hevur tíðri hann hjá kundi tong syngjur so væltakk fyri teir formaður tað verður fleiri viðverkirkar nú um bæði inni her og annars miðlunum um at hvar ið fólkini koma frá men hetta snýr seg ikki um hvar fólk koma frá hetta snýr seg um at lyfta ein bólk sum hevur verið fyri mismuni síðani nítjan hundrað og níggjuogtrýss at fáa tey upp á sama støði so tey ikki eru fyri mismuni á arbeiðsmarknaðinum sjálvandi er tað ein avbjóðing nú at at tað er so lágt arbeiðsloysi og tað verður ein avbjóðing at fáa fólk í seg í starvinum men nú verður so fagbólturin fagbólturin lyftir upp á eitt støði so hann verður javnur við hini í arbeiðsmarknaðinum
takk fyri hava tað so
soertað hennikold ger sovælja harra formaður tað er eitt sindur prinsipielt hetta her við at starta við eini lágari løn og so blívur mann eg veit ki ma kann rópa r tað verða ríkari beint áðren mann gevur uppat at arbeiða eg minnist meg góði fantastisku skúlastjóri í vági segði tað at tað var eitt sindur løgið at meðan hann hevði brúk fyri nógvum pengum og børnini vóru smá og annað slíkk sum fórk enn eina lága løn nú hann nerkaðist ímóti pensjóni nú vari hann ommikið av pengum tað helt hann vera eitt sindur øvut og eg havi manga at hugsa um hetta hetta her at okur beginna við eini lágari løn tá mann hevur brúk fyri til hús og til børn og til familju og alt heta her og so endað mann við beintáma ð pensjoneraður at fáa hægstu løn er eitt sindur

sfýrorðið ger su væl takk fyri harra formaður takk fyri svari til landstýriskvinnuna altso tað er trot á arbeiðsmegi allastaðni arbeiðsmarknaðin í dag og tá tað hevur sagt tað at tá tú hevður spurt til hvar skulu fólki koma frá so er tað tí at mann brúkar tað nettugt fyri at argumentera við hesum lønarliktini tað er fari at loysa trotið á arbeiðsáarbeiðsmegi á hesum økinum her men tað er trot á arbeiðsmeg allastaðni samfelagnum sum er bæði sjógvi og landi og tískil so hevði taein ávirt at vita eisini hvat væntar mann at síggja hvat fór ávirkann kann hetta her at hava visti er tað at nógv fólk ella hvat hvat frá tað kann hava á arbeiðsmarknaðini eftir og nú verður nógv dent um sjúkrarøktarfrøðingar og mann tosar eisini um at tá mann í nítjanudr g níggjuogtrýss lóg ásettu lønarflokkarnir og tað er so sær at tá ið løgmaður herfyri bleiv spurdur um alment hví sjúkrarøktarfrøðingar ikkivóru partur av hesun her so so svaraði hann tað tí tey fóra upp í løn tveysng seytjan tað far jú ígjøgnum samráðing og sjálvt um tey vórðu lægri sett í nítjand og nígjuogtrýss o eru tey ikki partarhesirnir í lønarliktunum so at hvussu mann hevur valt hesar bólskarnir u eg veit ikki altso tað tykist mær ikki ordiliga greitt tí at summi skulu summ bárastein nielsen haldi vra inniá gjøgnumat fara gjøgnum verkføll og annað fyri at royna at lyfta løninra upp á eitt stig sum nøktandi meðan onnur ikki skulu og ja so hatta er tað er kannað tiki itt sindur løgið og aftur harpeint eisini hvussu mann velur herpeint mann kundi argumenterað nógva vegir hendan vegin handan vegin til dømis handverkarar sum fáa lægri løn enn onkr av hesi bólkunum sum skuldu upp í lønarligt longu í dag og eisini við longri útbúgvingartíð hvíer tor ikki við tí er er tað ólukksáliga farligt haldi eg at fara hendan vegin ígjøgnum ella rundan um samráðingarnar kann mon siga og og gera hetta her men annars líkasoikiso kanska eisini at fáa kanska svar upp á tan spurningin ikki fekk svar uppá halti a ruttvang fekk hevði ikki tíð til alt tað er hvat fór ávirkan hon heldur hetta her kann hava tær lønar
og framhangar ið standa okkum framman takk fyri at formaður
ja teir eru so væl til fánkher eru nógvir spurningar eg skal royna at svara skjótt og greitt tað bleiv spurt hví honnurverkarin ikki er við honnurverkarin er fyri tað allarbesta á privata arbeiðsmarknaðinum marknaðurin hevur privati marknaðurin hevur langt síðani tilligað seg eftirspurningin eftir honnurverkarum honnurverkarar á privata marknaðinum hava langt síðani fingið lønarlyftið sum er munandi hægri enn hetta sum vit geva teimum lágst lántu bólkunum á umsorganarøkinum tað bleiv spurt frá formanninum í sambandsleikinum um mann ikki hevði virðing fyri samráðingunum á arbeiðsmarknaðinum í sama setningi tosaði mann um sjúkrarøktarfrøðingar sum høvdu til tuskað sær eina lønarhægging at brúka orðið um at til tuska sær eina lønarhægging tað sigur mær so mikið at mann ikki hevur virðing fyri pørtunum sum samráðast á arbeiðsmarknaðinum so bleiv spurt hvar frá skulu hetta arbeiðskraftin koma vit vita at kvinnur reagera nógv hægri upp á hægri skatt enn hvat menn gera men arbeiða stórt sær altíð fulla tíð danska búskaparráðið hevur víst hetta fyri fleiri árum síðani tí eru vit eisini noydd til at gera nakað við skattin so at miðalønt fólk ikki rinda so nógvan skatt og tað má gerast saman við hesum fyri at fáa serliga kvinnur at arbeiða størri tíð altso størri brøk so var tað onkur sum hennu týtaði at eg ikki tók undir við hesum men eg hevði skrivað undir eini samgonguskjaløg tað er púra rætt tað er ikki eitt valifti hjá framsókn at geva lønarligt men eingin skal vera í iva í at tann tænastan at taka sær av okkara børnum til dømis okkara børn sum er tað allar allar dýra barasta vit eiga tá vit

takk fyri tað harra formaður sjálvandi hava vit virðing fyri teimum sum gera hettað her stór arbeiðið her beint ja taka hond um á okkara elstu og yngskti og men tá tað kemur júst til hetta her so eg vir kanska ikki eini máli um hvussu mann skal gera tingini vit veta at mann skal fara gjøgnum teir áða fýrau samráðingar ið eru og fáa heta her loysn og men statvekk tað sum eg i kanska vant ú at svar uppá tað er hvussu hvussu um landsstýriskvinnan sær at hetta her kann ávirka restina av samráðingunum sum eru altso teir bólkar sum ikki eru í við í hesari fráboðani her peint hvussu koma samráðingan vit teir bólkarnir at vera metur mann at at teir kanska koma krevja tað sama ella tað tað vænti eg bara at at tey fara at seta líknandi krøv fram og tað eru kanska kkulongu okkurt fakfelag verður úti og sagt og hvar fer r at ávirkan kann tað hava og og kanska sum heild um ikki heta her kann skapa órógv á arbeiðsmarknaðinum so

takk fyri harra formaður jú eg vænti at hetta verða sera harðar samráðingar sum standa fyri framman ikki bara upp á grund av hesum men eisini tí vit hava so høga inflatión og tað eru øgiliga stórt trýst á at fáa eina lønarhækking svarandi til inflatiónina og tað havi eg longu gjørt vart við og nú skal mann vera varin við ikki at gera byrjað samráðingar av tingsins røðarapalli men eg haldi tað hevur stóran týdning at vit ikki seta í gongd ein ein líknandi løn inflatiónsbyraal sum vit sóu í hálvfjerðsunum øh eg havi verið sannførd og tað havi eg av teimum royndum sum eg havi mínum politiska lívi higartil at eg haldi mann kemur longst við at vera opin og ærligir og tí havi eg hildið at tað at vit melda út upp á forhond hetta er lønarlyftið at vit ikki vevja tað inn í vanligu samráðingarnar við skúltum ella goymdum dagsskráum har sum vit ætla at nøkur skulu fáa meira enn onnur men at vit fara ærliga til samráðingar og at vit eisini melda út ja men her eru nakrir bólkar sum vit halda liggja lutfalsliga lukt og sum vit vilja lyfta og eg má siga ja eg veit har eru harðar samráðingar fyri framman men eri til dystin fús so haldi eg tað er áhugavert at tað er serliga fólkaflokkurin sum bekimra seg um hetta her sum ikki sum hevur strýst fyri skattalátta til skiparar við millióna inntøkum og nú fáa teir løgst løntu bólkarnar sum taka sær av teimum gomlu og teimum børnunum nakar krónur afturat og fólkaflokkurin hevur mistvøvnin og aftur til arbeiðsmannin sum elspetmersetis gunlesdóttur aftur og aftur snakkar um so er tað soleiðis at arbeiðsmaðurin á privata arbeiðsmarknaðinum
men langt síðani fingið hetta lønarligt tí at tað orðnar mann á privata arbeiðsmarknaðinum har sum tað er møguleiki fyri tí ja takk fyri tvangur ja mann kann tosa ikki heitan men nú er hasin spurningur sum svaraður og næsta spurningurin tað er eisini trýtt vangur í lasturkvinnurum á fíggamálum og hann er viðvíkjandi í felagstuðli til og frá arbeiði tí johannes joensen ger so væl
takk fyri takkvyhra formaður hetta er eitt sindur meira óskyldugt kanska men tó eitt týdningarmikið mál at takka upp haldi eg hetta er eitt ein spurningur til ruttvang landstýriskvinnu í fíggjarmálum um ferðastuðul til frá arbeiði spurningar ljóðar soleiðis nær varð ferðastuðulin prístaksviðgjørdur seinast hvussu nógvir borgarar ferðast til og frá arbeiðsplássi har fjarstøðan er omanfyri tjúgu kilometrar til frá arbeiðsplássi nummar trý hvussu nógv søkin ferðastuðla hvørjum ári og viðmerkjast kann at sama sammht við onnur lod er verðastrekkini til og frá arbeiði í føroyum lutvíst stutt landið er lítið so hvørt vit sambinda landið gerst fjarstøðan styttri tó eftir føroyskum mátstokki eru ikki øll sum hava stuttan teim til arbeiðis og frá arbeiði í tvey túsund og eitt varð tí avgjørt at veita ferðastuðul til fólk sum hava omanfyri tjúgu kilometrar til frá arbeiði stuðulin skuldu javnseta øll starvsfólk á arbeiðsmarknaðinum stuðulurin verður veittur fyri slita ov akfari øktar útreiðslur til brennievni við meira vanliga verður stuðulin javnaður av og á ein annar koyristuðul verður veittur per kilometur hann hevur staðið á tríggjar krómnan tjúgu perkilometur í mong ár tá hugsaðu verða um høvuðsflatiónina og príshakkingarnar á fleiri gerandisvørum seinastu árini hevði verið skilagott at eftirhugtstuðulsuppháddirnar soleiðis at tær svara til dagsins kostnaða fyri at fáa vita hvat landsstýrið ætlar verður hesin spurningurin settur
takk fyri ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan í fíggjarmálum ruth vang
gjørt so væltakk fyri raðfrú og forkvinna tað slutta svarið upp á spurningar eitt er at ferðastuðulin seinastur varð broyttur í tvey túsund og sekstan tá hækkaði stuðulin við tíggju krónum tað varð gjørt í sambandi við at mann hækkaði oljuavgjaldið sum seinni fælt burtur aftur nokk mest at tí tað var av miltkávum atum at tað fall burtur aftur men tá hækkaði hann so við tíggju prosentum aftur hetta hevur við at mann jú fær spurningin dagin áðrenn so takk sigur seg ikki hava nakað heilt greitt svar upp á hvørji borgarar ferðast longri enn tjúgu kilometrar til og frá arbeiðsponsi hin vegin skulu øll sum søkja um ferðastuðul hava longri enn tjúgu kilometrar og vit vita sjálvandi heldur ikki um øll søkja um ferðastuðul og so er tað jú soleiðis at at summi søkja eina ferð um árið summi søkja tvær ferðir um árið summi søkja fyri gomul ár men í øllum førum so fekk taks og viðgjørdi taks sjey túsund og fimm hundrað og níggjuoghálvtrýss umsóknir um ferðastuðul í tvey túsund og tveyogtjúgu og útgjaldið var tilsamans fýraogtjúgu komma átta milliónir og hetta merkir tó ikki at tað vóru sjey túsund og fimm hundrað og níggjuoghálvfems sum høvdu tjúgu kilometrar ella longur av áðurnevndu orsøkummen taks metir við fyrimargini leysliga at umleið fýrs prosent søkja tvær ferðir um árið og at fimm prosent søkja fyri gomul ár so eini varislig meting er at tað er eini fýra túsund og tvey hundrað sum fáa stuðul um árið og tey fáa eini fimm til seks túsund krónur í part koyra pengarnir á tríggjar komma tvær krónur er jú ikki ferðastuðul tað er eitt endurgjald fyri at brúka egnan bil í arbeiðsørindum so tey tingini skulu ikki ordiliga blanda saman men sjálvandi er tað eisini eitt slags stuðul til at flyta seg
tíðin er farin í hesum umfarinumja takk fyri so er tað úti í salinum og
karlott hergarson fær orðið gersovæl ja takk fyri ja øspurningurin hjá johannes joensen also nær prístalsviðgjørt varð sotað er koyri pengarnar tað er meira um koyring sovorði nakað men so spyr hon um ferðastuðul eisini hatta plagdar s eitt sinur saman menmen kundi eisini spurt um viðfengið nær varð tunnilstjaldið og ferðaseðalprísirnir hjá strandferðsluni prísdals viðgjørdir tí við sviæviðse afturberingin ella stuðulin skal prísra verða viðgerast so skulu hini
mí gjøldini eisini prýtast viðgerast vilja eg mett takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin aftur
styr johannes joensentakk fyri frú forkvina ja tað lýsir eitt sindur nú fekk nú setti mannein skipan í verk fyri at javnseta ti arbeiðsmarknaðin soleiðisat mann kundi flyta seg sum mann vildi serliga kanska er tað fólk sum flyta sum koyra til havnar til arbeiðis tí flestu arbeiðsflássinr niður í havn men tað er eisini fólk sum koyra til dømis úr havn vestrar flogvøllin ti dømis til arbeiðis tað veit eg um men nógv av teimum fólkunum sum koyra aftur og fram til arbeiðis tey brúka eisini tíð og orku og brúka sín egna bil í flestu førum og tey sjálvandi tað sum tey brúka tær skuldu sjávandi rinda fyri og tað ger so tað at tey hava eina eyka útreiðslur í mun til tey sum búgva beint í sínum arbeiðsplássinum og tað er nógv tíð man hevur sett sær skipanina í verk eg haldi tað tað er ein fín skipan sum ger tað at øll hava ein møguleika sama møguleika men summi av hesum her fólkunum eisini hava ikki hálønarstørv so tí hevði tað verið skilagott at mann fekk henda her ferðastuðulin sum mann fær at mann setti hann eina fasta legur sum han var javnaður so av og á nú sigur nú er tað ikki nøkur skipan fólk skipan men tað vísir seg tveytúsn sekstan var tað seinasta nú veit ikki áðrenn tað nær tað var so mann hevur líkasum eina fasta skipan mann eftirhyggur hyggur stuðulin triðja hvørt ár ella fimtan hvørt ár ella hvat er so at mann ikki nýtist at bíða kanska tíggju ár áðrenman javnlaran hvønn vegin tað skal vera niður og upp tí er tað ikki í inflatión men øvugtan vegin so kundi mann sagt at mann tilsvarandi so tað bleiv tilfarandi hvussu tíðirnar vóru nú snakkað mann eisini um koyristuðulin her eg veit at hann sjálvandi er til meðan man er í arbeiði men men men eg hugsi at mann skal hugsa um at hjá hesi tingini heta er ein eykaútreiðsla hjá nógvum fólkum í føroyum og tí haldi eg tað er rætt at mann hyggur eftir og eg vóni at landstýrskvinnan kanska fær tí eina fasta legu so u mann ikkim
hyggu javnan eftir eftir hins tulnm ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan rutt vang
ger sovæltakk fyri ja nú fór eg sjálvur inn á heimasíðuna hjá taks fyð at hyggja og har liggja dagføringarnir frá tvey túsund og seks tað er dagført í tvey túsund og seks á tvey túsund og sjey og tvey túsund og áttan og tíggju og í fimtan og so aftur í sekstan so tað er veri eitt sindur tilvildarligt hvussu mann hevur dagført hesa her upphæddina og eg fóri at diskutera eitt sindur í fíggjarmálaráðnum um tað eraltso bilarnir bløva betra teir altso tað tað er egentliga ein áhugaverd diskussión um tað er grundarlag fyri at dagføra hetta her regluliga eisini í mun til at bening sjálvandi er bensinir øgiliga dýrt akkurát nú tað verða fleiri fleiri sum flek sum brúka bensin so her eru fleiri ting sum spæla inn hetta her við stuðul fyriat brúka einan bil ella tað at tú kanst fáa tríggjar krónur og tjúgu skattafrítt tað forðar ikki arbeiðsgevaranum í at betala teir meira enn tær tríggjar krónur og tjúgu tað er bara at tað sum fer upp um tað skal mann rinda skatt av annars hevur prinsippið aftan fyri ferðastuðulin nú snakka vit aftur um hendan her beinleiðis ferðastuðulin sum mann fær útgoldið úr landskassanum prinsippið hevur verið at mann skal hava endurgoldið skattliga virði av tí sum tú betalir fyri at fara til arbeiðis lat okkum siga tað kostar teir fimm hundrað krónur um mánan at koma til arbeiðis ja men so hevur tú betalt skatt av teimum fimm hundrað krónunum og onkursvegna skal tað svara til tann ferðastuðulin tú fær soleiðis at tú ikki betalir skatt fyri at koma til arbeiðis eg vitk um hatta gevur ordiliga meining men eg havi hug at taka fatur í tí sum karlot hergarsson segði í heila tikið um um ferðastuðul í breiðari merking tí tað er heilt týðiligt ati oyggjarleiðir ella farleiðir hjá strandferðsluni og har er tað serliga ferjurnar at tann parturin sum ferðaferðaseðlatjaldið dekkar av útreiðslunum hann er minkandi hann er minkað munandi seinnu árini so mann kann siga tað at landið stuðlar føroyingum í at ferðast meira og meira og havi eisini hug at siga at at ghaldi tíðin hjá mær farin men eg havi faktist hitta umfar
afturat kanska tær hilsa tá takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin ja hann hevur ikki meir so kann landsstýriskvinnan fáa sagt tað í seinastu øðrum hesumfarinum ger so væl
nei tað var meira hetta her við ferðastuðli í breiðari merking altso eg havi eisini hug til at minna á at vit í føroyum brúka øgiliga nógvar íløgukrónur til samferðslu og at tað eisini er jú eitt slag av ferðastuðli til føroyingar at vit brúka so nógv av teimum pengunum sum koma inn til íløgur í samferðslu bara sum dømi havi eg hug at nevna at fyri galdandi fíggjarlóg fíggjarlógina fyri tvey túsund og trýogtjúgu eru átta tunlar á fíggjarlóginum eg veit ikki um vit nakrantíð fyrr hava havt átta tunlar í senn á fíggjarlóginum men tað hava vit í tvey túsundu og trýogtjúgu so eingin kann siga at vit niður raðfesta samferðslu og ferðing í føroyum takk fyri
ja takk fyri og so er hesin spurningurin svaraður og tann næsti sum er nummar trettan hann er til syðri steðnberg landsstýriskvinnu almanna og mentamálum og tí viðvíkjandi dagføring av halgidagslógini og tað er hervør pálsdóttir sum er spyrjaður
ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er sum sagt ein spurningur til siri stenberg landsstýriskvinnu í almanna og mentamálum og hann snýr seg um halgidagslógina halgidagslógin hon er skrivað í nítjan hundrað og trýogtjúgu og hon kom í gildi nítjan hundraðog fýraogtjúgu so hon hevur hundrað ár a baki tað eru nakrar smærri broytingar gjørdar í enni síðan men lógin hon er skrivað í einari tíð eina aðrari tíð enn teirri vit liva í í dag og hon hevur eisini skrivað einum øðrum máli enn tí vit brúka bæði løgfrøðiliga í føroyum í dag og í talumáli og gerandismáli tá ið lóg hevur hundrað ára baki so er tað altíð eit gott høvi at taka ein upp til endurskoðan og at gera møguligar dagføringar tað hevur fyrr verið viðgjørt í tinginum um at skl dagføra halgidagslógina har mann millum annaðhevu víst á at tað eru ávísir dagar í árunum sum kundi verið strikair sum frídaðar ella at aðrir htíðar dagar átti at verið nevndir lógini hetta skal sjálvandi nokk gerast saman við kirkjuni sum hetta er ein lóg fyri frídaga hjá kirkjuni men eg haldi at at tað er aktuelt at taka upp nú lógin hevir hundrað ára baki og tí eru spurningarnir um landsstýriskvinnan ætlar at dagføra halgidagslógina og um ja hvørja
tær dagføringar ætlar hon at geraja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan siri stenberg
takk fyri frú forkvinna og takk til hervur posdóttir ja tað er sum sagt ein rundur dagur í ár afturat kmansiga tað er halgidagslógin sum verður hundrað ár og tað er tað er ein gomul lóg lóg um fólkykirkins hellidag øog hon er kann mann siga partur av tí sum mann sigur er innari viðurskiftini hjá kirkjuni og so er tað ein onnur lóg sum faktisk er atlóg um matstovuvirksemi eg veit ikki um nonknti man blandar tær eitt sindur um hvat mann hvat mann kann oon er men eg skal so svara út frá hesum her um fólkakrindianceljidake sum sum støðan er í løtuni so er tað ikki nøkur ætlan um at fara atdagføra lógina um heildigarnar hjá kirkjuni og eg kann nevna í tí sambandi ati eg fekk nokk nógvar spurningar frá eisini frá donskum miðlum tá ið heta her var frammi niðri um at strika durabiídag tí tá var tað tað sum var kjakið at mann akkurásum politiskt fór inn og tók ein heiligdag burtur uttan at mann hevði gjørt tað í samráð við kirkjuna og í føroyum har er tað nokk so breið semja um tað at skipanin av innari viðurskiftini hjá kirkjuni verða gjørdar í samráð við kirkjuna og av tí sama so haldi eg ikki at mann skal fara og gera tað uttan at mann ger tað tí tú komið sum eitt ynski frá kirkjuni sjálvari so tað er akkurát sum tað yvirskipað eg havi til at siga men sjálvandi mann hevur viðgjørt fleiri ferðir her inni til dømis sett her um ólavsøka ólavsøkudagur um tað skal verða frítigir hjá øllum tí ur mann viðgjørt fleiri ferði mann heur eisini snakkað um flaggdagin átti tað at verið eini ein frítíðir hann hann høvdu okur ikki ein gang tá ið hendan her lógin kom í gildi og mann hevur eisini snakkað um grundlógsdag hvat status hann skal hava í føroyum so tað eru fleiri ting mann kann hyggja eftir og eg havi einki ímóti at mann dagførir eina gamla lóggávu men sjálvandi so er tað nakað sum mann skal gera í
tá við kirkjuna takk fyri ja takk fyri og so er tað viðmerking
tíðingar úti í saðlinum jensa rana gerst væl ja hatta seinasta er týdningarmikið at mann fer í dialog við aðrar partar sum hava áhuga fyri hesum sjálvandi kirkjur og samkomur og so víðari men tað er áhugavertis hes spurningar áhugavertir tí tí tað var eg vera uppskot á tingi í tíggju ellivu okkurt orðið tí hvagar enn tá tað eina fag burtur meðan tað fyrra tað endaði við at tað var meiriluti sum sum sum umboðaði tað samgongurin sum tá sat sum segði tað mentamálaráðið arbeiddi við at gera hesa dagføringina og tað er altso trettan ár síðani so tað er áhugavert at vita men eg kundi hugsað mær at fingið at vita eisini hvørjir dagar kundi komið upp á tal hvørjari eta mann sipar til sum eru so gamlir at teir burdu verið verið broyttur og hvat nýttir
kundi komið afturat ja takk fyri og
tan næsti tað er jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja eg haldi ikki atmann skal fara inn á tað sama sum danskar eru farnir in á ta sporið har mann strikar halgidagar ella frídagar fyri at at framleiða fleiri vápn eg haldi at mann skal heldur tá mann skal endurskoða eina heilgjarslóg skal mann skipa tað soleiðis at man í øllum førum kann fáa fleiri frídagar heldur enn færri frídagar tí at eg haldi vit arbeiða ríkiliga nógv sum er eg haldi vit hava brúk fyri tí fteiu frítøgun sum eru teimum heilgjudøgunm sum eru tí vit eru nóg
stressaði sum tað er tilveruna takk fyri ja
takk fyri og so er tað erard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg haldi at tað eru upp á sítt pláss at mann onkuntíð broytir ting sum hava við við halgjudagar og anna at gera men mann eg haldi mann skal vera øgiliga varin mann skal vera øgiliga varin tað er ikki allir normar ið skulu broytast yvirhøvur tað eru líkasum eitt rák í tíðini at allur normar skulu broytast alt skal nú broytast opinvart men eg haldi t mnn skal vera óalmindiliga varin tá mann fer inn át akkurát hetta her økið og eg taki slett yvirhøvur ikki undir við so at at at gera for nógvar broytingar á hesum økinum
takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin hervør polst
dóttir ger so væl t fyri takk fyri svarini frá landsstýriskvinnuni eg haldi at at sjálvandi visti tað skuldu gera broytingar í hesari lógini som skal tað gerast eisini saman við kirkjuni og saman við teimum pørtum sum er neyðugur og tað ka eldiski um tir vi at vit skulu hava farri frítíðar enn vit hava í dag ta tað tað er kanska tað er kanska eisini mín aldur sum gera teg haldi sum er tingu eitt ini merkiligu í hesum nú tað akkurát verið páskaferia og fólkavið heima og tey hava hugnað sær í náttúrarlívinum í vikuskiftinum og tað er eitt sindur meir háttiligt at mann fer í kann fara út í býin leygarkvøldáðrenn áfyrsta páskadag tú kanst tú kanst keypa tær rúsdrekka og tú kanst hoyrra tónleik ír á einum hátalara men tú mást ikki dansa ella hoyra leiv tónleik tað er eitt sindur tað er eitt sindur merkiligt og eg haldi at eg haldi at at at mann kann gott fara at hyggja eftir esær lógini hon noyðist ikki eg haldi ikki atta skuldi strikat frítíðar uttan at onkur aðr er kom í staðin men mann kundi havttað kundi verið ein grundlógardagur sum var strikari til dømis men so koyrdi mær eina annan dag upp í men lógin kundi eisini ver verið bara so mikið sum skrivað á føroyskum soleiðis honum eisini var eitt sindur lættari lesilig enn tað sum hon hevði skrivað í dag á donskum máli frá nítjan hundrað og trýogtjúgu sum ikki nvendivíst er so øgiliga lætt lesiligt so eg haldi at tað eru sum ting sum man kann taka upp men tað skal gerasær mæð teim pørtun
sum eru neyðugur at hava við ja takk fyri so er tað landsstýriskvinnan sigur stenberg
gersætakk fyri frú forkvinna ja eg haldi h tað er eitt áhugavert kjak og tað undraði meg faktisk tá ið mann sá hesa broytingina sum fór fram á fólkatingi at t allíkavæl so var tað akkrát sum at øll í føroyum haldi eg søgdi nei hatta fór okur ikki at gera so tað er allíkavæl mentanarmunur kann man siga om mann hevur kanska nokk so stóra virðing fyri eisini tí gomlu lógini sum er og fyrri tí siðvenju sum hevur verið at mann ikki ger seg inn á inn á tað og tað sum mann ellars samstarva við kirkjuna um og eg veit ikki um tað kanska er eisini meira matstovulógin altso etað er við upplatingartíðum og øðrum visti er sum mann heldur kanska skuldi hugt eftir tað kann vera visti ikki sjálvur heili dagarnar mann vil býta eitt sindur um uppá tað er so tað ellars sum lada spurt um einai eina dagføring ella um ann var farin at arbeiða við eini dagføring fyri eg veit ikki um ein tíggju fimtan árum síðan eg havi so ikki sett nakað arbeiði eg havi so ikki sett nakað til tað so eg veit ikki um tað yvirhøvur er gjørt ella um tað liggur nakað men tað kann eg sjávandi kanna men ellas hevur tað verður gjørt nokk so nógv annað í sambandi við kirkjuna her verður í fleiri uppskot eitt liggur so í nevnt enn og tað hevur hevur verið gjørt ymiskt fyri at at mann kann fáa hesær ru studentaprestar og deakonar og próst og alttað forskelja so tað er tað er gjørt forskelligt og mvigafturbering og sovíðari men tað er alt gjørt í samráð við kirkjuna so so tað hevur verið gott og tað er verið eisini verið arbeiði sum vit verið byrja eisini í undanfarni samgongu og tað er eitt gott eg vil siga a okur hava eitt eitt øgiliga gott samstarv við kirkjuna og vist tað skuldi verið soleiðis at tey komið við einum ynski um at fara og hut eftir hesi lógini
so gera okur sjálvandi tað takk fyri ja takk fyri og ja so eri hesin spurningurin svaraður og tann næsti spurningurin sum er nummar fjúrtan hann er til gjónar landsstýrismann gjónan n joensen í barnaútbúgvingarmálum barnaverndarlógin og frágreiðingin hjá lum og tað er hervið pálsdóttur sum er spyrjaðari gert væl
takk fyri ja tað ein spurningur til gjóna nols joensen landsstýrismann í barnaogundirvísingarmálum hon snýr seg um barnavendarlógina og tí frágreiðingina sum løgtingsins umboðskvinna er komið við síðst í mars ho kom við einari kanning um ati sum er gjørdi av eftirlitsvitjanum hjá barnaverndartænastunum har ið hon vísir á at tað alt ov ofta kom fyri at barnaverndartænasturnar ikki hilduð ásettir freistirnar fyri iritjanir og barnasamrøður børnini verða sett heiman tey skulu hava tað gott og mennast í tí fyriskipanini og tað eur týdning at fyriskipanin virkar eftir ætlan børn hava rætt til at verða hoyrd um tey viðurskifti sum ávirka tey tað hava tey bæði eftir barnaverndarlógini men eisini eftir barnarættindasáttmálanum tí er tað viktigt at hesar fyriskipanir virka væl ogat virka eftir ætlan og at børnini føla at tey verða hoyrd løgtingsinsðinna ella maður kom við fleiri tilmælum í frágreiðingini og hesin spurningurverur tí settur fyri at hoyra frá landsstýrismanninum hvussu hann fyri heldur seg til frágreiðingina í sambandi við hesa kanningina av barnavendartænastunum og um landsstýrismaðurin ætlar at dagføra barnaverndarlógina og í so fallan ætlar tað hvat fyri broytingar metir landssýrismaður vrða neyðugar eitt tað síðsta uppskotið sum sum eg sjálv og siri stenberg vórðu uppskot setar til áðrenn væl varð útskrivað eg hada verð lagt fram sama dag sum væl var útskivað vara at fáa dagført barnaverndarlógina sum mann eisini kann tryggja betri rættin til børnini so tí er tað kanska serliga áhugvart at vita um hannata
klárar dagføraralógini ja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin djóni
joensengstakk fyri frú forkvinna og takk til herver posatf fyri fyrispurningin sum eru sera aktuellur serliga aftaná at løgtingsumboðsmaður kom við eini frágreiðing í mun til hettar og eg havi sagt tað fyrr á hesum palli at tá vit sum land meta at umstøðurnar heima ikki eru nøktandi so er tað eisini vit sum land sum eiga at taka størstu ábyrgdina av teimum børnum sum verða sett heima og tí til svar til spurningin so harðmist eg sjálvandi stórliga um at barnavartænasturnar kring landið ikki í øllum førum fylgja ásetingini í paragraff sekstan stykki trý í barnaverndarlógini viðvíkjandi eftirlitsvitjanum og barnasamrøðum ásetingin er av stórum týdningi bæði fyri at kunna meta um menningina og trivnaðin hjá børnum yvir sett heiman men eisini fyri at tryggja at fyriskipanin alla tíðina gagnar barninum og foreldrunum og stuðlar upp undir at náa teimum málum ið eru sett fyri barnið og foreldrini tí fari eg at taka heta her upp við viðkomandi myndugleikar í hesum førum er tað kommunufelagið barnaverndastovan sum var av økinum fyrst og fremst sum og finna út av hvat kann gerast fyri at bøta um júst hetta ávís viðurskifti eru tó sum kunnu ávirka í hesum førnum hesa efirlýsingini sum eru gjørdar og barnasamrøður til dømis fevnir ein stórur partur av kanningini hjá barnaumbóðsmanninum um eitt tíðarskeið tá ið koronafarsóttin av álvara gjørdi um seg eftirlitsvitjanirnar vóru sjálvsagt ávirkaðar av hesum og hædd er ikki tikin fyri hesum í heildarmetingini hjá barnaumboðsmanninum skal mann líka minnast til eisini skal havast hug at í summum førum ber ikki til at hava samrøður í eina rúmi við ávís børn vegna aldur menning og so framvegis tá má barnamendarnevndin meta um menningina og trivnaðin hjá barninum á ein annan hátt til dømis við at við at fáa við við upplýsingar frá forelstuforeldrum og stovnum viðkomandi myndugleikum og samspæli millum fostforeldur og stovn og barnið til tann síðsta ella svar til tveyogtrý so havi eg ikki tikið støðu enn til um frágreiðingin hjá barnahosmanninum krevur eina broyting á barnalógini í sambandi við viðkomandi broytingin avbarnarlógini fari eg at biðja mína umsiting um at hyggja upp á um neyðugt er at gera ávísar tillagingar í orðingini av ásetingin um eftirlitsvitjanir og barnasamrøðu herundir um títtleikin av eftirlitsvitjanin er nøktandi
generelt takk fyri ja takk fyri so verður orðið givið út í salin og eyðkonsan
samuelsen er tann fyrsta sum fær orðið gerso væl takk fyri frú forkvinna ja tað er gott at landsstýrismaðurin tekur hetta herið upp við hesum her við teir avvarandi partarnir men tað sum er kanska eisini sera áhugavert er hetta her við at mann ætlar at broyta ella dagføra barnaverndarlógina og har fekk landsstýrismaðurin kanska ikki so góða tíð at svara akkurát tí partinum men tað verur gott at hoyrt nærri um hvat fyri broytingar mann ætla sær at gera og ikki minst nær og mann kann hvussu skjótt mann kann vænta atað eitt nýtt uppskot ella dagført uppskot kemur á ting har hugsi eg serliga um hat her við hjásitara og at tilgnýti hjá barninum sum er sett heiman til foreldrini og alt tað samskifti sum mann hevur hoyrt nokk so nógv um ikki virkar nóg væl
í dag takk fyri ja takk fyri og tann næsta
sti at fáa orðið er steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvinna tað er øgiliga umráðandi at børnini verða hoyrd og hendan frágreiðingin frá løgtingsins umboðsmanni vísir at tað verður ikki hildið og við forkinnar loyvi sumi
vil sitera úr tí frágreiðingini ja ger so væl á síðu trý verður nevnt at at mann skal kunna hava sær samtalurnar í einarúmi men so er síðst í tí sama brotinum stendur um barnið ynskir tað kann barnið hava ein hjásita ella ein annan persón við tí samtaluna til dømis fasta persónin eftir grein nítjan stykki fýra í barnaverndarlógini og vit bara spyrja av landsstýriskmannum ítøkiliga um um hvussu hetta verður hildið við við fasta persónum um børn hava fastan persón eftir hesari greini og um tað verður praktiserað í dag
ja takk fyri og so er tað erhard joensen sum fær orðið gersovæl takk fyri frú forkvinna fari at spyrja landsstýrismannin hvussu hann heldur at heilt yvirskipað barnaverndarlógin virkar í í í daglidegnum tað hevur verið nokk so nógvar ákoyringar um barnaverndarøki í seinastuni úti í almennarúminum og tí seti eg spurningin hvussu metir gjón nols joensen at hendan her skipanin virkar og treingir hon til munandi dagføroingar
skrástrika broytingar takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin hervør polsdóttir
gsæltakk fyri og takk til landsstýrismannin fyri svarini eg haldi vussuhevur stóran týdning at vit taka kanningina og frágreiðingina frá fráí álvara tí at attað hevur týdning at at børnini er trúgvið at tey verða hoyrda teirra rættindi verða vird og og í mun til lógina barnahordarlógina sum hava í tað so so haldi at eg tørvur á at mann eftirmetir hana eisini fær tryggja at at hon virka sum hon skal men vit eiga eisini seta sterkari inn fyri at tryggja rættind hjá hjtil hjásita hjá børnum soles at at tey eisini vita hvat gongur fyri seg uttan at tey hava eitt serligt tilknýti til teir partarnir sum tey eru ímillum tað vildu so verið fosturfamiljan ella ella teirra foreldur og at vit seta inn fyri at at hava at at at styrkja tað fyribyrgjandi arbeiði eisini í heiminum at mann kann bøta um hjálpina sum sum fólk kunnu fáa í heimi soleiðis at mann at mann tryggjar sær at umstøðurnar eru góðar tað hevur týdning attað er børn sum vit hava við at gera sum er í einari ábastøðu tað r eisini trupult hjá bæði bæði fyri fostrafamiljuni men eisini fyri tey foreldrini sum hava mist børnini tað er ein trupult støða so tí er tað viktigt at at tað umsitingarliga rundan um eisini riggar sum tað skal soleiðis at mann at fyriskipanin riggar og at at mann fær fær gott nakað gott burtur úr fyriskipanini so eg haldi er viktigt at mann man tekur hendan spurningin í stóra álvara og tað tað ivist ikki í at landsð
sýrsmaðurin eisini ger ja takk fyri og so er tað landsstýris

gongd í løtuni takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin hervør pálsdóttir
gersovæly líka orði ut mítt síðsta umfar h tað er heilt sikkurt at tað eru umstøður sum gera seg galdandi har børnini ikki megna tað at hava eina barnasamrøðu einrúmi men í kanningini hjá kanningini verður víst at at tað er nógvum førum at ta at ta tað bara verður tosað við fossur foreldrini ella at at fossur foreldrini eru til staðar og at børnini tí ikki føla seg frí kanska til at siga akkurát tað sum er og tá ið støður eru har har tað yvirhøvur ikkiferið tosað við børnini tá hugsi egat tað eisini er ein trupulleiki sum mann má taka upp tað kann vera eins ok førur har ið tað er neyðugt og og í mun til hetta við at tað hevur verið korona so so vísir soverðr tað jú eisini víst á í kanningini at at tað vóru øgiliga nógvar nógv tíðarskeið undir korona krepini har ið føroyar ikki vórðu stongdar niður á tí átti mann at kunna gjørt tær vitjanirnir sum vóru neyðugar ella at mann kundi funnið kanska eitt sindur tøkniligarmøguleikar sum sum nógv onnur hava gjørt har mann fann loysnir upp á ter avbjóðingarnar sum vórðu men men eg eg havi álit á at landsstýrismaðurin fer at taka hetta upp og at at mann fer at royna at finna eina loysn upp á hetta og tekur hendantrupul
ja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin at ger so væl
ja e hevði nakrar viðmerkingar afturat í mun til tað sum sum kom fram tað sum eisini kom fram í hesum her við við tá ið hendan her frágreiðingin fyriilag frá løgsaumbulðsmanni so komu tað fram at arbeiðsbyrðan hjá sosialráðgevinum sum sita við hesum málinum er øgiliga stór hon er faktiskt nógvskt tørri enn enn tey londuni sum vit samanløknu okkum við og tað eiga vit at visti tann tænastan skal vera so so góð sum yivirhøvur gjørligt so má mann hava eitt sindur av luft eisini í sínir kalendara til at kunna gera hesaher samrøðurnar sum eru so týdningarmiklar við hesim børnini og ikki minst eisini at hava og títí brúkar mann teir røttu pengarnar altso til tilpannatænasturna runt um altso tí tí tað rtað e nógv sum bendur á at at her er mangul til kanska at seta fleiri sváragevar til at taka sær av hesum her uppgávunum sum sum vit seta í verk man kann iga so siga eisini at móti endanum í frágreingini sum nevnir løgsumboðsmaður eisini at tá ið hon hevur verið sett hetta her hesa kanningin í verk so er tað komið ein ávísur røroyingur í eisini við at tað at barnamendartænastur hava vent sær aftur og og líkasum hahava boðað frá at tær hava sæð tørvin á at gera ítil dømis ítøkiligar skrivligar mannagongdir hvussu sær vitjanirnar skulu skipast tær eisini boðað frá at hetta her við skjalføring at tað verður skjaldført í í í jonal skipanini sum sum serstakt og ikki sum blanda inn í málið men at tað koyrir seg som mann hevur betri inninnlit í hvat hvat er blivið tosað um og so framvegis tí tá eitt barn fer ígjøgnumforløp ág einum verður sett heiman so er tað ofta tann fyrsta tíðin sum tey blíva eitt sindur tey gloyma ta fyrstu tíðina og tí er hesin samrøðan øiliga týdningarmikið eisini at tað verða fylgdar upp tí at eg hav upplivað eisini í praksis at fleiri av teimum børnunum spyrja eftir teimum samrøðunum aftur tá ið ein tíð er frábliðin so og tað arbeiðið verður gjørt veit eg út í batnartænastu verða eitt stórt arbeiðigjørt og og eitt gott arbeiði gjørt men visti tað at arbeiðsbyrðan er forstór so ja so er tað týdningarmikið at vit hyggja upp á tað eisini saman við
ja takk fyri so er hesin spurningur svaraður svaraður og tann næsti sum er nummar fimtan hann er eisini til landsstýrismannin gjóna n joensen landsstýrsmann og tað er spyrjarin er jóannes joensen
gersæltakk fyri frú forkvina ja hetta er ein spurningur eg havi reist fyrr onkuntíð øh hetta nspurninirtil landsmannin í barnaútbúgvingarmálinum gjónum nolso joensen viðvíkjandi landsroyndum og spurningur ljóðar soleiðis ætlar lansstýrismaðin at strika landsroyndirnar í føroyska fólkaskúlanum kann lanssýrismaðrin upplýsa hvussu landsroyndirnar verða brúktar av myndugleikunum ummar trý kann landstýrismaðurin upplýsa hvussu venjingarnar upp til landsroyndirnar ganga fyri seg í fólkaskúlanum og hvussu nógvar tíð tað krevur ug nummar fýra kann landstýrismaðurin upplýsa hvussu nógvar lesiroyndir og fráfaringarroyndir umframt vikuligar testir verða framdar í fólkaskúlanum í føroyum umframt pisa og landsroyndir og sum viðmerking kann nevna at tað er javnan frammi hvat gagnlandsroyndin í føroyska fólkaskúlagnim hevur fyri skúlan og læringini hjá næmingunum tað er ikki skjalfest at landstestir í sjálvum særfremja læring hjá næmingum spurningurin er so um hetta mest er eitt eftirlitsamboð hjá myndugleikunum samfelagið brúkar meiri og meira orku upp á eftirlit og umsiting har kjarnauppgávurnar ofta verða við skerdam lut tí verðr hesin spurningurin settur landstýrismannum í rngaá
takk fyri ja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin
kfyri frútak fyrurningin johanes joensen sum tað ramgongusamgonguskjalinum so er ætlanin at endurskoða nógvar ymiskar fyriskipanir innan fólkaskúlan herundir eisini landsroyndirnar endamálið við einari tíðlíkari endurskoðan er júst at kanna eftir í hvønn mun eitt nú landsroyndirnar skulu halda áfram við sama loysti sum í dag ella um møguligar tillagingar ella broytingar skulu gerast ikki fyrr enn hetta arbeiðið gjørt ber til hjá mær at siga um landsroyndirnar skulu varðveitast tillagast ella heilt strikast eg kann í hesum sambandi upplýsa at tá vit í næstum fara inn og endurskoða landsroyndirnar so verður hetta gjørt saman við avvarandi stovnum og pørtum soleiðis at vit kunnu fáa eitt haldgott og broytt innlit í í hvønn mun landsroyndin skal halda fram sum hon er í dag ella er um talan skal vera um møguligar broytingar til tann næsta spurningin so er at svara at landsroyndirnar geva skúlum og myndugleikum hagtøl sum verða brúkt sum grundarlag fyri menning av fólkaskúlanum hagtølini geva skúlaloyðslum eitt fundament sum kjakast kann út frá bæði í mun til tann einstaka næmingin árgangin og skúla sum heild og hetta kann verða grundarlag fyri at seta tað kós sum skúlin ynskir úrslitini geva sostat tí einstaka skúlanum møguleika at síggja hvat teir duga og hvussu byggjast kann víðari á tað harumframt hava skúlanir møguleika at síggja um setas skal inn á ávísum økjum til triðja spurningin eg kann ikki í einum munnligum fyrispurningi upplýsa hvussu venjingar up til landsroyndir við einstøku skrúlunum ganga fyri seg tí hetta vil krevja eitt sindur meir tíð at kanna áðrenn svarast kann og løgtingsmaðurin hevur tí møguktó møguleika at seta skrivligan fyrispurning um hetta heilt yvirskipa kann tó upplýsa at flestu royndir taka ein skúlatíma og fyri at tryggja at næmingar kenna amboðið sum verður brúkt til royndina er skilagott at royna amboðið áðrenn royndin verður hildin til tann síðsta spurningin er at svara at umframt próvtøku tað er hvussu nógvar lesiroyndir og fráføraringaroyndir eru so umframt próvtøku eru tvær skipaðar royndir í hádeildini í fólkaskúlanum jólaroynd og páskaroynd líkasum í tí fyrra spurningini so er torført at svara upp á akkurát hvussu nógvar lesroyndir og vikuligar testir verða framdar í einstøku skúlunum og eisini her kann spyrjarin seta ein skrivlian fyrispurng sum stundir verða geva nærri innlit í
hetta takk fyri takk fyri og so er tað orðið givið út til salin og magn
takk fyri frú forkvinna ja hetta er ein viðkomandi spurningur hetta er eitt mál sum er uppi av og á næstan javnan kann mann siga hetta her um hesar landsroyndirnar og nú nevnir landsstýrismaðurin at hetta skal endurskoðast fyrst tað tí kundi eg hugsað mær at spurt altso hhvussu leingi tekur tað endurskoða ttahr nær kunnu vit vænta tað at hetta her arbeiði er gjørt sum eitur endurskoðan og nær fer so landsstýrismaðurin at melda greitt út um hetta skal avtaka seg til at tillagast og eitt sum eg haldi er er øgiliga týdningarmikið tað er at seta sær tann spurningin altso hvat er hvat er endamálið við hesum royndinum altso hví skulu vit hava hesar royndirnar eg hoyrdi landsstýrismaðurin nevndi um at tað er gott at hava hagtøl og so til at kjakast út frá um skúlaogskúlaskap eg hugsi tað kundi kanska verið okkurt annað enn ein ein landsroynd sum kundi verið brúkt til tað og tað verður tað nokk eisini brúkt og so er tað hetta her við royndum ella testum sum tar verður nevnt altso vit hava rímiliga nógv
ja takk fyri og tann næsti
sum fær orðið tyso hendigold gersovæl ja frú forkvina nú var magnus rasmussen nakað inni á tí sama sum eg ættla i at siga at men so onkurt av tíð verðið endursending men tað ljóðar øgiligt heta her ú nú kann mann sjálvur vera glaður fyri at mann var varð sloppin forbí ta ringastu periotuna áðrenn áðrenn hetta bleiv uppfunnið við øllum hesin her eitt rátt fyri jólaroynd er eitt forroynt fyri páskaroynd og so pisaroynd og ka meir ein rúgva av royndum eti ikki meiningin at fólk skulja liva en børnini liva inna nomala tilverandi meðan tað ganga í skúlar skuldu plágast við royndum av tí allar allar ringasta slag og so skal foreldrini renna til foreldrafundu aðri hvørja løtu hetta er ein øgilig munur á altso nú kann ikki bara siga tað mítt viðkomandi tá ið ekur krógvað eina ferð um traðja hvørt ár krógvaði karaterbókina í kjaldlarunum fyri at halda hana líkasum fyri seg sjálvan tað er øgiligt hvar børn verða plágaður í dag av royndum hvat skal mann brúka hettað til hesa royndina hví kan eg iki bara ganga í skúlan og so ta yvis
ja síðani verður tað spyrjar
farjhannes joensen gersovæl takk fyri frú forkvinna ja tað sumg eg var nøgdur við frá landssmanni tað var tað at hann fór at seta seg niður víð pørtunum at fáa hugti eftir hvat hvat skal gerast tað haldi er skilagott eg eri sjálvandi eitt sindur greiðari í í mínum mæli um at eg haldi ikki at landsroyndin gagna nøkrum sum helst og vit hava ríkiligt av eftirmetingarmøguleikum í øðrum royndum sum mann hevur í fólkaskúlanum og hvør skúli sær hevur sína egnu eftirmeting innanhýsis ogsumman vil brúka tær og tær eru í nógvari í tali og tað er upplagt at brúka tær hvørju esing skúla eg haldi at landsroyndin er komin sum so nógv annað sum eftirlit og tá mann hevur eftirlit so er tað ofta tí man hevur vantandi álit og samfelagið hjá okkum byggir meir og meira upp á vantandi álit meira eftirlit og meira umsiting soleiðis at fólkini sum arbeiða í ymiskum stovnunum skúlum barnagørðnum hvar tað skal vera tey sleppa seg at gera sítt arbeiði tí tey mugu hava eina rúgvu av umsiting at gera umsikaligum arbeiði sum eftirlits arbeiði og registrering eyðmerking og tað haldi eg vit mugu fara meir burturfrá og heldur seta inn við kjarnuuppgávuni sum tað er í hesum førinum at undirvísa og hjálpa børnum frá saman ið børnum har so vit skuldu seta inn heldur enn at uvfinna nógvar skipanir sum skulu hava eftirlit vð hvørjum øðrum hetta er nokk eitt generelt problem ikki bara í fólkaskúlanum men eg haldi at mann kann byrja onkustaðni stóð tað til mín so byrjar mann nógvastaðni tí eg haldi at eg samfelagið byggja meir meir upp á misálit enn pálit eg haldi tú er neyðugt at hava álit á hvørjum øðrum at tað altíð fungerar at eina skipan sum riggar og er tað soleiðis at hon ikki riggar sum man mán fara inn og hyggja hvar hon ikki riggar tí tað er pjøst stjóra endiliga ini í skipanini tað kann vera okkurta einstøk føri sum man má fera inna og hyggja eftir tí heldur enn at
so misstóðst eg allastaðni takk fyri takk fyri siga hon er tað djóni nolsøe joensen
gersovæltakfyri frú forkvinna og eisini takk fyriviðmerkingarnar úr salinum frá magnus rasmussen og til tað er at siga ati meira nmann kemur inn í hesi málini við víkjandi skúlaskapi og og ikki tykkum at siga magnus rasmussen og johannus joensen sum er í skúlaskúlamenn øh so er tað øgiliga ymiskt hvussu fólk eru á máli um hesi viðurskiftini sum teimum uøður skúlan tí samstundis um mann hoyrir frá skúlafólki kanska tað kanska er ov nógvar royndir ta fór nógvar testir inni so eru mann eisini frá frá foreldrunum sum siga atfyri tey er tað gott at hava eina landsroynd ella ela eina meting sum tey hoyra aftur frá hvar barnið hjá sær er tað er eitt argument ttað eru fleiri onnur argument eisini sum sum tala fyri so ogtí tí sum eg nevndi eisini í byrjanini l til fyrispurningin so er tað týdningarmikið at vit fáa hoyrt so nógvar partar sum møguligt og fáa tikið eina skilagóða avgerð út frá tí sum sum sum kemur fram av teimum hoyringunum saman við tí teimum tilmælunum sum koma frá arbeiðsbólkinum tí politiska arbeiðsblólkin sm hevur sitið tá seinasta árið har nógv onnur viðurskiftir eisini hetta her við skúla degnum fakum og og frítíð annars har er nógv sum skal taka ð støða skal takast til og og jú breiðari kaski man siga undirtøku vit fáa tvørtur um politisku flokkarnar her í tinginum so so ar tað tað sum vit skulu og eiga at arbeiða framímóti so at vit fáa ein so góðan fólkaskúla sum yvirhøvur gjørligt og har eru nøkur ting sum sum skulu dagføra sum skulu hyggjast at sum eru komin inn á skúlan og heta her at vit skulu finna ta røttu javnvágina millum at hetta her við eftirliti og við at hvar hvar flóta hesir ymisku næmingarnir og skúlarnir í mí mun tilsum vit
tú hava eittlannað men akkurát hvat tað tað má so tær hoyringarnar og og og viðgerðin annars lýsa akk fyri takk fyri jóhannes joensen
ger so væltakk fyri frú forkvinna ja sjálvandi fær mannikki broytt alt sum lansýrsmaðurin eisini inniá beinanvegin og tað skal sjálvandi vera við fyrivardum tað sum mann ger so tað er skilpo seg í tí men eg hugsi at vismann hyggur eftir fer upp um malt og hyggur niður á samfelagið sum heild innan fyri øgiliga nógv økir so byggir ta øgiliga nógv upp á eftirlit meir og mair kann mann siga tað er kanska eisini í vi at vit brúka ymisk talgildar skipanir og annað so skal tað blíva eitt eftirlitsamboð beinanvegin kanska hevur man kki havt tæir somu møguleikarnar fyrr far fleiri møguleikar í dag men eg haldi tað er í fleiri førum mann fer for langt tað er tann skeivi vegurin at fara og tað er kanska eisini tí ati og ein partur av tí at at almenna talgildingin ger at fólk ganga astressu mata allastaðni tí at tey føla teyundir ein ávísa eftirlitið alla tíðina og skulu liva upp til ta eftirlitið liva upp til nakað heilt serligt eg haldi ikki at vit sum samfelag skulu fara á tann vognin eg haldi a vit skulu fara ímóti tí rákinum eg haldi vit skulu fara inn og skapa meira álit vísa meir álit soleiðis at mann fer aftur til tey góðu tingini sum vóru og lúka tey tey vánaligu tingini frá ti líkasum at vit vit taka alt tað nýggja til okkum eisini tað sum ikki er so gott har haldi et vit skulu duga at taka til dømis g í hesum førinum hyggja eftir landsloyvnini siga ja hetta var ein mátiat gerta tingini uppá men ikki tann besti mátin tað eru nógvir aðrir betri mátar og eg ivist iki í at mann kann finna ein annan nógv betri máta enn enn lands og pisaroynd tí tað er tað er ein landskapping ella ein mann kann siga ein ein ein ein stremban ímóti nøkrum heilt serligum og eg haldi slet ikitð erneyðugt at gera í fólkaskúlanum føroyska fólkaskagnin sum er ein skúla har øll skulu ígjøgnum tú hevt tvungin
naigangsskúla í føroyska fólkaskúlan ja takk fyri og landsstýrismaðurin til
gersæjatakk fyri frú forkvinna eg hav bara hug at leggja afturat ati eg er samdur við johanes joensen tá ið hann sigur tað at vit tað eru komin øliga nógv ting ikki bara innan ólkaskúlan men innan fyri fyrisiting generelt at alt skal skjalið meg sig tað má brúka nógva tíð framanfyri telduni bæði á tí umsorganararøkinum generelt og og og og har skulu vit eisini tora av og á at steðga upp og siga altso altso at at tað er umsorganin ta handlar um tað fólkið tað menniskjuni líkasum sum tað handlar um eg hug at nevna eisini at nøkur ting sum eg arbeiði við ítøkiliga og í morgin fari eg u til suðuroyar at vitja har er tað eitt prosjekt sum koyrir sum eitur fittførst tað er rørsla í innanfyri fyri skúla sum er eitt øgiliga spennandi haldi eg tí ati nú snakka vit nógv um um royndir og testir og og børn skulu sita og og og læraranarúgvu tað er alt gott um tað men tað er sanniliga viktigt í dagsins samfelagi eisini at tað er nógv rørsla og akkurát hetta prosjekti sum koyrir sum eg eri spentur upp á at at fáa innlit í í morgin tað ger ger tað at tað e tað eru fleiri ítróttagreinar sum sum børnini fáa líkasum smakka til tað vil siga at tey pá seinna tíspunkt kanska vist tey ikki eru kanska antíð til fótból elahondbólt at tey so hava megnað at gjørt nakað í skúlanum sum gav teimum eina góða uppliving og tí í tað er taðn rætta mátin haldi eg at fara fram uppá tí samanlíkna vit okkum við við grannalondunm hjá okkum so hava tey til dømis í danmark nógv meira rørslu í skúlanum í dag og visu vit kunnu samanflætta tað saman við undirvísingini og læringini so haldi eg at tað er tað rætti mátin at gera uppá og har fara vit eisini arbeiði ítøkilig við at at at koma við millum annað saman við h hesum fyrispurnini sum er í dag men eisini saman við øðrum tingum at at fáa tey í tingini inn í skúlan so at vit at tað blívur natúrligur partur at vit røra okkum nógv meira í í dagsins samfelagum takk fyri frú forkvinna
so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til spurning nummar sekstan í dag hann er til dennis holm landsstýrismann í fiskivinnu og samferðsmálum og hesin spurningurin snýr seg um samferðslukeyrvið til bára stein helstin tingmaður sum
ger so vælja takk frú forkvinna nú fyrsta fíggjarlógin hjá hesim samgonguni er samtykt kann staðfestast at bert heilt fáar broytingar eru gjørdar í mun til tað ið undanfarna samgonga legði fyri løgtingið yvirskipaða málið hjá løgtinginum hevur altíð verið at knýtt allar føroyingar saman sum vit fáa einar samanhangandi føroyar har vit varðveita eitt fjølbroytt oyggja og bygdasamfelag tí kunnu vit fegnast um at tað eisini í fíggjarlógini verðar hildið á við fyrireikingunum til suðuroyartunnil nýggj skip til strandferskip landsins og aðrar íløgur í sjálvt innfrakervi eisini hevur altíð verið hugt eftir hvussu langtíðarætlanirnar eru og vit kunnu staðfesta at fleiri tunlar verða lidnir tei komandi árini og harvið hevði undanfarna samgonga sum sett sær fyri at klárt skuldi verða at byrja á borða aðrar tunlar tá ið hesir tunlarnir vóru lignir í tvey túsund og fýraogtjúgu til at fyrireika hetta høvdu vit millum annað sett av pengar til at gera ein vestmannatunnil á fíggjarlógini um nærmastan størsta broytingin á fíggjarlógini umframt skerjingina av ríkisveitingini skal sigast var at teir pengarnir nærum blívu tiknir allir av fíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu tí verða hesir spurningar settir hevur landsstýrið nakra ítøkiliga ætlan fyri hvussu okkara samferðslukervi skal útbyggjast tey komandi árini og næsti spurningur hevur landsstýrið avgjørt hvør størri tunnil skal byggjast byrjast uppá nú tá ið fleiri tunnilsverætlanir verða lignar í tvey túsund og fýraogtjúgu
síðan fær deneshól astýrismaður høvur hav svar
gersovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin bárður stein nielsen landsstýrið arbeiðir í løtuni við at raðfesta íløgurnar fyri komandi ár at arbeiði sum er gongd og sí íleparn við tar er eisini at arbeið í gongd vi at dagføra samferðsluætlanina tað var eisini klárt í ár og í samband við samferðsluætlanina sum verð er eitt so fakligt tilmæli um um útbyggingarætlanin fyri fyri samfelagi altog tað tað tilmæli vrið ú partur av ein partur av tí grundarlagnum sum politiska viðgerðin skal skal fevna um í samband við útbyggingarsamferðsluum samferslukemurum komandi árini og eg vóni at tað fer at bera til at gera breiðar politiskar semjur til nakarð av teimum størru íløgunum í langtíðarætlanini soleiðis at tað eisini kliggja í tryggum kørmum og tryggari lagi trýrstur um løgtingsval visti mann skal svara í týsiligan upá langtíðaríløguætlanina so hevur samgongan í yrstu atlivu valt at fylgja leiðsluni frá undanfarni samgongu men har er sum nevnt at arbeiða í gongd við at raðfesta tað sum samgongan ætlar kansk koyda upp í ati samgongan hevur stungið eftir korti at ein av komandi tunnilsverkætlanini hjá tunnilstoimunum hjá landsverki verður at gera tunnlinum til tjørnuvíkar harr pengar játtaðeru fígjarlógini fyri trýogtjúgu til fyrireikingararbeiðið og landsverk heur fingið áhitan um at byrja tað fyrireikingararbeiðið í sambandi við vestmannatunlinum so eru pengarsetar av fíggjarlógini í ár til at gera neyðug forkanningara lidnar har eru nakrar ósemjur í í økjunum har um hvussu linjufrøingn skal vera men tá forkanningarnar lidnar so er er neyðugt at gera prosektið heilt klárt soleiðin atað kann bjóðast út og so skal tað sjálvandi takast politisk støða til tað tað er greitt at tað er ynski um fleiri stórar tunnilsverkætlanir sum eru neyðug at raðfesta og eg vóni at okur kunna kunna gera tvør politskar semjur um hesar ætlanir fyri komandi árini

karlot hergarson sum biðarum orðin ger sovæl ja takk fyri ja tað er hugaligt at hoyra atja bárasteicekar takk fyri at gjøgnum formannin forkvinnuna at at setta spurningin tað e hug alt at hoyra at landstýrismaðurin í samferðslumálinum lovar okkum eina eina eina sannferslu ætlan seinni í ár menspurningurin er kanska altso er tað ein samlafasamferðsluætlan ella hevur mann ein tunnilsvaðfestingarlista einundirsjóringarlistað og so ein fryferyur ella snakkar mann altíð ein pakka kemur ein tunnil so kaemarn at feroya so kemur an undirsjóvartunniln at feroya ein tunnil ella hvussu ætlar mann hevur mann tríggjar ymiskar raðfestingar listar ella er tað

takk siðani er tað jenis a rana ger sovæl harra formaður eg kundi hugsað mær og spurt landsstýrismannin um hvussu konkretar ætlanir eru um at fara at seta pengar av til vestmannatunnilin eg haldi tað er harmiligt at tæð eru tólv milliónar ella ellivu blivin væl tiknar av sum farna samgonga hevði sett á men ókey tað er høvdu so staðið har vissu sambandsflokkurin ikki blakaði landsstýrismanninn hjá miðflokkinum til hús altso formanninum í miðflokkinum so høvdu tólv milliónir staðið har so eg veit ikki tað taað eg skilji væl tel súrt at at at súpa í dag men soleiðis er tað bara alt sum mann ger færr konsekvensur eisini fyri ein fyrriverandi løgmann men eg vildi ynskt at at landsstýrismaðurin kundi svara upp á hvussu nær er er

takk síðani er tað jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað eru mær vitandi tríggjar stórar verkætlanir eftir sum sum man hev hugt eftir umframt suðuroyartunnilin tað er undir gøtudag nei um gøtu eiði og so hálsin sandavágin og so vestmannar tað er tað sum man hevur tosað um og so er tað tær smáu tjøtnuvíkartunnilin og og til gjáar so tað eru hvussu tær verkætlanir sum eg eri vitandi um eg haldi at mann sjálvandi má mann royna at gera tað soleiðis at tað er best koyrandi til flest støð tay ger mannfyr t seppa undan hæddinum g hæddirnar eru øliga keðiligar bæði hesi støðini sum nevndu í gøtu o gøtudali og og í áhálsini gøtu har og og sandaoshóls tað er øgilga keðilig støð og sjálvandi høreinnur eisini rættiliga kilkeðiligstøð
takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran bára steinielsen
gersovæj takk frú forkvina tað er soleiðis at einoghvør samgonga byggir sjávandi herðarnar ág undanfarnu tað hevur mann so sæð í ríkislog máti í hesi samgongur mam mam an siga men samferðsluætlanir eru gjørdar mangan fyrr nú hoydia landstýrismaðurin snakkar um nú skal mann aftur gera eina ein bleiv gjørdi haldi eg tað var í tvey túsund og fimm einbilgjørt tvey túsnd og tólv eg haldi ein dagførd er aftur í tvey túsund og átjan og út frá tí settu undanfarna samgonga sær so fyri at gera eina langtíðarløguætlan og tað gjørdu vit eisini í tvey túsund og tólv haldi er tað var og hon er nærmast útfylt nú tavil siga at mann byggir á herðarnar á tí sum er í gongd og so fær tað víðari tí harmar tað meg almikið at mann akkurát her hevur valt ókey tað skal eingin tunnil av teimum stóru forseta aftan á tvey túsnd o fýraogtjúgu við tað at nú verður ikki klárt at bjóða út og prosjektera ogsovíðari við tí eini milliónir sum stendur eftir hetta hevur ávirkan eg segði í mínari ólavsøkurøðu haldu tað vara í næstseinast tóðas egá tvey túsund og einogtjúgu at eg fór at bjóða hesini her við at tunlar vóru hartvirði tí at ofta verður tað gjørt upp her løgtinginum sum um ja at tit hugsa bara um betong og asvalt og tunlar tað er ikki so einfalt vissi eg hyggi eftir demografiini í vestmanna til dømis so síggja vit tað at har eru færri fólk búsitandi í dag tað er ein hálvur tími at koyra frá tórshavn í góðum veðri har búgva færri fólk í dag enn tað gjørdu í nítjan hundrað og hálvfems áðrenn kreppun áðrenn fráflytingina og valt tað hóast tað altíð evur sum so hevur nokk av arbeiða flakaðu ikki líka fram til tvey túsundog tólv í vestmanna og vit hava ikki fingið ta framgonguna í fólkavøkstrunum tsum vit hava sæð í okkara grannabygdum ókring allar føroyar tey síðstu fimm átta árini so tað hevur nakra ávirkan fyri trivnað og trygd sum ger at fólk velja til ella frá tí harmar tað meg almikið at ogella eg skal siga tað sotaðna eg vóni at hendan samgongan heldur fast við ta langdíðarløguætlanina sum fyriliggur soleiðis at klárt kann verða borðað tunnilin til vestmannar í tvey túsund og fýraogtjúgu tá ið hinir tunlarn ru
se k ta landsstýrismaðurin
denshólm gersovælja takk fyri eg skal royna at svara upp á tar viðmerkingarar sum vóru í salinum takk fyri teir til karlot hergardson so er samferðsluætlaninr eru ú ein heildarætlan fyri fyri allar samferðslunar ikki bara fyri vegir ella bara fyri tunlar til bæði fyri vegirtunlar og fyri fyri siglandi samferðsluna ø til jensarana vestmannatunnilin er tað konkret ti konkretat gera fyrireikingar arbeiða ferligt í ár og og soleiðisnar at mann kann kann bjóða hn út og so er spurt mánnim hvat mann fær pláss til í íløgujáttanini fyri komandi árini að er ein politiskur spurningur veruleikin er tann at íløgujáttanini er er spekkað í forvegin so vsamgongaer eru á einum máli um at halda áfram vestmannatunnin sum verður tað gjørt bárastein nielsen er inni á hasum her við at ati at saftur nú er jørt eina samferðsluætlan eg haliheta r skilagott at gera samferðsluætlanir loypandi dagføra tær soleiðis at mann hevur eitt innlit í hvørjir ting eru tørvur á at fra gjørt sum mánt gjørt ein part av teimum ætlanunum sumlandsverk og strandferðslan millum annað arbeiða við og vísa á sambært tað er samferðsluætlan sum di fyriliggur akkanhú sovar tað sum meiningin a vestmannatunnilin skuldi gerast aftaná tvey túsund og tretivu so so tað er hann framskundaðu nakað í mun til til ætlaninar hjá undanfarnu samgongu johans jensen var inni á joan johanes joensen orsakað var inni á hasun her við at tað er tríggjar stórar tunnilsverkætlanir eftir og suðuroyartunlinum og eg eri samdur við tí sum bárastein nielsen er inni á at at tunlar í dag eru ikki bara spurt mann um at eg ger íløgur í asalta betongd tað er eisini íløgur í trivnað og í møguleikanumhjá fólki at búseta seg kring landið so eg eri rættiga sikkur í at at tá mánn kemur til diskusiónina og útbúggingar av av samferðslunlir framhaldandi og at gera tunlar so er ta ikki nakað sum steðgar í tvey túsund og fýraogtjúgu permanevnt tað er altíð verð ein vilja í løgtinginum til at arbeiða við at gera tunlar og og har eru tað e rætt at tað er tað eru nøkur stór prosjektir fyri framman og eg vænti eisini at tey at tað i ara í gongd tð e bara spurningurum tí og niður
takk fyri bara seinasta spyrjarin fær orðið fyri seinastu ferð
hesum iumgersovætakk frú forkvina og takk fyri svarið eisini til landsstýrismannin gjøgnum forkvinnuna at hann er jaligur um at fáa hendan tunnilin framhaldandi á breddan tá tað kemur til linjuføring so skal eingin vera ivi um at eingin vespurningur ivast í hvar lihvør linjuføringin er tann rætta og tað er sjálvandi til leynar og hetta er ein vestmanna tunnil hetta er ein tunnil til vespurningar og tá má tar vera vespurningar sum kunnu seta ynskja fram um hvar ið tunnilin skal inn og hvar hann skal útaftur øh tá tað kemur til tunlar og stórar verkætlanir sum nokk eru neyðugar at gera í tí nýggju tíðini har ið fólk krevja trygtsamband og ikki verða avskorin frá umverini í nakrar dagar um árið sum tað er blívið vanligt nú eftir hondini millum annað í vestmanna so er tað nokk tunnilin og hálsin í sandavágsháls og tunnilin undir í gøtudali gøtuoyi og so vestmannatunnilin so tað eru tríggjar stórar tunnilsverkætlanir og so eru nakrar smærri sikkurt tjørnuvík tað er gleðiligt at tað er komið á bredda gjáar er sikkurt eitt annað og sandslík kundi eg ímynda mær har nokk neyðugt við einum tunli eisini fyri at fáa tað skilagott vegakervi har og trygt og tí er tað gleðiligt at mann heldur fast við atfara at gera tunlar og ikki bara sær tað sum eitt hart grótug betongprosjekt men sær tað sum ein feitt framhald av tí trivnaðarátøkum og tryggleika sum krevst nú tá vit samanbyggja oyggjarnar soleiðis at tað verður eitt fjølbroytt samfelag við við eitt i fjølbroytt oyggja og bygdarsamfelag eisini frameftir so tað skal vera mín vón her frá gjøgnum forkvinnuna at hetta høga ting tekur undir við at halda áfram við tí prosjektinum sum lágborðinum tað er vestmannatunnilin og setir neyðugar pengar av til tað soleiðis at byrjast kann at bjóða út umborðað í tvey túsund og fýraogtjúgu tá ið hinar stóru verk
kætlanin við tunlinum eru lidnar ja takk landsstýrismaðurin ger
æfyri frú forkvinna øeg ei ikki ósamdur í í tí sum bárasteinilsen før fram viðvíkjandi vin neyðugt hvussu neyðugt er at gera tunlar og hvør árokan tað hevur vistimann hyggur eftir hvar hendi er mest átrokandi at gera tunlar so haldi eg at tey allarflestu sum sita í tinginum munnu nikka til at tann mesta átrokandi tunniln sum skal gerast við suðuroyartunlinum bárastein ielsen r inni á at avbjóðingarnirvið fólkatalinum í vestmanna við minking ogsuvíðari vistimann hyggur eftir suðuroynni suður suðuroyni verður fyri einari niðurbræðing av fólkatali og einari samanseting á fólkatalinum sum eru so skeiklað at tað er heilt allarmerandi so eg ivist ikki ein løtu í at at millum tær raðfestingarnar sum eru er er tann næsti tunnilin sum eitursuðuroyartunin eigur hana at vera rættilia framhalliga og eg trúgvi at alt tingið fer at taka undir við tí tá mann fer at at koma har til at tann at tann tunnilin verður lagdur fyri tingið til viðgerðar vónandi innan alt ov ov ikki inan alt o langa tíð so eg eri samdur í tí at tað er neyðugt at gera tunnilsverkætlanir fyri at gera tað livligt hjá fólki kring landið suðuroykim hevur havt nakrar avbjóðingar við at okur hava eina farleiði sum er er óstøðug og okur noyðast at fylgja eini ferðætlan tey allarflestu støðini í landinum dag at hava hava altso fítt at fara tá tey huga at fara víð einum bili og tað er alsu ein stórur munura
tí takk fyri ja takk fyri so var hasin spurningurin svaraður vit fara víðari til spurning nummar seytjan í dag og hesin spurningur snýr seg um landsvegin ímillum nes og porkeri tí jakob vesturgård tingmaður sum spyr og dennis holm landsstýrismaður í samferðsmaðnum ið svarar jakob vesturgård fær orðið
gersovælfyri frú forkvinna hetta er ein fyrispurningur til denes hólm um landsvðmillum nesi o porker ella tað sum hann rópar fyri nesvegin og spurningarnirun er ætlanin at umvæla landsmegi millum ns og porkerir staðið eitur í klivinum og tvey og hvør orsøkin til at landsvergin ikki er umvældur viðmerkingarnir seinasti mánaðirnir hava ferðsluforðingar staðið á nesvegnum í klivinum tí ter máa undan vegnum og vegurin ella partar av vegnum tí eru vandamikið til at koyra tað er nógv ferðsla staðnum eisini við tungum akførum og tí er tað óskiljandi at verðin ikki fyri langari tíð síðan er umvældur tá landsverk hevur mett at niðar ella sunnari partur av vegnum er vandamikiðl at koyra á kann spurnatekin setast við um vegarstrekkið í heila takið er trygt at koyra tí tað er ikki so øgiliga langt frá niðar á veg aara til vara vjaara og tá eð niðari partur av vegnum er vandamikil so er so spurningurin hvussu er við restini tí tað er ikki so øgiliga breitt og langt harfrá tað er spurningurin la spurningarnir til tnslv
um landsstýrismann takk fyri ja takk landsstýrismaðurin
dneshólmgersovæforkina og takk fyri fyrispurningin jakuvestegaard og hetta er sjálvandi ett mál sum eg eisini hava stóran áhuga í okur sum búgva í í nærumhvørjum hav beint t hava í áhuga í hesum málunum og tað er rætt at í einum parti av vegnum millum nesi poki sum okur kalla klivinum har tað máundan landsvegnum og og hetta kemst jú at biði meg mugan undan vegnum livivir sjóvarmálam og kanska forplanta seg ígjøgnum øki soleiðsir at landsverðin t í ringasta fall kann kann erí oman og hetta er ein trupuleiki sumhevur verið fyrr sum han hevuroynt at bøta um men tað er ábødrnar eru eisini tiknar at biðið meg og og tey sum kenna tel økið vita vit tað at tað er avbjóðandi at arbeiða í hasum økinum á vetrartíð og og tann prosjektið sum hevur verið lagt á skrá frá landsverk av er er nú komið so miki lagt at at man man nikka summarmánanum soleiðis at mann kann fra í gongdi at gera tað altso ætlamn er at gera ein stuðlamúr í neðra soleisnar at at skráin ikki fer upp á sama máta aftur og so bigir mann upp harfrá og so vítt g er upplýstur so fyri tað ummælingar arbeiði í gongdni í meir mánað so so tað skuldi ikki gingið so ela long tí áðrenn ormanserað eina broyting í økinum har
takk fyri takk síðani er tað úr
salimhenniold jafrú forkvinna nú ver ikki nakað nýtt har tað bjinktua ar og tað hevur tað gjørt tað eftir honduni í nokk so nógv ár meir og meir onkuntíð h l brøtt eitt sindur upp á tað men tað steðga for stutt so fær tað at bláman eisini tí hetta her brim liggur inn á har tá lugetturnar eru landsøh hatta er klárt at hatta hatta hta arbeiði sum bara kann gerast um summarið tað kann hatta kann ikki gerast um veturin tí at at vistu mann hyggu niður av har so er eitt sindur av hedli sum sum niðanfyri ellar sær ikki serliga nógv møl sum landstýrismaðurin sigur sum ein múrur kann setast fyri fyrsti heila takið skal blíva súkkur í ella ella verðurta bara fyribils loysnir sum sum fara víðari tá ið brim nóg nógv brim er so so hatta er eitt summar arbeiði sum má gerast

íðani er tað erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina tað sum eg haldi er eitt sindur óheppi við akkurát hesin her málinum tað er at øeg haldi tað var trið ella fjórða januar tá varð landsverfrøðingurin úti og segði tað hetta her hevði allarhægstu raðfesting síðani tá hava okur einki sæð uttan nakrar ferðsluføroingar tað er eingin tað her ikki verið upplýst um trygdina viðvíkjandi sjálvum vegnum tavilsia frá landsverki er hetta er hetta nú trygt nokk er hetta til tunga ferðslu sum sum er var tann sum sum hevur truplast við tí og tað haldi eg er eitt sindur átaluvert at landsverk ongantíð er komin út og fortalt fyri fólki sum búgva har er hetta nú trygt nokk og hvat er ætlanin at gera tað eru fýra mánaðir nú síðan landsverkvar úti segði tat hetta er hægsti raðfesting tað haldi eg er eitt sindur
ja takk so er tað spyrjarin aftur jakub vestergaard
ger sovæltakk fyri frú forkvina ja serliga tað ati tað bleiv boðað frá fyri fleiri mánaðurm síðan etavði hægsti raðfesting og tí atlur mann fyri langari tíð síðani farið í holt við at hetta kann saktans gerast um veturin eisini tí tað er ikki so nógv brimið klivinum at tað kemur niðan á vegin tað hevur ongantíð verið mína tíð so tað trúgvi eg einki upp á at brimið í klivinum kemur niðan á vegin og tí er so spurningur um at seta ein stuðla múr hann kann væl setast um veturin uttan nakar problem tað er bara spurningur um at koma í gongd við at gera tað okur eru langt inni á vágsfjørði so til tað so har er ikki brim sum er trupulleikin men har er ein jógv sum gongur langt niðan undir vegin og sum man frá fyrstan tíð ikki hevur gjørt ordiligt og tí ríður oman gjøgnusa jórna og tað er tað sum hevur gjørt tað av vegu partaravini hanga í leysari luft men tað er tað gleðiligt at mann ressast við og vónandi fer mann í gongd við hefta her arbeiði
skjótt takk fyri frú forkvinatakk síðani ef tú
landstýrismaðurin dnisholm gersovælja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingar ja eg eri samdur við tí sum henik old inni á at ati at mann roynt at gjørt ymiskar loysnir fyrr og mann kan bara konstattera tað at tær loysnirnar hava ikki hildið og av tí sama søgu landsverk saman við verkfrøðingum sum eru verkfrøðingum gjørt eina ætlan fyri hvussu tað skal gerast hetta við at mann ætlar at stoypa og bólta fast í hellurna í neðra og tað eri ikkieitt arbeiði sum er lætt at gera í brimi jakub vestegaad er inni á at hetta er er lagt ninn á vágsfjørði men eg haldi eisini at okur vita tað at hetta liggur hóast alt so opið at at hetta er ikki fítt fyri brim eg eri samdur í teimum áskoðanum har sum har sum hevtu ført fram at at tað er óheppið at landsfekk fyr fram fer úti eghald tð var bint ár n orsuskifti og siga tað atð er hægst raðfesting og ætland skal gerast við hetta e beint á aftan orsskifti og mann tá útsrálari at at arbeiðið skal biginna at verða framt aftaná orskifti tí ati eg haldi at tey flestu sum búgva har á leiðini vóru gott greiður um tað at at arbeiði niðri á hellini er ikki er ikki at arbeiða sum mann ger í í januar í februamánað í á vetrartíð men eg eri gleði fyri at hetta arbeiðið nú er er er á breddanum og verður framt vónandi í í maimanna sum ætlanin er og soleiðisn at okur aftur kunnu fáa fáa vegin ognara fyri ferðslu í í báðum síðumtakk fyri
so er hesin fyrispurningurin svaraður og vit flyta okkum longur norðureftir og eystureftir í landinum fara til ein spurning um selatraðarvegin hesi ferð er tað lilliam weihe tingkvinna sum spyr og til landsstýrismaðurin denishólm sum svarar ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ein spurningur til denesholm landsstýrismann í samferðslumálum selartraðarvegurin telurst nokk millum elstu vegir í føroyum fyrsti teinurin av strondum til kolbanagjógv er frá nítjan hundrað og tretivunum altso næstan hundrað ára gamal vegurin millum norskranes og selatrað er frá umleið nítjan hundrað og hálvtrýss og so frá nítjan hundrað og áttaoghálvtrýss varð koyrandi allan vegin av strondum til selatraðar selatraðarvegurin er ikki dagførdur síðan selatrað varð miðdepili í føroyum tá sundafergan legði at í bygdini í nítjan hundrað og hálvfjerðsunum og tað er altso eini hálvtrýss ár síðani tá vórðu víkipláss gjørd men annars e vegurin í dag í stóran mun tann sami sum hann hevur verið síðan miðskeiðist í seinastu øld smalir óregluligir liggur í bratlendi og manglar vegakstar sum tað stendur í samferðsluætlanini hjá landsverki frá tvey túsund og nítjan í samferðsluætlanini hjá landsverki frá tvey túsund og nítjan verður mælt til at selartraðarvegurin skal raðfestast millum tjúgu tveyogtjúguogtjúgu fimmogtjúgu hetta sæst tó ikki aftur í raðfestingunum hjá skiftandi landsstýrinum seinastu árini tað hevur tó lukkast tingfólkum at fáa eina lítla játtan á fíggjarlógina til henda gamla vegin seinastu árini so hann hevur verið dagførdur í bitum smáum bitum ár um ár í ár eru tó eingir pengar settir av til vegin so arbeiði a dagføra vegin steðgar tí havi eg sett hesar spurningar hví er selatríðarvegurin ikki raðfestur so arbeiða at dagføra vegin kann halda fram hevur tað meirkostnað við sær at arbeiða at dagføra selatraðarvegin ikki lagt í eina fasta legu hvørji eru útlitini fyri at fara undir eina samlaða dagføring á vegnum soleiðis sum landsverk mælir til og nær kunnu borgarar í kolbanagjógv á morskranesi og á sela afturat vænta at vegurin verður
dagførdur takk fyri takk fyri eina sovn
gersovæltakk fyri fyrispurningin lilja meie sum er kanska í longra lagi sum burdi verið ein skrivligur spurningur kanska til fyrsta spurning so dagførir landsverk loypandi landsviðarkervi og eisini vegin til seðalataðar og í tíðarskeiðnum frá tvey túund og átjan til tvey túsund og teyogtjúgu hevur landsverk brúkt tígju miliónur krónur upp á at umvæla at breiðka og atsaltera seðlatraðarvegin ja tað rætt eg kann bara staðfesta at í fíggjarlógini fyri trýogtjúgu eru ikki pengar settu av til til hetta íløgujáttanini ella ikki ikki raðfest til spurninir numar tvey so hevur landsverk mælt til at arbeiðið sum til dømis at breiðka seðlarveðartræðin verið løgd í eina fasta ligi við støðugari játtan so tað ber til at leggja arbeiðið til rættis yvireitt longri tíðarskeið heldur enn at játta verðið meiri til vildarligt soleiðsnar at landsverk skal gera eitt arbeiði nú og eitt arbeiði tá heldur enn at plana at geta yva eitt longri tíðarskeið til spurningurnummar trý so er í fíggjarlógini fyri tvy túsunog trýogtjúgu er ikki set pengar av til íløgu játtanin at dagføra vegin til kolbanar hjá morkranes og setafturat landsverk fer tó framhaldandi at dagføra vegin so hvørt sum játtaninar tøk og yvirskipað sæð so verður arbeitt sunnani frá breiðka vegin um ikki onnur ítøkilig atlit verðu neyðug at taka á vegastrekkinum tá mann kemur hartil við undirførslum og sovíðari og eg kann eisini skoyta upp í at í samferðsluætlanini fyri tvey túsund og trýogtjúgu samferðsluætlanini tey dagførdu samferðsluætlanin sum verður ferð til við tvey úsund og trýogtjúgu har verður sjálvandi silatíðarviðurin og ta leiðin tikin við í í ta arbeiði og viðvíkjandi spurning fýra so má eg bara vísa til svarið í spurningi trý at at tað krevur altso játtan á á fíggjarlógnim fyri at fáa gjørt
um hetta arbeiðið takk fyri takk fyri síðan eru tað viðmerkingar úr salinum ella orðið úr salinum
ja takk fyri frá forkvøðna eg haldi at tað er sera positivt tað sum eg síggi her í salinum í dag at ymiskir løgtingslimir seta fokus á vegir ymiskar staðnar her í føroyum til nógvar eisini til nógvar smáar bygdir og eg vóni at tað fer at halda fram so eg haldi gott um hendan liljan veiði og eg sjálv havi mangan snakk um múlavegin so eg vóni tá ið fíggjarlógin kemur fyri í næstferð at mann heldur ikki gloymir vegir longri norður og tá ið mann snakkar um norðurøki so vil næsta frábiða mær mann hava hóða at kasta nakka
har
helgiabramsen ger sovæløh frú forkvina ja ø hetta e ein áhugaverdur spurningur sum lilja veiði setur og er samdur við henni í tí at vegurin treingir alvorligat ábøtur og og tað hevur eydnast gjøgnum tíðirnar at fáa smærri játtanir ofta ikki á sjálvarfíggjarlógini táeð kundu tingið men ofta í fíggjarnevndini og tað eydnaðist ikki í ár og tað er sjálvandi tí at hetta e itt sindur serligt tí at tí attað var væl og og so so kom bleiv tað tann fyrra fíggjarlógin sum bleiv flutt eit sindur yvir og og so bleiv tað sum tað bleiv men men tað er gleðiligt at at landsýrsmaðurin nevnir at mann ætlar at taka hendann vegin við í sanferðsluætlanini tí avbjóðingin er at ha hetar in øliga langur veður ttað er nógv sum skal sum skal breyiðkast og gerast íg stand men men tað her eydnast at fáa pettur fyri petti og eina ferð kemu mannamál so so tað er gott at at at landsstýrsmaðurin tekur hevur tað við og
tað ber ígjøgnum takk fyri
magnuss rasmusen gersovæltakk fyri frú forkvinna vist vit hyggja heimasíðana hjá landsverk og samferðsluætlanina so stendur selgartragja vegurin á har frá tvey túsund og tveyogtjúgu til tvey túsund og fimmogtjúgu og tað er mett at kosta umleið hálvtrýss milliónir so sum mann sigur mann kann iga t forarbeiðið er gjørt hvussu er so langt og tað er rætt at tað er í mínari tíð haldi ikkitað g komi frá landsstýrinum um at seta pengar á men tað man orðnað í fíggjarnevndini í løgtinginum soleiðis sær seinastu fimm árini er eitt stað um kring tvær milliónir brúktar tey flestu árini hálva onnur onkuntíð og eitt sindur meira onkuntíð og tí er tað komin nakað ávegis men hetta stendur altso í tí samferðsluætlani sum sum er nú so tað er hjá landsstýrismanninum at hyggja ett sindur nærri upp á tað og so at raðfesta tað tað haldi eg at mann skuldi gjørt fyri at fáa farleiðina betri
og tryggari ja takk síðan venda vit aftur til spyrjarin liljuna weihe ger so
ja takk fyri og takk til landsstýrismannin í samferðslumálum fyri svarið hetta er eitt sindur ein framhaldssøga nógv tingfólk hava undan mær spurt til selatraðjarvegin eg havi funnið spurningar heilt aftur frá tvey túsund og seytjan har anita fríðríksmørk seinni edvund joensen og so eisini helgi abramsen hava sett fyrispurningar um hendan vegin vegurin hevur verið ofta í miðlunum tí at sjálvandi er ein slíkur vegur ikki ein serliga trygg farleið og ofta henda bæði at henda at at bilar fara útav og at eingin kavarudding er sum á koriosum so kann eg nevna at tað búgva hundrað og níggju fólk í hesum bygdunum so tað eru sjálvandi ikki tað heilt stóra fólkatalið talan er um og kanska heldur ikki so ræðuliga nógvir veljarar at tjúkklast fyri men eg fór so at kanna hvussu nógv fólk búðu á selaftrað í nítjan hundrað og seksogfýrs tá eg sjálv búði har tá búðu tveyogfýrs fólk á selaftrað í dag er tað hevtin einogfjøruti og eg hugsi at vit arbeiða fyri øll í føroyum eisini smáplássinum og tað hevur verið áhugavert at lurta eftir teimum spurningunum sum vóru áðrenn hendan tí hatta verður tosað óalmindiliga nógv um hol berg hol og tað er opinbært stór prestisio í at gera hol her og der og alliwini men tað er ikki serliga stór prestiso í at skula umvæla ein tíggju kilometrar gamlan
meg til selatraðar takk fyri
takk fyri landsstýrismaðurin dennisholm gersovælja takk fyri frú forkvina ja takk fyri viðmerkingar í sjalinum eg trúgvi at at okur okur kenna øll til vegastrekkir runt landið sum treingja til ápetur og eg kann bara taka undir við teimum viðmerkingum sum komu um at okur eru øgilig skjót til at byggja nýtt okur kanska hava brúkt sum løgting yvir fleiri ár minni pengar upp á at at vilíkahalda og halda teir vegirnar viðlíka sum sum okur nú einaferð hava gjørt í sínari tíð og hetta krevur jú eina játtan og eg haldi at at tann uppraðfestingin sum er gjørd á fíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu sum okur ætla atvíðka um í tvey túsund og fýraogtjúgu g fimmogtjúgu viðvíkjandi viðlíka landsvegðin at hon er eisini eitn litt til vegir sum seta taðs vegin so eg rætlaði sikkur up á at okur fara at síggja tað aftur í teimum smáu veganum í teimum smáu vegunum sum eru kring landið sum hava tørv á á vilíkahaldið at at nú man uppraðfest hettaher so tað er ikki bara blíva ein framhaldssøga men at tað blivur ein søgurasump á itland pítýskpunkt eisini endar takk fyri
ja so er hesin fyrispurningur svaraður áðrenn vit fara víðari til næsta spurning so fari eg at heita á tey sum eru í salinum um ikki at sita og tutla og tosa so hart at teir hoyrist upp her serliga tá fremstu røkjurnar kunnu taka tað til síð tað fær stýra nokk so illa tann sum skal svara og tann sum spyr so deiligt um hvissu mann hevur tørv á fundi at mann kann halda honum uttanvørtingssæð við fara nú til næsta fyrispurning og hann er frá johannesi joensen og hann snýr seg um trygd fram við landsvegi og tað er aftur dennis hovnastur
gersoæforkvinna ja hetta ikki um nakað berghul hetta er um gamla vegin og trygd fram við fram við vegi eg havi víst á tað fyrr eg haldi at tað er ongantíð so átrokandi sum nú spurningurin hetta er til dønis hálm landsstýrismann í fiskivinnu o samferslumálum trygd fram við landsvegi og spurningur lin var soleiðis nær ferð landsverk at stika fram við landsvegnum frá leynatunlinum til rundkoyringina í kollafirði er samskifti við hagapartar sum liggja fram við landsvegnum hvussu nógv ferðsluóhapp har seyður á vegnum varð atvoldin vóru á vegastettjun í heyst hevur ráðið fyri ferðslutygd heitta á landsverk um at skipa trygdina fram við landsvegnum í kollferðardali og tann seinasta spurningurin heldur landsstýrismaðurin tað vera eitt hugskot at gera eina kontu til landsverk við peningi til at seta nýtt stik upp og til at veðlíkahalda gomul stigg fram við landsfrerðasterkjuum í føroyum sum viðmerking trygdin fram við landsvegi hevur ikki altíð fingið røttu raðfestingina undirritaði hevur fleiri umførum heitt á myndugleikarnar um at raðfesta trygdina framvið landsviðarsettrinum frá leynatunlinum til rundkoyringin í kollafirði undirritaði koyri har dagliga og metir meti fleiri hetta vegastrekki at vera lívshætsligt fyri fólk og fa tað er fortalt at tað vóru millum fimtanogtjúgu ferðsluóhapp har á leiðini í heyst har seyður á vegnum varð atvoldin spurningurin er hvussu nógv skal til áðrenn stik verður sett upp gávumegin á vegasettinum fyri at fáa vita nær ella hvør ætlanin er verður hesin spurningurin settur landsstýrismanninum
takk fyri ja
k deneshálm lænsstýrismaður ger sovælja takk fyri frú forkvinna og aftur eina lítil viðmerking at hata er kanska ein rættliga langur spurningur sum kanska burdi komið sum ein srivligur spurningur soleiðis at vit høvdu havt lítsinda betri tíð at at fyrireika svarið men tað kann koma aftaná vs vist tað skal vera ja til tann fyrsta spurningin nær fer landsverk at strika fram við landsvinnum frá leynatunnium til rundkoyringin í kollafjarði so er er altor ndslandsviðakervið er fýra hunrað og sjeyoghálvfjerðs kilometrar eru var upplýst av hesum eru tveyogtreiv kilometrar tunlar og landsverk arbeiðir jú støðugt við at betra um ferðs klikna og hevur eisini eina játtan til tað mðog ein partur av tí fevnir um at seta hegn upp fram við landsvegnum har vandar eru fyri óhappi orsakað av seyði har sum tað orsaka seyði r á vegnum er er tann størsti vandin og og í tøkiligag er leiðin í kollfjarðardali ein partur av hesari ætlanini hjá hjá landsverki spurningur tvey um samskifti við hagarpartarnar sambandi við n vður fram við landsvinna hevur landsverk sambandi við teir hagarpartar í økirn at hegna verður eisini í kollafirði einki ítøkiligt samskifti er ð er við hesir hagarpartarnar í løtuni upplýstur í hvussu er landsverk spurningur trý hvussu nógv ferðsluóhapp er har seyður á vegnum var atvoldum í vegastrekkjunum í heyst tað er trupult at gera nákreinilig tøl yvir hvussu nógv ferðsluóhapp er árligani tí øll veri ikki skrásett hjá mindugleikunum men í samferðsluætlanini frá tvey túsund og átjan til tretivu síðu tvey hundað og fýraogtretivu við verður verður víst til ferðslu hagtøl frá løgregluni og í tíðarskeiðnum frá fjúrtan l seytjan hevur løgreglansskrásvett fýraogtrýss óhapp samanlagt orsakað av seyði av hesum er talanum í ein talan um fólkaskaða løgreglan fer sostatt bert leið fimtan fráboðan um árið um óhapp sum standast á seyði og sjálvandi kann tað verða ymiskt frá einum ár ella annað hvussu tað er til spurnin umar fýra hevur ráið ferðslutygd heitt át landsverk um a skipa trygdirna við landsvinum í kollafjkollfarardali altso ráðið fyri ferðsutig og landsverk hava verið saman um at gera ferðslutygdar ætlanina fyri nítjan til sjeyogtjúgu har tilmæli nummar trýogtretivu av teimum g hálvfjerðs er eir at tað eigurat verða hegnað fram við landsvegnum so hvat tilmæli er frá báðum pørtum um at at mann eigur at raðfesta tað frammarliga eg skal svaraupá tann síðsta partin í í seinnum

anus joensenger sovæltakk fyri úforkvinna tað kann gott vera at spurningurin var ov langur til at vera ein munnligur fyrispurningur men sum kundi tað blivan skrivligur men sambært svarunum hjá landstýrsmannum so er tað ikki serliga hetta strekkið mann hugsar um men nógv onnur sjálvandi tað eru onnur strekkir í í føroyum eisini men eg hugsi bara at hetta er ægrin til flogvøllin og rættiliga trafikerað økið eg haldi at mann eigur at hyggja upp á hetta økið rættiliga frammanliga tí mær vitandi nú veiti ferðisið har dagliga og eg síggi dagliga deyðseyðiliggja framvegnum eg havi sæð einum tvey trý ferðslulóga framan fyri mær har tað mundi enda galið eg dugi ikk orli at síggja hví mann ikki forðar hesin her tí eg tugi at síggja fyri mær at innan fyri ikki so langa tíð so kann tað standast okkurt alvorligt ferðsluóg har er ferðslan nokk rættiliga nógv og ferðin er høg og taðer eitt slætt strekki slætti vegur og mann sær ikki seyð sum loypur yvir tvørtur um vegin og seyðurin kann ganga heilt inn á vegin einki stik framvið hvørgunmegin eg hugsi tað er gott fyri hagan so teir ikki missa so nógvan seyð og tað eisini skilagott fyri okkum í ferðsluni so at vit ikki missa mannalív eg haldi at landsverk saman við ráðum fyri ferðsluni burdi skipað eina kontu sum eitur viðlíkahaldið av stiki tí eg veit at tað er sikrart nógvastaðni og tað er við at forfalla summastaðni og so eina kontu sum hevur eisini nýtt har sog tað var ikki fyrr um ann ger eina kontu sum eitur stik fyri amanat fær gjørt hetta her tí at trygd fram víð landsvegi tað er so ræðuliga nógv og nógvastaðni veit eg at mann hevur brúkt ta kontuina til kavarudding og kavarudding og trúgv fram ið landsvegi tað er hvørt lítt men onkuntíð er tað neyðugt tí at játta lítið av pengum hirfrá so eg hugsi her má mann gera eina broyting tí ella verður einki gjørt tað e vussu einki hent nú
seinastu fýra fimm ár fmunam tað
estakkfyri frú forkvinna ja eg skal líka taka í tann síðsta spurningin skjótt áðrenn eg viðmerki tað sum johannes joensen varinni á altso landsverk hevur mett at kostnaðurin av stika fram við landsvegnum er er leysliga har leysliga hundrað kilometrar av vegi og mann roknar við eyndarprísini umlei ein ein miliónir per kilometur so tað r eini hundrað miliónur krónur fyri stik og uppsetan og afturat tí kemur so serðat smáur rulluportur afturat sum helst kostar líka nógv sum stikið so sjálvandi er tað er tað ein stórur postur at skula p hegna fram vegnum og og tað e nógvastaðni har um hon burdi gjørt tað men landsverk hevur so valt at raðfesta høvuðsvegurnar fremst og serliga teir høvuðsvenðir har óafer at skráset so eg giti at at hetta við atstrekki og tað skal er filgið upp uppá er ein partur av teirra raðfestingini annars er mannagongdin tann at landsverk setir hegn upp fram landsvernum og festararnir og halda tað líka eg vetikki um tað er so ølia góð skilagóða loysn tað tað kannmann so diskutera í einum øðrum høpi og vanliga veða avtalu gjørd í hvørjum einasta føroym millum landsverk og avverandi haga tá ð hinurvinur seta upp ein ein máti at ger htað up á er at geva serstaka játtan ein annan máti at gera ta upp á er at gera hækka játtanina til tygdartiltøk sum jú er hugsað hendan vegin soleiðsnir at at at økj um trygdina á landsvegnum eg eg giti á tann játtanin erir upprunaliga hugsað tann vegin fyrst og fremst so tað r kanska spurt mált um at at visti mannhevur brúkt av trygdarjáttanini ella trygdartiltøkum til til atat grava á vetrardagr so er kava vetrardagur so spurningurin um tann játtanin ikki burdi heldur verið uppraðfest men tað er greitt at at at eingin kann liva við at ati at vegastrerkið er ótrygg og etta er eitt mál sum eg skal filgja upp áog ná løgtinslimir skava fetta afturframí samleigna máli takfyri
takk fyri
stumfar spyrjarin jann takk fyri frú forkvinna ja takk fyri svarið landstýrismaðurin denes holm eg eg havi landssmaðurin klárur at fara inn í málið bara líka fyri at hatta økið er vitandi um eg havi próvat kannað tað sjálvur eigir ikkiat kostað meir enn ein ella tvær milliónir tá hevu tú gjørt alt visti tú kann eta ja um tað bara byrja við fimmhundrað túsund krónur ella ella ella eina millión av fyri trygdina so so sparir mann nógv av øðrum økjum við ferðsluavopnua orðu suman má kompensera fyri óansæ æeg hugsaði at te y eisini er skilagot at fingið ráðiligtfyri ferðslutrygd við sum mann fekk skipað tað og eg hugsi eisini øll onnur støð í føroyum visu mann hevði eina eina lítla játtan sum mein so dagliga hugdi eftir stikum fram við vegnum og at seta nýggja upp har sum tað tørvaði so hevði tað til endan hevi mann komið á mál sjálvandi kann man kki koma á mál í einum men hetta økið her havi eg víst á í fýra ár nú og einki er hent og frammanundan tað var tað nógv ár mann hevði víst á tað so eg vóni at vit nú fáa loyst hetta her og tað hevur gott vissum tú kunda gjørt í heysti takk fyri
ja so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til spurning nummar tjúgu í dag og hann er somuleiðis til tænari sólnum landsstýrismann í samferðsmálum og hesa ferð snýr tað seg um viðareiðistunnilin tað er elsebet merkti skunnleiksstøttur nei løgtingskvinna sum spyr
væja takk fyri fri forkvinna og sum sagt hesin spurningurin er til landsstýrismannina í samferðslumálum dennis holm og tað snýr seg um útvarpsrasir í viðarestunninum tann fyrsti spurningurin er hvussu nógv akfør koyrir ígjøgnum viðarøystunnilin árliga og tann næsta er hevur landsstýrismaður ætlanir um at gera tað møguligt hjá hjá fólki at hoyra allar føroysku útvarpprásirnar meðan koyrt verður ígjøgnum tunnilin og hvussu nógv kostar tað at fáa føroyska útvarpsrásirnar í tunnilin og tann seinasti spurningurin er í hvussu nógvum av tunlunum í føroyum hoyrist útvarpið ikki tað varð ein hátíðardagur tá ið viðareiðstunnilin bleiv latin upp fyri ferðslu í tvey túsund og sekstan tunnilin er soleiðis ein av teimum nýggjari tunlunum tveysporaður ljósur og breiður men einki fm hoyrist í tunlunum tað koyrt verður til dømis ímillum klaksvík og havna hoyrist kvf í øllum tunlunum flestu av hinum útvarpsrásinum um ikki allar hoyrast eisini tað hevði tí ikki verið meir enn natúrligt at uppstaga viðorðaðasrtunnilin so tey sum koyrdu ígjøgnum tunnilin kundu hoyrt allar tæ føroysku útvarprasnar tað hevur eisini týdning fyri trygdina at fólk kunnu hoyra útvarp inni í tunlinum eisini er hetta ein tænasta til borgararnar tað kunnu vera átrokandi og ella umráðandi boð í útvarpinum um skalvalop skriðilop ringkoyrilíkindi og so framvegis sum ein ikki fær við tí koyrt verður inni í tunlinum ná er farin og eg kom sterkt
aftur takk fyrija so er tað landsstýrismaðurin ds
ómgersovæja takk fyri frú forkvina og takk fyri fyrispurninginsum elspett mersetis gunlegsdóttur ja til spurninga eitt hvussu nógvur akfør koyrir ígjøgnum viðararstunin árligani har hevur landsverk ein ein ferðsluteljara norðan fyri hvannasund og tann frðliggja liggur eisini á kortalffu og tikur sum ikkihava veri inni á kortalfu har eru nógv áhugavert inni á teirri síðuni millum annað ferðsluteljarar og tann dagliga ferðslan í viðarðarstunnili er í miðal átta hundrað ognítjan akfør um døgni sum svarar til beint undir trý hundrað túsund og akfør árligani spurninur tveyogtrý er partvísi fyri svaraður í einum skrivligum fyrispurningi frá eiriku jákusstovu viðarðartunnilin varð liðugur í tvey túsn g sekstan og tað rætt sum spyrjarin vísir á at útvarpið ikki hoyrist í tunlinum og sambært landsverki so vr eg ikki játtani til endamálið tá mannagongdin hjá landsverki er annars tann at tá nýggjur tunlar verður gjørdur so verða tekniskar insolatiónir her ímillum nímótans trygdarútgerð lødd inni tunlarnar útbúnaðurir settur upp sum er ein partur av hesi innlegging soleiðis at útvarpið hjá kringvarpinum hoyrist í tunlinum sostatar ætlanin at útvarpi hjá kringvarpinum verða hoyrað í tunlinurum fjall dalstunlnim fámjistunlnum tá teir verða verða lidnir harumframt er tað soleiðis at tá gamli tunlar verða dagførdir har nýótanvarv tygdarútgerð ver løgdu in í tunlarnar so er tað eisini ein sjálvsagdur partur at útvarp verur lagt inn í tunlinum hetta varð gjørt tá norðskálatunlinum og leynatunlinum vórðu dagførdir her verkt at viðmerkja at privatu rásirnar vanliga fáa í boðið at vera við í tunlinum um tær gjalda meirkostnaðin hív hesum innleggingum sum vanliga er ein eyka sendari fyri hvønn tunnilum í fjør varð útgerðin í kolfarðatunnlinum dagførd har tann nýggjari útgerðin varð løgd inn soleiðis at útvarpið kann hoyrast betri an tennikaðanim varð lagdur gjøgnum allar tunlar og sendingin sett upp soleiðis at at tað er møguligta hoyra seks rásir vegleiðandi prísur fyri hetta varð sekshunra hálvtrýs túsund krónur síðani tá hevur landsverk fingiðeit tilboð uppá at dagføra leirvíkstunlilnin tilboðið var væl hægri og tískil kann tað koma kosta út við eina milljónum krónur fyri hvønn tunlinum sum skal hava hesi útgerð lagt inn og eg vendi aftur til til tann fjórða spurningin tá tá ið
bara tí í seinna umfari takk fyri
takk sian t er ta orðið úr salinum beinir johannesen ger sovæltakk fyri frú forkvina tað er øgiliga góður spurningur við elspet marsetes gunlesettir setur her peint tí at sjálv um heta er ein øiligan nýggj tunnil so eru tað fleiri mann kann siga ting sum annars eru púra vanlig og eiga at verður í einum tunnil sum ikki e við í hesum tunlinum er eitt ratjusignalið sum eisini hevur týdning fyri tilbúgvingina tí tilbúgvingini brúkar eum o radio til at samskifta við so um eitt óhapp skuldi staðið seg í verðartunlinum so er einki radusignal til at samskifta gjøgnum harafturat so er tað heldur eingin metilatiskipan sum eisini týdningarmikil um eitt óhapp skuldi komið og t kemur eldur í at mann ikki hevur tað so tað er eisini umráðandi við trygdina millum annað at mann fær rajusignalir í so ein góður
spurningur takk fyri frú forkvina
ja takk jenis arana ger so vælfrú forkvinna hetta her við eg helt meg við tað seinasta sum landsstýrismaðurin segði ati mann plaði ella hvussu tað var lata tey privatu radiouni eisini tey fáa tilboð um visu tey vilja betala ogso víðari vera við ja eg haldi ikki thatta har hoyri nakraar heima altso tey privatu radiu okur hava í føroyum tað er ikki ein berroskoning sum drívur tey tað eru eru fólk sum sum av egnum lummum í nógvum føri betala fyri at senda boðskapur tveir av teimum eru kristnu boðskapur og so tað onnur sum senda aðrar boðskapur og eg haldi so avgjørt at at tað eigur at vera ein partur av av av einum tænastu sum mann veitir ikki bara teimum sum senda men teimum sum koyra ígjøgnum at tey eisini kunna hoyra allar rásirnar so tað fari og biðja landsstýrismanninm um at líka taka og kanna um tað ikki ber til tað haldi eg at

ja takk jakobvestegaard ger sovæl ja takk fyri fyri forkvinna ettað er við at dagføra tunlarnar og hoyra útvarpið ella radiurtunlinum hevur verið frammi við jøvnum millumbilum og tað eru framhaldandi tunlar har tað ikki hoyrast og tað hevur altíð verið sagt hef tir ein rímiliga einføld loysn kann finnast við at taðhoyrast í tunnilin ein tunnil er um okra leiðursumbiartunnilim har hoyrist eingi radio so tað er hekstur tí at mann dagførir í øllum førum soleiðis at mann kann fylgja við tí sum gongur fyri seg og og kunna hoyra hoyra radio viðhvørt standa bilar og bíða uttan fyri munanis n tíðindir eru ella ella fyri at akkurátsum hoyra tíðindini í ferdiliga árindi at fara inn í tunnilin tað er eitt sindur sind keðiligt men visti mann her í gongdivið at dagføra tunlarnar og fáa radeursamband sovurðið tað
slag takk fyri
takk síðani er tað stefan klein poulsen ger sovælja frú forkvina tað er púra rætt sum jakobvestegaard sigur at tað er tað er ikki óvanligt at bilar steðga uttanfyri tunnilin fer at hoyra tað síðsta tíðindunum og og nú tá ið elspet mersetis gunnvestóttr spyrjin í viðaroyi so so veit eg at í góð veðri fara nógvir bilar av gamlan vegin fyri netupp at hoyra ta sending sum tey nú einaferð lurta eftir og landsverk ger hetta til ein spurningu um um trygd ogtað er ikki so ræðliga langt síðani at eg sjálvur setni ein spurningur um hetta og tá ráddu teir til at mann byrjaði við ventilatióni tá fleiru so reogera upp á tað jamen har eru so nógvir gjøgnumtrekkur gjøgnum tunnilin at tað tað skuldi ikki verið neyðugt og og radiosignablið eisini gjørdiliga spurningur um trygd upp í samband við við tilbúgving men tað er eingin ivi um at fólkið vil sleppa at hoyra
útvarpið í tunlinum eisini takk fyri so er tað spyrjarin eldspøtuborðsetis skúlastóttur
ger so væl ja takk fyri takk fyri harra formaður og tað er hugaligt at hoyra viðmerkingarnar her í dag øh eg ætlaði ikki at vit skulu steðga við fyrispurningum tað verðir nógvir góðir fyrispurningar her í dag eisini um vegir útá til ymiskar bygdir og tunlar og nú er tað so radeousamband eg vóni veruliga at landsstýrismaðurin lurtar eftir hvat eta høga ting ynskir tí her snakka vit ikki um nakrar heilt óhøguligar upphæddir tá ið tað kemur til hetta radieosamband eg hoyrdi einki um at landsstýrismaðurin nevndi nakað um nær ið mann kann sleppa at hoyra radio nú nú nevni eg akkurát viðaroyðastunnilin nær verður tað vit vita tað at í nítjan hundrað og sjeyogtrýss tá fingu norðoyingar ella tá komu tunlar norður fjall og har er einki radeðu samband og har hevur ongantíð verið nakað raevu samband og mann bíðar tolini tí nú fara vit at fáa nýggja tunlar norðurfjall og tað vildi so sanniliga hopa at mann kann hoyra radiu í teimum tunlunum tá i teir einaferð lata upp og viðaráiðstunnilin sum er simpulthenn so flottur og í so góðum klassa góðum standi nýggjur at mann ikki kann hoyra radio har álvara tos eg hugsi eisini um hetta her við mann snakkar um tað er ofta mann stendur uttanfyri mann fer ikki inn í tunnilin í at mann vil hoyra ta síðstu tíðindini men pprøvað ímyndi tykkum hvussu tað er har norðuri ella norðanfyri fjall har e ikki minni enn eg haldi tvey stykkir ljós ferðsulugljós har mann skal steðga og bíða inn til at sleppa inn um tunnilin og so fyri stillið tykkum so mann kal hoyra onkru tíðindini og kundi hjálpt mær sær tað ræytt aftur so eg haldi álvaratos at mann skal vísa hesim fólkunum kring alt landið ta virðing at tey skulu havat rætt til at hoyra tíðindini sjálvt um hann er norðan fyri klaksvíkina ella hvar taðer takk fyri
takk fyri so er hesi
nei so era dennes holm hevur orðið ger so vælja takkfyri harra formaður takk fyri viðmerkingar og ja viðmerkingar í sjalinum og ískoytispurninginum ja eg haldi iki okur eri so øilia ósamdur um tað at tað hevðir verið øgiliga gott visti mann hoyrdi hoyrdi útvarpið øllum tunnlilnum í løtuni var eit landsverk av átjan tunnilnum og eg haldi fýra eru í gerð ø og so eru tað sjálvandi undirsjóvartunlarnar og so vítti er upplýstur so eru tað nýggju av teimum átjan tunlunum sum hava útvarp í dag so har er eitt sindur av mál áðrenn áðrenn allar tunlar hava útvarp men sum nevnt so verður tað jú gjørt í sambandi við dagføringar av av av ta trygdarútgerð sum er í tunlinum at kringvarpið er partur av av av at útvarp lagt inn er orsakað av av tilbúgvingini eg kann gott kanna hvat meirkostnaðirn er á hinum sum jensarana var inniá um tað er ein ein stórur meirkostnaður ella um tað burdi veri ein tænastu sum landið veitir tað tað kan eg got fára kannað nær meirið annars haldi okur úll eru samd um at at tað er er gott og neyðugt at halda áfram við at dagføra tunlarnar soleiðsini at tað verður møguleiki fyri at hoyra hoyra útvarp í í øllum tunlum landinum og ikki bara nakrastaðni
ella ikki bara summarstaðni takk fyri takk fyri so er tað spyrjarin fyri seinastu ferð
elsaferðsfemsmibereseti skulu teir støddgerðsøga takk fyri og eg takki fyri viljan hjá landsstýrismálum sum hann víst her uppi á røðarpæddinum fyrr og løtu síðani at hann vil dagføra tunlarnar eisini tá ið tað kemur til rákisamband og tað eru bara soleiðisnar at tá ið vit sum koyra kanska eg nú koyri eg ofta frá frá havnini til klakskar kanska fleiri ferðir í vikuna og eg hugsi sterkja um tað at rákið er at tú hevur samband eg hugsi sterkja um tað at tað er bara ein sjálvfylgja men tað er tað løtu tá ið tú ikki hevur tað tá er tað simplis so mangulfullt at tað ger fortreð og eg hoyri so ofta frá fólki norðanfyri um hvussu irriterandi er at at at mann ikki hevur møguleika at hoyra radio tey skulu ígjøgnum mann skal hugsa um tað hesum fólkini skulu ígjøgnum tríggjar tunlar tríggjar tunlar tá ið tey skulu til klaksvíkar so hoyrir mann ikki radio í øllum tunlunum men men bíða nú so tá mann fer ígjøgnum norðoyatunnilum og víðari til havnar so er lespul liðugt ára formaður tá ber væl til og tá mann snakkar um at tað kostar seks hundrað og hálvtrýss túsund krónur at fáa rákisamband harra formaður eg havi landsstýriskvinna eg veit hvat er at sita við einari heimild og eg veit eisini og havi prógvað manga gangið er viljin til staðar so kemur mann rættiliga langt harra formaður og er viljin til staðar at fáa rákisamband inn í tunlarnar so vit verða so tað verður javntar deilt vit verða øll líka so kom kemur rákisamband og eg seti mítt álið til landsstýrismannið seks hundrað og hálvtrýss túsund
krónur eg vænti at tað maktar hann takk fyri takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður øso far av til næsta spurning tað er spurninguri nummar einogtjúgu tað er ein munnligur fyrispurning til bjarna k petersen landsstýrismann í lógarmálum viðvíkjandi herðingum í revsilógini og tað er uni holm johannesen sum eg spyrjari ger so væl

bjarni kárasom petersen gersuvæ takk fyri harra formaður og takk til una holm johannesen fyrifyrispurningin løgmálaráðið fylgir væl við hvørjar broytingar verða gjørdar í donsku revsilógini og eisini aðrar revsiløgur tánn danska revsiløgin hon veður javnan broytt tað eru tó ikki allar broytingar sum eru viðkomandi í føroyum og metast maltíð um um broytingin er viðkomandi í føroyum gundsjónarmiðið er sjálvandi at tað bert eigur at ásetast revsing tá ið hetta er neyðugt tá tað kemur til kynslig brotsverk so hevur tað í størst møguligan mun verið ynski at tillaga føroysku lógina so at hon fylgir tí donsku á hesum økinum í danmark er tað tó síðstu árini blivið vanligt at gera smávegis kanska óneyðugar broytingar í í lógartekstunum fyri síðani at nágreinað í viðmerkingunum hvussu lóggevarin heldur at dómsstóvlarnir eiga at herða revsingina í í einstøkum málum landsstýrið hevur í øllum førum higartil hildið atdómsstólarnir eiga at at lóggevarin ikki eigur at leggja seg út í dømingina hjá dómsstólunum tí lóggevarin ikki hevur neyðuga innliti í ítøkiligu málini og kringumstøðurnar hetta hevur tó havt avbjóðingar við sær tí dómsstólarnir hava í teirra døming av revsimálum í føroyum verði eg iva um at slíkar herðingar eru fevndar um tær eru fevndar av føroysku revsilógini um lógarteksturin ikki eins og í tí føroysku er ikki eins í tí føroysku sum í tí donsku í løtuni erí løgmálaráðið í ferð við at gera tann almenna partin avrevsiløógini lidnað hesin parturin verður vantandi borin í tingi aftan á ólavsøku og tá ið hetta arbeiðið so er liðugt tá er ætlanin at fara undir at gera aðrar neyðugar dagføringar í revsilógini og tær dagføringarnar sum sum talan er um kann eg taka til næsta umfar men tað inniheldur millum annað áseting viðvíkjandi gruning
og seks stórir takk fyri takk fyri so er tað løgtingsfólk sum kunnu gera viðmerkingar
ogtann fyrsti er hervør postóttur ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi er gott at hoyra frá landsstýrismannunum at mann fer at gera dagføringarlógini millum annað eisini um tað sum spurt verður um við hesum fyrispurninginum s hgli eg kanska spyrja um mann mann eisini ætlar at hyggja eftir hesum við at kriminalisera harðskaps stenda í samgonguskjalinum men eisini atkriminalisera identitetstjóar á sosialum miðlum og hetta her við at styrkja verjuna av serliga útsettum fakbólkum millum annað politistum og og sosialráðgevum so a teiy eru betri vard eisini tá tey
ikki er til arbeiðis takk takk fyri
og so er tað khristianna vinter poulsen ger so væl takk fyri ja hatað er ein sera viðkomandi fyrispurningur tí at veruleikin úti á teimum sosialu miðlunum er heilt ein annar enn hann er í tí veruliga lívinum og tað er viktigt at vit gera eitt stórt arbeiði fyri at at verja tey tey børnini sum kanska koma sær sum kanska ikki heilt duga at skilja ímillum hvatvaksin fólk við sum ikki hava reint mjøl í í posanum hava íg hyggju so eg hopi at revsilógin sum skjótast eisini verður herd fyri hesi hesi her brotsverkini tí hetta er
hetta er sera alvorligt takk fyri takk fyri so er tað ein viðmerk
ing frá steffan klein poulsen har formaður seks otorsjin er eitt nýtt hugtak fyri mær men eg haldi røðarin ellað spyrjarin greiddi væl frá hvat hvat tað er og og eg haldi tað var nettupp hetta sum norska politiið meldaði út var ein av teimum størstu avbjóðingunum sum teir stríddust við nemiliga at vaksin fólk leggjast eftir børnini á internetinum og fáa tey at gera alt millum himmaljørð sum ikki hóska seg hjá nøkrum faktiskt ikki u gongu vaksin um fólki men tað er tð r øgiliga ópjagiligt at at tað verðu lagt eftir børnu up á handan mátan eg haldi at hetta er par eitt annað dømi um at internetið er ja eitt veilt vest sum er óregulerað og vit mugu vit mugu onkurt vit mugu fyri at halda okkum til internetið og allar tær avbjóðingarnar sum eru út
tú vit kunnu ikki bara lata standa til takk fyri so er tað spyrjarin aftur uni hálvnið

men eg eri glaður fyri at landsstýrismaðurin tekur málið upp takk fyri takk fyri so er tað landsstýrismaðurin bjarni koyrar sum petersen
ger su væltakk fyri harra formaður spyrjarin og viðmerkjararnar hava hava púra rætt í tí at so hvørt sum samfelagið mennist og tøkniliga menningin kanska serliga talgildi heimurin opnar upp nýggjar leiðir fyri fyri ella revsuverndar brotsgerðir ger tað at vit á revsirættarligu økinum mugu mugu fylgja við og tiðlaga umstøðurnar eftir tí øh nú nevndi uni holm johannesen sekstorsiin tað er tað er ein samanrending um samanrenning av orðinum seks og ekstorsiin sum eru ein altso avpresing ella av nýitsla og og gruming er eisini at gera sær dælt av tað at børnm og ung kanska ikki ordlga vita hvat tey hava við at gera h men sum áðvurðr nevnt so so eru mann nú í holt við at dagføra tann almenna partin av revsilógini tað verður vónandi liðugt skjótt øh og so eru tað nakrar dagføringar sumbæði spyrjarin og viðmerkjaran hava nevnt øh sum vit ætla at koma við seinni tær dagføringarnar sum ætlanin millum annað er at gera tað er eina áseting viðvíkjandi tráðfylging av almenn alment settum starvsfólkum áseting viðvíkjandi herðing av revsing viðvíkjandi samløgu við barn undir fimtan ár áseting viðvíkjandi gruming og sekstorsin áseting viðvíkjandi tráðfylging ella tað sum mann kanska vanliga kallar fyri stolking og áseting viðvíkjandi sálarligan harðskap og so áseting viðvíkjandi samleikastuldur og misbrúk av samleika hjá øðrum og um alt gongur væl og mann hevur borðið tann almenna partin ígjøgnum so fer mann at arbeiða við revsilógina frá frá grundini og og vera tær dagføringarnar sum eg akkurát nevnt vónandi borðnar í tingi næsta vár
um alt gongur væl takk fyri takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til spurninguri nummar tveyogtjúgu tað er spurningur til høgna hoydal landsstýrismann í uttanríkisog vinnumálum viðvíkjandi krøvum til útróðrarbátar í bólki fimm og t jakub vestergaard sum er spyrjari ger so væl
takk fyri harra formaður eg skali lesa viðmerkingarnar fyrst sjóvinsstýrið o seinastu tíðina og tað er nokk so límtíðin kalla útróðrarbátarbólkin fimm til sín við einum kekklista við umfatandi krøvum um útgerð innrætting við meira um bátarnir framhaldandi skulu hava siglingarloyvin krøvini meðan danskari kunngerð sum sjóvinsstýrið setti í gildi í føroyum fer at við sær et bátar sum í mong ár brúktir til útróðurmuni umbyggjast og er tað eisini bátar at tað ikki ber til at lúka krøvini kostnaðurin at lúka krøvini er umfatandi og stendur ikki mát við innkeningina og era í ávísum førum hægri enn útveðanarvirði av bátunum bæði kunngerðin frá sjóvinstýrinum og keklistari skrivarar á fremmandum máli har sjóvstýri samanber bátar í bólki fimm við bátar tæl vergsmessu í fanskt á fisk sjóninsstýrið er ikki ómakað sær at laga kekklistan til føroysk viðurskiftir og tað hevur altíð verið tosað um at fá as útgerð í smábátar serliga í samband við trygdina hetta hevur verið meira viðkomandi enn umfatandi krøvini frá og tí er sær spurningarnir hvør orsøkin til at útróðrarbátarbólkin finmmaður fingið umfatandi krøv til útgerð innrætting við meira fyri at fáa siglingarloyvi te ker serliga serliga orsøk til ásettukrøvini og hví er kunngerð og keklistar fá ssýrin skrivará fremmamálið og so fjórðu spurningur er ætlanin at áseta krøv um aís til
smábátar takk fyri harra formaður takk fyri so er tað svararin høgni hoydal landsformaður
ger sovælharra formaður spurningurn hjá jakob vestegaard er er blivin varur við eisini seinastu vikurnar eg haldi fjúrtan dagar síðani at hesi krøvini eru komin til til útróðrarbátar í bólki fimm og eg havi so avrátt ein fund í hvussu við umboð fyri partar av hesum flotanum til at tosað um hvat tað er og so havi sjálvandi kannað hvat ið hvør orsøkini erutil hesi krøvini verða sett nú og tað stutta svarið er at sum jakuvestegard sjálvur vísir á at tað er sjóvinnusstýrið sum hevur ymsar kunngerðir sum vísir til nakrar danskar spesikatiónir og tílíkt og í eg hvi fingið at vita at í samband við at í ár tá vørnir hevur útskrivað fiskiloyvini til bólk fimm so hevur sjóvendsstýrið saman við tosað á vørðnum og so sent eitt bræv til reiðararnar í serliga bólki fimm a ið og biði um at fáa bátin sýnaðan og góðkenda til vinnuliga sigling sambært teimum galdandi reglunum og tá galdandi reglurar er ikki nýggjar tær hava verið í einar kungi frá nítjan hndrað og fýrs nakað bliv dagført í tvey túsund og seytjan h men hevur bara ikki verið praktiserað at kalla inn til sín og tað er so orsøkin til at nú hava bátarnir fingið hesa her umbønina um at fáa bátin til sín og at fáa hann a lúka tær treytirnar sum ásettar eru í kunngerðini og hava verið tað leingi og tað er so tann tann serliga orsøkin sm er at mann r mnn evur mmannher bara gjørt frammaundan tí a mann ikki havt orku ella ikki sett fokus á tað og so er tað heta her við hví eru kekklistanir á á á donskum og tað havi eg eisini kannað og tað er soleiðis at sjálvandi trygsjálvar tær teknisku kunngerðirnar eru gjørdar á føroyskum men enn eru ikki allir keklistarnir gjørdir á føroyskum eisini men tað verðr arbeitt við at gera tað og tað er eftirsleipið eftir síðan mann yvirtók trygd á sjónum at mannikkiheur dagført alir tær gomlu reglurnar á økinum sum enn eru á donskum so tað eiga e sjálvandi at vera á føroyskum men trygdatrygdarteknisku kunngerðinar eru so á føroyskum øhuni síðsta spurningur sum koma aftur tilhann við á eyðsaranum men men hatta er er atvordr sum eg havifingið at vita og eg havi sagt avtalaðan fund við partarnar sum mann kann umrøða hvat
hvør avleika tað hevur tí tað kann hava stóran kostan við sær takk fyri sjálvar viðmerkingar
frá tingfólki fyrst hendrik gold ger so væl ja takk fyri rættiliga longu áðrenn síðani tólv trettan áðrenn síðani har á leið tá komu nøkur krøv eisini hetta er tað somu sum aftur til útróðbátar í beiggi fimm og tað var rættiliga umfatandi men aftaná ein drúftan aftur og fram millum partarnar so avrótta mann at útseta tey krøvini og tað var millum annað installerað í lastini vesur og sepputangar og burtur tað sínum og og og nógv onnur útgerð men tíbetur bleiv tað so útsett nøkur ár men eg forstandi tað spøkilsmakuliga aftur nú so so tað er spurningur um um hvussu hvussu býtt mann skal ganga við teimum krøvum tá vóru tey øgiliga ógvuslig men men tað
tíbetur bleiv tað útsettatakk fyri
so er tað beini johannesen ger so væl takk fyri harra formaður hetta er ein øgiliga viðkomandi spurningur jakobvestegaard setir ja tað hetta er tann partin av flotanum sum kanska ja minst lønsingarnr sum kann vera í og eisini er kanska fleirispbyrja og tað kann koma sum ein stórur steinroðan byri hjá teimum athesi her kanska stóru krøvini varð sett í fleiri førum kanska óneyðug kann man siga og tí at tað r verið so sær veit mann at tað verið nøkur serlig krøv til tanum mann skal til dømis út á føroyabanka og alt gott um tað men at bara fyri at fáa singdaarloyvi at øgiliga stór krøv sett taðtað eru sera
bara hyggja eftir takk fyri so er tað spyrjarin jakob vestsgaard
ger su væltakk fyri harar formaður og takk fyri svarið og landsstýrismaðurin er í samskifti við ávísar partar skilja lagnum sum hava fingið boð um at koma til sín kunngerðin f er á donskum har standa nakrar undarligar danskar fyriskipanar í somuleiðis við hesum kekklistanum far eventuell iskølle við eg veitsk hvat mann skal brúka tay í føroyum til og so stendur ishuoth sum danskir bátar verða íklæddir og so stendur millum annað forfinnat stær skriftlig ríarpolitikk og s sovorð nakað á einum føroyskum útróðrarbáti bólki fimm og so framgongundi at bólkur fimm á skal til svín men ávísir bátar bólki fimm br har kann mann bordera ansttair skulu til síni lykkjur hvat hvat er munurin á hesum er bátinum egentiliga eingin altso slett eingin og aðrir bátar sum sum verða brúktir til dagligt og sum sigla hava ikki somu krøvini so framvegis so eg haldi at mann eigur at stinga fingurin í jørðina finn út av hvat mann er og so ansa eftir at mann ikki setir alfor nógv krøv kopierað danskar reglur uttan kritikk setir tað í gildi í føroyum og tá eg lesi henar kekklistan so skilji eg slekki at nakar sent ein sovornur kekliskt út tí so høpuðsleyst er nógv a tíð sum stendur í hesinher listanum í staðin fyri at málrætta krøvini til tað sum hann heldur er rímiligt til føroyska útróðarbátar og taka tað har frá og tað vóni eg at landsstýrsmaðurin saman við áuga pørtunum finnur útav soleiðis at mann ikki ja pá hendan mátan drepur drepur tað síðsta av
av av útróðrinum takk fyri harra formaður takk fyri so er tað svararin høgni hoya
gersvæja harara formaður eg eri ikki ósamdu úr tí at tá mann sendir langar listar út við við krøvum á donskum eg spesifigatiónum og tílíkt tað tað tykist heiltløgið men tað skal tó sigast tað at at sjóvinnustýrið hevur esum sagt valt at raðfesta krøvini til trygd á siónum eisini fyri smærri bátar og tað er sjálvandi gott vit eiga at vera til landsgongu fremst við trygd á sjónum og sjónum sum vil gera gott arbeiði og teir hava so eisini skrivað ein samandrátt ella ein styttri ketla av kettlista á føroyskum tað skal sigast í tí sum er sent út og tað rokni eg við at spyrjarin spyrjarin veit men tað er rætt sum verður sagt og eg fekk ikki svar upp á sari men tað hevur sagt frá frá beinir johannesen eisini at tað verður serlig krøv galdandi til teir bátarnir sum fáa bankaloyvi og og bara fyri at taka eg vi eg havifingið upplýsingar eisini frá meting frá sjóvandsstýrinum at at um ein bátur letkki líkur krøvini yvirhøvur sum eru í tí sum e sent út hesar bátarnar altohar einki er í lagi ella har og tær instalatiónirnar skulu hava so so kanntað vea ein prísur up til fimmfimmogtrýss túsund krónur per bát bara fyri at fáa ta dagin vist tað e ikki líka nøkur av krøvunum men so har ímillum tað e tað hægsta tsum tað kann vera h men fær tær bátararsum á bankaloyvi har eru serlig krøv um radostøðina hvussu hon skal røkka og til tráðkara og bjargingarbát og tá um um báturin sletki yvir tað so kan vea upp í hunrað ogfimmogtjúgu túsund krónur per bát g tað eru sjálvandi nógvir pengar fyri enn fyr en útróðrarbát hog so er tað eessari tað er ikki sent úr krav um tað enn og tað hevurð arbeitt leingi við tí eg hugsi bæði ja jakubvestegaad og eg sjálvur sum sum summen í fiskivinnumálinm hava eisini viðgjørt tað har mann støðan ta r útsetta men ta eg ivistki í at útróðarbátar ynskja tað sum trygd eisini og tað er ein stórur trygd og tí it hava ái esæra men tað er sjálvandi einieir íløga t tar blivunu nakað bíligari men vit hava ikki sett vit hav vha ikki verki hart viðgjør ta enn u mann skal seta tær krøvið at galda frá ávísum ári ella dát enn men tað verður støðugt arbeitt við tí og so er tað hvat mann knn gera altso hetta er hetta er ein avviðing at at eg haldi eg haldi púra beint at sjóvandisstýrið fer at siga tað at vit eisini mugu sýnar bátarnar sum sum virka í bólki fimm og hvørjar krøvnær skulu líka taðsk sjálvandi vera eftir rímiligum reglum tí eg haldi at vit kunnu gera munandi meira fyri trygdina umborð á útróðrarbátum eisini og tað má vera okkara fremsta mál samstundis sum tað verður gjørligt hjá tí vinnurekandi at hetta ikki blívur ein útvarsta sum iki ber til at betala og tað fara vit so at samskifta við bæði sjóvindusstýrið og umboð fyri
hesir jólarbakkarnar í í næstum kfyri so er tað jakob vestigaard ger so væl
takk fyri harra formaður sjálvandi skulu bátar sýnast og bátar verðurí lagið tá ið teir tá ið teir skulu brúkast til til útróður meni nógv hasum krøvunum tykjast at verða skotið langt yvirmál akxultrekk skal við jøvnum oyrnast og tað havi eg hoyrt fleiri smiður tosa um at tað er púra óneyðugt hjá hasum her smábátanum man skal gjøgnumbr bara fyði at nevna tað tað er tað er so nógv onnur eftirlit sum skal við jøvnum millumbilum har tíðaravmarkingur á til sær her útrórpabátarnir har tú skal gjøgnumføra nøkur nøkur ting sum kosta nógvar pengar og hetta er ikki ein vinna sum hevur kastað øliga nógv av sær undanfarin ár og onkrar hasin báturium eru føroyskir føroysk bygdu bátar har var øiliga trupult at at lúka tey krøvini sum sum sett ferða og tað er tí eg sigi ati okur áttu at fingið eina kunngerð ka kungina sum eg las hon var upp á yvir hundrað síður haldi hundrað og seksogtretivu síður á donsk máli um øll møgulig hugsandi og óhugsandi krøv til útróðrarbátar og ja er ávísu kekklistina afturat sum var rættiliga nógvar síður mann eigur haldi eg sjálvur at laga krøvini til so ter er í ordan og er rímilig men eisini soleiðis at mann ger tað at bátarnir hava altso eg tryggir nokk tað er ikki har tað er men at mann er rímiligur í tí sum mann ger tí nógv hasum bátunum hava verið brúktir ja í áratíggju
ure takk fyri har var snøggt takk fyri so er tað høgni í hoydali til eina seinasta seinastu viðmerking seinast svar gerst væl
ja vist so sagt kunnu tað verða grundvallar munir á kunngerðin sum eru sum eg havi havi eg eisini lisið ha hundhuntil seksogtjúgu síður tann kgerðin sum jakub vestegarad vísir til har teir fyrstu tríggjar síðurnar eru á føroyskum við sjálvari kunngerðini og so kemur hesin her hetta skjal tvey sum ásetar alla sar teknisku og spesifikatiónirnar og tær eru øgiliga øgiliga spesifikkar og ofta illar ringar at fáa á sampakka við føroyskt viðurskiftir so tað so tað skul vit sjálvandi gera nakað við men hin vegin vil eg so undirstrika at eg haldi tað er tað er øliga gott at sjóvandsstýrið er farin at prioritera sínar uppgávur og teir hava stórar uppgávur á øllum økjum kann taka eitt annað dømi at sjóvendsstýrið hevur fingið stórar nýggjar uppgávur í samband við fóðurflakar alt og øll tey l ølla teir tey førini sum knýtast át alivinnuni og og tað sum eg havi samskift við sjóvini stýrið um tað er til dømis tá tá tað kemur til sýn so má tosa um skal mann taka gjald fyri sýni hog tað kann eg vera relevant fyri fyri fyri fyri stór reiðaríi og annað men men men har heði heg sagt tað at at skal tskal tað skal tað rigga at fáa trygd á sjónum í best møguliga legu so haldi eg at sum skuldi heldur úti í at meira peningtil sjóvinnusstýrið sum mann sum han ikkiskal gjalda fyri síni hog og hvussu vit fáa fáa loyst hetta málið her tað kann eg ikki lova beinleiðis enn men men men vit fara so sjamsamskifta um tað sum tað veður gjørligt at gera tað tí eg hugsi bæði tey ella teir sum vara av hesum skipinum ella hesum bátunum í bólki fimm teimum smærri smærri útróðrarførunum hava ein áhug í at fáa trygdina upp men tað má sjálvandi vera relevant eg kann taka ein annað dømi við at eg haldi tað var eg sá onkrar kunngerð sum ásettu reglur um umhvussu skal tð hvussu skal skal breyðførast um borð á einum skipi og har havða e sæð onkur dømur um har tað har tað tikist øgiliga langt frá føroyskum veruleika við hvussu nógva máltíði mann skal hava umborð eini útróðrarbát tá tú liggur og brennur í fisk og tílíkt so so tað má altíð tillagast til føroysk viðurskiftir og tað eru vit altso í ferð við og heta e ein arvur frá
tí av mongum hálovaðu heimastýrunum takk fyri so er hesin spurningur svaraður og vit fara til spurning nummar trýogtjúgu tað er ein spurningur til høvdin hoydal landsstýrismann í uttanriksfjøðum vísingandi skjótuvenjingum í føroyskum sjóøki og tað tað erling eitskoyrt sum er spyrjaðað
ger so væl takk fyri ja eg eri vaksin upp við at donsk herskip pasterolera ímillum oyggjarnar og javnan liggja við føroyska kaiy og hernaðartyrlur sveima somuleiðis í heilum um oyruni og okum ja hesi herðskip eru blivin ein so innetin partur av føroyski bygdarmentanini at okur við passandi mongd av snildum propaganda eru farin at kalla tag verjuskip tað í sær sjálvum er nokk so stuttligt tí tað velst sjálvandi um eygað sum sær hetta eru fult útgjørd herskip sum patrolierað her um leiðir fyri at hevda suverinitet fyri eina fremmanda makt og eg dugi at síggja at tey úr einum donskum sjónarhorni kundu verið kallaði verjuskip men tað kunnu tey sjálvandi ikki úr einum føroyskum sjónarhorni men tað stuttliga í tí sambandi eru nettupp at okur føroyingar eru tey einastu sum kalla hesi skip fyri verjuskip danir sjálvur kalla tey fyri inspektiónsskip so tann danska propagandamaskinan hon hevur verið effektivá páskum hevði kina stóra hernarahernaðarvenjing rundan um taiwan hetta vakti mikla øsing í heimsprestini og fórdømingarvíða hvar og sjálvandi gjørdi tað tað sama øsing sæst merkiligt nokk ikki tá ið danir í heilum hava hernaðarvenjingar í føroyskum sjóvøki tí spyrji høgna hoydal landsstýrismann í uttanríkisog vinnumálum hesar spurningar verða føroyskir myndugleikar spurdir eftir tá ið sjótivenjingar eru í føroyskum sjálvøki og um ikki ætlar landsstýrismaðurin so at lata standa til
takk fyri takk fyri so er tað høgni heitalandsstýrismaður sum hevur møguleika at svara
ger so vælja harra formaður sum eitt lítið koreosum til viðmerkingarnar hjá erlingi eidesgaard so ann eg upplýsa at eg havi sjálvur við til at gjørt skjótavenjingar umborð á ólavíhalge sína tíð tað høvdu ti aldrið og ollagkanó og tað hendi eina ferð sum fólk hava kanska hoyrt um borið tjaldrinum at at løpið var ikki nóg væl sett fast so at løpið fór við tað bleiv tá skotið bleiv men av einhvør orsøka hava tað ikkiað nóg longur og tað er rætt at tey donsku skipini her sum bæði hava veið partur av sjóverji men sum eru sum eru hernaðarskip hava so fyrst og fremst sum uppgáva í løtuni at tað sum tað sum tey rópa at hevda suuvurenitet í økunum og mannagongdin fyri vit hoyrda javnan hasa sjótavenjingarnar íhaldi at ein lýsing var so seint sum í dag eg veit ikki um spyrjarin var hevði sæð tað komið tað er tað er gjørda mannagongd tað heta rein nongv søga um hvussu mannagongdnar eru millum millum ta sum fyrr at ferðarin s komanda og althefta her men mannagongdin er tann at tá ið donsk verjuskipið gera skjótavenjingar so er tað grundar eina avtalu millum vørn og mmrcc og millum vága floghavn og so arktiskt kommand og tað er ikki so at tey fáa beinleiðis loyvi frá føroyskum myndugleikum tey haldi eg tað átti at verið men at tey avtala við bæði vága floghavn og við mrscc at mann ger venjingarnar og so verðurtað lýst á tann hátt so vørin fær faktikt bara boð um tað tað verður og so avtalar mann mannagongd í tí sambandi um so er at tað eru nøkur viðurskifti tala ímóti tí viðvíkjandi flogferðslu og aðrari ferðslu sum er týdning fyri okkum so kann mann siga so kann mann siga ikki hava hana nú ella ikki hana tá men sjálv heimildin hetta er so aftur í viðurskiftunim millum millum føroyar og danmark har siga danskir myndugleikar at teir hava rætt til til hernaðarmál og spyrja sum so ikki føroyskar myndugleikar eftir og tað haldi eg barat vit skuldu fingið upp á pláss at tað gera vit farst longu nú ikki reint formliga men praktiskt tá i tildømis natoouvenjingar so havi eg nú innfør tær mannagongd og mann spyr føroyskar myndugleikar ug vit fara í uttanlandtsnevndina og tit fara løgting og føroyskir myndugleikar sum geva loyvi so tað haldi eg hevði verið tan besta mannagongdin og eg skal eg skal arbeiða upp á tað til sum sum tað mest greiða svarið er
kann geva spyrjaranum her og nú takk fyri so eru tað løgtingsfólk sum hava møguleika at viðmerkja
fyrst er hennrikold ger sovæl ja takk harra formaður nú er tað støðan tann at millum annað hevur tað skipið tað stóra skipið hevur eftirlitsuppgávur tað kannar skipfiskiskip inni á føroyskam øki fyrr í vørn tey skipini sum verðu lant um landið langt úr landið kanna tað dandska vaktarskipið so tey gera ikki heilt einki á hesum økinum og so afturat tí so hava tær eina fantastiska trygd við einum einari tyrlu øh nú havi eg verið til sigura at eg ongantíð roynt inn við landið og altíð roynt t langt vekt úr landi og tað er ein enormtrygd at bista hendur kað enein skaði av manning ella eitt annað tvey trý hundrað fjórðingrá landi so ertað eitt skip sum kann klára ta uppgávuna og tað eta danska vaktarskip brymil og tjaldri og onnur skip tey kunnu ikki sigla tey av ikki útgerð at sigla við so ringum veðri tað er bara ta skipið kann sigla so ringur veðri at tað kann fara út á tvey hundrað fjórðingar og taka tað vísti dømis tað tar bjarka ein heilari manning av íslendskum skipi tað kundi einki annað skip sigla

so er ein onnur viðmerking frá helga abramsýngisvøldija hvørmar nú veit eg ikki um spyrjarin er einur vera stuttligur ella hann bara er stuttligur men men men at hevur við kanónum býr á donskum verjuskipum nú var tað sostatt sum hann hevði heitt at lastursmaðurin nevndi so høvdu føroysk skip verjuskip eisini kanón og tað varð tjóðveitsmaðurin petti reyners sum fyrst sum var fiskimálarar sum vildu hava tað eg veit ikki um honum tað var eitt eitt skoriður samanberita við taiwan og kina um hatta var fyri at svara aftur men men nú skilji eg at tað var ikki bara ein tjóðhálsmaður sum fekk teimum umborð tað var eisini ein tjóðhálsmaður sum løgdi kanónirnar sjálvur landsstýrismaðurin so so mann má siga at tað ganga nokk so nógv undan í so máta so men men ja ja okkurt skal mann fáa tíðina at ganga við løgtingi og hatta er eitt skorið fínur
takk fyri takk fyri so er tað spyrjarin sum hevur orðið erlinga eitstkoyrd
ger s væl takk fyri ja eg hugsaði eisini umhvati hvørji umhvørvisáin hesar skjótvenjingar hava tí atitað er jú bæði krút og kepikaliur og granatrestur og ting sum tær skjóta í fillur annars og so eru eitt annað ting sum ikki er er at kimbsaya tað eru altso trygdarpolitisku avleiðingarnar av at mann hevur slíkar venjingar í føroyum altso hava okur okur hava herskip sum liggja við kanónum mesinum og torpetuum sum hava desideraðar ernaðarvenjingar í okara sjóvøki kann hetta eskallæra støðuna í føroyskum øki og kann hetta seta okum á okkurt bombiætlað sum okur annars ikki høvdu verið á og eg ætlaði eisini at spyrja landstýrismannin um um hvat hann heldur um hesi her støðugu til siversi av donskum herskipum í føroyskum øki øh til hennrik old so haldi eg eg eg líka kundi sagt ati hatta við trygdini hatta har dugi eg kott at síggja at tað er ein stórur fyrimunur sjálvandi men teir pjøðast ikki at hava kanónir fyri at bjarga føroyskum skipum vistu tey at hava brúk fyri tí og so so legði merki til at at ein av teimum stóru hetjunum í í frælsistríðunum til føroyska høgni hoydal hann fall sjálvur í ta grøvuna at kalla hesi skipini fyri verjuskip tá ið hann stóð uppi á pallinum her beint so tykur síggja hvussu kraftigt propaganda hevur verið tú segði eg haldi at hann segði verju
takk fyri takk fyri so er tað svararin
hoytal ger so væl
ja harra formaður um eg havi sagt sverriskipið eg vild heldur kalla tað fyri ernaðaskip og tað er rætt tað er rætt sum hennrik old sigur at eina ferð i tíðini tá høvdu tey donsku hernaðaskipini ein nógv størri leiklut í føroyskari tilbúgving altso sørkin resku ella ella ella bjarging og leiting men eg kann upplýsa hendirisj ol at hann er nokkso langt aftur í tíðini tá tí atí løtuni er tað so at okkara egnatyrligtænasta sum er á ógvuliga framkomnum stigi røkir alt tað og er nakað skip útlendsk sum føroyskt í trupulleikum á í føroyskum sjógvi og enda uttanfyrit vit hava eisini avtalu við skotland og ísland so vóru tær føroysku tyrlurnar sum eru útgjørdar til tað og tær u har eru munin betur næsta siga tíggju fal betri útgjørdar til tað enn tær hernaðartyrlur sum eru umborðið á donskum verðuskipin sum bara er ein part av árunum so hatta kann egn havt týdning fyrr í dag er tað ikki so í dag eru tað vit sjálvir sum gera tað og tað er eisini hent tað í mun til samskifta samstarvið millum hesr tað sum tað sumvit kundu kalla hernawaskip at fyrr var tað so at tað var farins commando sum samskipaði leiting í bjarging í føroyum tað er langt síðani yvirtikið av føroyingum so vit hava brúk fyri teimum donsku skipunum í onkrari støðum so er tað altso teir føroyskir myndugleikar mmcc sum geva teimum boð um hvar tey skulu fara tað er við sum samskipa tað í føroyum og tað laiði millum í konviratiónina í hesum spurningi hjá erlingi eidegaard at niðurstøðan hjá mær og tað haldi eg kann siga fyri at landsstýrið e vónandi fyri fyri alt tingið at alt sum hendir í okkara sjógvi okkara loftrúmi og okkara landi ta skal bara fara fram eftir loyvi og heimild frá okkum sjálvum altso undir yvirskrifti einki um okkum uttan um okkum tað verður málið hjá oku øllum sum farat henda tí tað tað tað fer at vera økt virksemi nú um okkara leiðir og tað verur málið hjáokkum í ølum samskifti barði við danskar myndugleikar og við nato og við okkara grannalond og onnur at tað verða vit sjálvur skuldu taka tær avgerðirnar og tað verður tingi sum skal geva tær heimildirnar sum eru fyri tí sum fer fram í okkara í okkara landi sum heild á sjógvi í luftini og øog á landi takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og viðfara til seinasta spurning nummar fýraogtjúgu tað er ein spurningur munnligur spurningr til margetstóra landsriskvinnu í heilsumálum viðvíkjandi at bæsa rúsevnismisnýtslu og spyrjarin er kristianna vinter poulsen ger so væl
kfyri harra formaður sum formaðurin segði so snýr hesin fyrispurningurin seg um at basa rúsevnamisnýtslu tíverri er tað so at tað javnan alt ov ofta eftir hondini so berast tíðindi um ati rúsevna misnýtsla selja millum ung fólk í føroyum er nógv økt seinastu árini og at nógv rúsevni eru í føroyska samfelagnum og tað er øgiliga ofta mann hoyrir í í útvarpinum í miðlunum at tað eru hald verður lagt á stórar upphæddir av reiðum peningi sum stava frá sølu av rúsevnum í føroyum tað eru sterkir bólkar sum berjast um marknaðin og gera alt fyri at fáa marknaðin til at vaksa og eg havi sett nakrar spurningar til margitstóra landsstýriskvinnu í heilsumálum og eg fari lesa nakra av spurningunum tað er eg kundi hugsað mær at vita hvussu nógv nýtslan av rúsevnum er økt seinastu árini og hvat arbeiði verður gjørt fyri at basa rúsevnamisnýtslu og so vil eg fegin vita um tað ber til at siga nakað um hvørji rúsevnu eru á marknaðinum í føroyum og eru verandi tilboð um viðgerð fyrirúsevnanýtslu nóg góð um nei hvat ætlar landsstýriskvinnan at gera fyri at betra um hesi tilboðini og hvussu nógv fólk kvinnur menn hvørjar hvørjar aldursbólkar hava verið í viðgerð fyri rúsevna misnýtslu seinastu árini so kundi hugsað mær at hoyrt eitt sindur um hvar tey hava verið í viðgerð og um tað er um tað er nøkur vitan um um hesi viðgerðartilboðini hava nakra ávirkan um tey eru nóg góð
havi eg eisini nú fór tíðin í fyrstu umfari og eg havi so eisini onnur ting at føra fram tað fer jú takk fyri so er tað svararin margus stóra ger so væl
takk fyri harra formaður og takk fyri fyrispurningin til kristionnu vinter poulsen løgtingskvinnu hher vóru nokk nógvir spurningar sum lat meg byrja við at svara so má eg gera tað í fleiri umførum um tað er um takist neyðugt við tí til tann fyrsta spurningin hvussu nógv er nýtslan av rúsevnum økt seinastu árini so skal eg siga attað finnast ikki hagtøl sum vísa hvat nýtslan av rúsevnum hevur verið í føroyum seinastu árini men tað er tó ábendingar um at nýtslan er økt seinastu árini og hvat arbeiðið verður gjørt fyri at basa rúsevnismisnýtsluni eg kann koma inn á nøkur ting stuðul verður latin til upplýsandi og fyribyrgjandi virksemi móti bundinskapi millum annað við verkætlanini týtt rúm hjá blóakrossi fyrr verandi øll hava rætt til góð barnaár og eisini innan fyri aðrar goyrar so eru fyribyrgjandi átøk sett í verk millum annað so kann nevnast ssp samstarvið og megna títt lív hesi og onnur átøk eru nærri lýst í heildarætlanini hjá løgmansskrivstovuni frá tvey túsund og tveyogtjúgu sum júst er orðað við tí endamáli at fyribyrgja og tálma bundinskapi í føroyum á heilsuøkinum har verður kunngerðin um óferiserandisevnir ið millum annað lýsir hvørji óforiserandi evnir eru ólóglig at innflyta til føroyar javnan dagførd og hetta lættier um arbeiðið hjá tollmyndugleikunum at steðga innflutningunum av rúsevnum so er tað spurningurin um tað ber til at siga nakað um hvørji rúsevnu eru á marknaðinum í føroyum tað er torført at lýsa í vavi á rúsevnum í føroyum tað vil siga hvussu nógv verður innflutt av teimum ymsu sløgunum av rúsevnum og hvørji eru á marknaðinum hetta kemst av at bæði keyp søla og nýtsla av rúsevnum eru ólóglig og av somu orsøk so fer hetta í høvuðsheitini fram í loyndum mær
vitandi hava politiið og taks hagtøl sum lýsa hvat slag av rúsevnum hald verður lagt á og í hvørjum nøgdum men av tí at hagtølini einans lýsa nøgdirnar sum politiið og taks leggja hald á so er ilt at siga hvør innflutningurin í veruleikanum er eg haldi at tíðin er farið nú so eg má svara restina seinni takk fyri ja tað er soleiðis at tað eru fleiri umfør sum mann fór tíð at svara so er tað onnur tingfólk ger so væl
ser tað elsbett mersetis gunleygstóttur ja takk fyri harra formaður eg haldi ati hesin fyrispurningurin hjá kristianna vinter poulum formannin er sera aktuellur mann hevi hug at siga næstan tíverri tí at tað vísir seg at tað blívur bara meira og meira aktuelt við misbrúki av østoffum og mann má gera alt hvat mann kann at fyribyrgja tí og sum landsstýriskvinnan segði við fyribyrgjandi arbeiði men eisini eg eisini hugsi um tað er at tað sum vit hava so nógvar góðar sjálvbodnar felagsskap om mann kundi gjørt eitt ella annað kanska sindur meira samstarv teirra millum so at mann ikki ger nakað dupult arbeiði iisig ikki tað er so men kanska at tað hevði
tað hevð loysa takk fyritakk fyri so er tað spyrjarin aftur kristianna vinter poulsen ger so væl
ja tað eri altso sum eg segði so er tað javnan at mann hoyrir í miðlunum um um hetta ringa skilið sum er í føroyum og eg haldi veruliga at vit skuldu gera alt hvat vit kunnu fyri at basa hesum her syrgiliga trupulleikanum tað var fyri nøkrum heilt fáum døgum síðani so hoyrdu viti leiðaran á herberginumtosa um at tað tað hevur verið leingi ein stór trupulleiki men kanska serliga tve til trý tey seinastu árini so er tað eitt vaksandi rák eitt nú við ritalini at serliga ungfólk nevndi hann tey tey brúka ritalin til ati rúsa seg við og so hoyrdu vit eisini fyri stuttum magnu højgaard frá megna títt lív hann segði tað sama at tað eru yngru og yngri menniskju sum vera bundin at rúsevnum og tey eksperimentera upp á ymiskar mátar við til dømis ritaliniog tað er syrgiligt og vit mugu vit mugu veruliga nú gera alt hvat vit kunnu fyri at fyri at basa hesum trupulleikanum eisini havi eg ja so so er løgreglan fortelur at at teyog tollvaldið eisini tey leggja hald á størri størri nøgdir serliga er tað hassj og løgreglan sigur so at innflutningur av hassi tykjast meira skipaður nú enn áður dir stórar nøgdir og tað er jú lættir pengar hjá teimum sum flyta inn meðantakk siðr tað sama og takk sigur so at trupulleikin er at tey ikki ordiliga hava tar røttu útgerðina til at fanga hesar nøgdirnar til dømis við ferðafólki sum koma við norrønu so har er eisini eitt arbeiði at gera tað er at
betra um umstøðurnar bæði hjá løgregluni a arbeiða hjá taks hetta er sot reint fyribyrgjandi so er tað alt hilt sum sum landsstýriskvinnan eisini var inni á íðin er farin væl og virðiliga tað eru tveir minuttir eftir til næsta umfar so kanska tingkvinnan nær at fáa sagt nakað gott afturat
ger so væl takk fyri so fyri at halda fram og svara upp á fleiri av teimum spurningum sum setti vóru so var spurningurin um verandi tilboð um viðgerð fyri rúsannarmisnýtslu eru nóg góð og um ætlanir eru at gera nakrar betranir mín fatan er at vit kunnu gera tað betur ella í øllum førum vit kunnu hava fleiri tilboð henda samgongan hevur sett sær fyri at vit skulu hava eitt meira fjøltáttað tilboð millum annað við ambulantari viðgerð fólk sum komu eru komin út í bundinskap av rúsdrekka og rúsevnum skulu hava viðkomandi tvørfakliga viðgerð og hjálp sum skjótast tannfyrsta januðar í tjúgu var lógin um virksemi á stovnum sum veita rúsviðgerð sett í gildi og við hesi lógini eru krøvini til stovnarnar herd tað er heilt sotrygd sum skal góðkenna stovnarnar eftir umsókn og ein góðkenning er fyri fimm ár í senn men kann takast aftur um viðgerðastovnurin ikki longur lýkur góðkenningarkrøvini ella um átaluverd viðurskifti eru viðvíkjandi virkseminum eg havi álit á hesi skipanini og hugsi at er tað viðurskifti sum heilsutrygd vísir á ikki er nøktandi í sambandi við góðkenningartilgongdina við landsstýriskvinna sjálvandi taka málið upp til viðgerðar spurningurin hvussu nógv fólk kvinnur menn hava verið í viðgerð fyri rúsevnar misnýtslu seinastu árini og hvar tey hava verið viðgerð kann eg svara at hólkumálaráðið varar av viðgerðastovnum heilbrigdi blákrossheimi og frælsi og á hesum trimum heiminum vóru tilsamans hundrað og tveyoghálvfems innskrivaði til døgnviðgerð í tvey túsund og einogtjúgu harav vóru hundrað og níggjuoghálvtrýss mans og trýogtretivu kvinnur tað er einki samlað yvirlit av aldursláttunum á viðgerðarheiminum umframt døgnviðgerð so hava stovnarnir eisini ambulant virksemi tað er eingi hagtøl fyri hvørji úrslitini av viðgerðini eru so skal eg koma inn á tann
seinasta svarið til næstuumfar takk fyri takk fyri so er tað seinasta umfar spyrjarin christianna vintar poulsen
erja tað var áhugavert at hoyra landsstýriskvinnuna greiða frá um tey viðgerðartilboðini sum eru tað er heilt vist at eg haldi við sum samfelag eiga at gera tað betri eitt nú kundi mann havt ein stovn sum var serliga málrættaður teimum teimum blaðungu eg hugsi tað at at hava heim fyri allar aldursbólkar undir sama taki tað er kanska kanska ikki so so heppi sum sum at deila upp eisini eisini hugsi eg at tað kundi kanska veriðverið viðkomandi at gjørt viðgerðarheim fyri menn og vikjararheim fyri kvinnur men tað er so nakað sum eg haldi vit eiga at arbeiða víðari við tí vit eiga ikki at steðga við hesum arbeiðinum ímóti hesum forferdiliga hesum sorgarleikinum sum sum tykist að raka fleiri fleiri fólk og so er tað so er tað upplýsingin og upplæringin sum eisini skulu raðfestast hava landsstýriskvinnan eisini inni á tí tað er nógv fólk sum hava ein leiklut í stríðnum ímóti rúsevnum og at geva taks og at geva løgregluni betri umstøður tað er eisini tað er eisini viðkomandi tí ati sum stjórin á takk segði so verða hættirnir sum teybrúka til at smugla við tær verða meira og meira konferseraðir oppfinnsamir so her hetta krevur veruliga veruliga eitt arbeiði og eg vóni at landsstýriskvinnan í heilsumálanum saman við øðrum viðkomandi pørtum fer at seta veruliga at seta inn upp á at at bæsa rúsevna misnýtsluni tí at tað eru øgiliga øgiliga nógv fólk sum eru hart rakt av stórum stórum sorgarleikum tá ið tað snýr seg um at snýr seg um bundinskap av rúsevnum og tað tað vísir seg at hetta er eitt størri og størri
problem í tað føroyska samfan takk fyri takk fyri
er tað margetstóra landsstýriskvinna ger sovæl takk fyri fyri at taka samanum spurningarnar og og so verður spurt um landsstýriskvinnan arbeiðir við heildarætlanini um at fyribyrgja og tálma bundinskapið frá tvey túsund og tveyogtjúgu og avtala er á landsstýrisfundi at fáa raðfest hesa ætlanina tað er løgmansskrivstovan sum varar av og skal samskipa arbeiðið við heildarætlanini oog løgmansskrivstovan kemur at kalla inn til fund ein av nærmastu døgum og tað er slett eingin ivi í hjá mær at eg haldi tað er týdningarmikið at vit fara og fyribyrgja men tað er ikki nokk sjálvandi skulu vit seta pengar og tí av til at fyribyrgja og vit skulu gera tað broytt vit mugu arbeiða væl saman um hesi tingini men tað er eisini tørvur á viðgerðini øso vit mugu arbeiða í fleiri sporum soleiðis at vit fáa vit fáa tikið hond um hesar trupulleikarnar sum gerast alsamt størri og størri
takk fyri ja takk fyri so var spurningurin nummar fýraogtjúgu sum varð hin seinasti á skránni í dag svaraður og eg skal boða frá framløgu og tað er av skrivligum fyrispurningi nummar fimm tjúgu tveyogtjúgu frá helga abramsen løgtingsmannin til ingilein didrerksen strøm landsstýriskvinni og tann spurningurin snýr seg um útboð av loyvum til elframleiðslu úr vindorku og atkvøðugreiðsla um tann spurningin verður á komandi tingfundur næsti tingfundur verður í morgin hósdagin trettanda apríl klokkan ellivu við hesi skrá atkøðugreiðsla av skrivlins fyrispurningin nummar fimmogtjúgu tveyogtjúgu sum eg júst hava nevnt síðan er annað punkt á skránni triðja viðgerð av tingmáli seksogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andordning um mikrafttretivu forferørini á viendringarlig lóg um mitlartiti opbóltstillag til seg til persónur dag er fordregið frá ukraini triðja punkti á skránni í morgin er triðja viðgerð av tingmáli níggjuogfjørugtjúgu tveyogtjúgu uppskot ti løgtslóg um landtøku til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu síðani kemur triðja viðgerð av tingmáli fýraogtrýss uppskot til løgtingslóg um at umbyggja útbyggja eftirskúlan á rásina eftir tað kemur triðja viðgerð av tingmáli fimmogtrýss sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlan á kambsdali og punkt seks á skránni í morgin er fyrsta viðgerð av tingmáli áttaoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtslóg um kapping og tað málið fer at verða beint í vinnunevndina aftan á fyrstu viðgerðina seinasta skránni í morgin er framløga og tað er so ikki meira á skránni til henda tingfundin tingfundurin er lokin